so er tingfundurin settur í dag fýraogtjúgunda mars og vit fara til dagsskránna og fyrsta á skránni í dag er frágreiðing sambært grein einoghálvtrýss stykki fýra tingskipani um fyrisiting av sjófeingi og grein einoghálvtrýss tingskipanin sigur tað at eftir reglunum altso í hesi greinini so kann ein landsstýrismaður geva løgtinginum frágreiðing um støðuna í málið sum er ámálsøki hansara og tað er júst tað vit gera hetta er ein frágreiðing um lógina um sjófeingi og vit fara at geva landsstýrismann í fiskivinnumálum orðið árni ja árni skoli far orðið at leggja hesa frágreiðingina fram so verður eðalorðaskifti seinn
sum lógin sigur so skal eg leggja eina frágreiðing fram so takk fyri harra formaður sum landsstýrismaður í fiskivinumálum leggi við hesum fram frágreiðing um fyrisiting og sjófeingi samsvarandi paragraf sjey stykki fýra í løgtingslóg nummar hundrað og tveyoghálvtrýss frá trýogtjúgunda desembur í tvey túsund og nítjan um sjófeingi við seinni broytingum leggur landsstýrismaðurin áðrenn tjúgunda februar á hvørjum ári frágreiðing fyri løgtingið æsambært paragraff einoghálvtrýss stykki fýra í tingskipanini løgtingsins um fyrisiting av sjófeingi og teimum veiðurættindum føroyar hava uttan fyri føroysk sjóøki og hvørjar ætlanir hann hevur at og hyggja at fremja frágreiðingin viðger gongdina og støðuna í fiskivinnuni og væntanirnar til framtíðina harra formaður løgtingslógin um sjófeingið kom í gildi fyrsta januar tvey túsund og tjúgu summarskipanirnir fingu tó ikki virkna fyrr enn fyrsta januar í tvey túsund og tveyogtjúgu greitt verður frá teimum mest týðandi økjunum í løgtingslóg um sjófeingi í tíðarskeiðnum fyri fyrsta februar tvey túsund og tveyogtjúgu og hvat er sett í verk í hesum tíðarskeiði á nýggjárunum varð seinasta freist hjá rættindahavaranum at knýta síni veiðurættindi at ávísum fiskifari við veiðuloyvi tá varð tvey ára tillagingartíðin runnin og skipan við veiðuloyvum sett í verk

hagtøl um fiskiveiðið hjá føroyskum fiskiførum í føroyskum sjógvi og á øðrum leiðum uttan fyri føroyskan sjógv fyri tvey túsund og tjúgu og tvey túsund og einogtjúgu verða løgd fram eins og avreiðingarvirðir av veiðuni í føroyskum sjógvi

uppboðssøla av veiðurættindum fyri tvey túsund og átjan og tvey túsund og nítjan uppboðssølurættindi sum vórðu seld fyri trý ár eru nú umløgd til eygnar árskvotur somuleiðis eru menningarkvotur lagdar um til eygnarkvotur ávísar nøgdir av svartskjafti norðrasild og makreli eru settar av til vinnuligar royndir og verkætlanir lýst verður hvørjar kvotur eru tillutaðar til vinnuligar royndir og verkætlanir á landi til ítøkiligt skipakeyp og sum ískoytiskvotur til fiskifør

føroyar hava umframt livandi tilfeingi í føroyskum sjógvi rættindi at veiða uttan fyri føroyskan sjógv hesir veiðurættindini til føroysk fiskifør í tvey túsund og einogtjúgu og tvey túsund og tveyogtjúgu einogtjúgu tveyogtjúgu erðu lýst ein støðulýsing innan fiskiveiðaeftirlit verður løgd fram fiskiveiðaeftirlitið hevur sambært paragraff trýoghálvtrýss við løgtingslóg um sjófeingi eftirlit við at reglurnar í lógini og kunngerðir við heimild í lógini verða hildnar

havstovan hevur gjørt eina støðulýsing av mest týðandi fiskastovnum hesir eru toskur hýsa upsi longa og gulllaksur í føroyskum sjógvi eins og teir ferðandi uppsjóvarstovnarnir makrelur svartkjaftir og norðraseld harra formaður frágreiðingin leggur fram fyri løgtingið støðuna í fyrisiting av sjófeingi yvirskipaða endamálið við sjófeingislógini er at hava eina dagførda lóg sum setir greiðar lógarkarmar fyri hvussu høvuðsvinna og høvuðstilfeingi okkara verður skipað og umsitið livandi tilfeingi í føroyskum sjógvi og tey rættindi sum føroyar við samráðingum hava rokkið ella eftir altjóða rætti oyga uttan fyri føroyskan sjógv eru ogn føroya fólk dentur er lagdir á at varðveita sjófeingið lógin fevnir um og at troyta og gagnnýta hetta burðardygt lívfrøðiliga og búskaparliga til tess at tryggja bestu samfelagsbúskaparligu íkasti frá

ið eg havi í hyggja at fremja komandi tíðina verða eisini lýst í frágreiðingini harra formaður tað er mín vón at orðaskifti á løgtingií løgtinginum fer at viðgera fyrisiting av sjófeingi og tann stóra týdningin fiskivinnan hevur fyri land og fólki at gagni
takk fyri harra formaður ja takk fyri tað er ætlanin at hava so aðalorðaskifti um hetta málið í næstu viku og tað verður seinnapartin mikudagin tretivunta mars í næstu viku tretivunta mars øhvit fara so víðari í dagsskránni og fara undir seks fyrstu viðgerðir og tann fyrsta av teimum er av løgtingsmáli nummar sjeyogfýrs ð er uppskot til løgtislóg um at umvæla at umbyggja gomlu læknahúsini til tað gulu húsið til fyrisitagar bygning og annað hjá klaksvíkar sjúkrahúsið vit skulu biðja um framsøgufólk jakom mikkelsen fyri fólkaflokkin eykun samuoensen fyri javnaðarflokkin siristenberg fyri tjóðveldi billjustinussen fyri miðerhard joensen fyri sambandsflokkin og rutt vang fyri framsókn
ja hetta málið er ein løgtslóg um at umvæla og umbyggja gomlu læknahúsini tað gula húsið til fyrisitingarbygning hjá klakska sjúkrahúsi útreiðslurnar kunnu í mesta lagi verða sekstan milliónir harra formaður tað eru soleiðis at vit nú hesier seinastu tíggju fimtan árini hava útbygt landssjúkrahúsið og tað vuri ikki smávegis játtað av pengum eg rokni við at tað man liggja eyglarnær við eina heila milliard tá ið hábygningurin nú verðr liðugur so haldi eg vit kunnu siga at umstøðurnar á landssjúkrahúsinum eru bóyttar ómetaliga nógv vit hava fingið eitt ógvuliga gott landssjúkrahús og tað kunnuvt sjávandi øll fegnast um tað sum mann kann siga er natúrligt er at nú stendur klakskan sjúkrahús fyri at fáa nakrar íløgur sum kunnu gera tað at klakskan sjúkrahús eisini kann bæði blíva betri og størri við fleiri møguleikum soleiðis at tað kemur at gagna øllum føroya fólki

tað tað gula húsið sum tað verður kallað er tað gamla læknahúsið og har er ætlanin at far í gongdini í ár at fáa boðið hetta her arbeiði út soleiðis at vit kunnu flyta fyrisitingina oman í tey gulu húsini harafturat verða onnur viðurskifti eisini tað verður jornalgoymsla har verður viðtalur um og sovíðari nein tað er ikki øll loysnin tí at starvsfólkabygningurin sum liggur beint omanfyri við síðunum av sjúkrahúsunum hevur verið fongdur við soppi og tí er neyðugt at næsta stigið verður at fara í holt við at fáa gjørt personalbygningin

givið honum eina góða hond soleiðis at annað virksemið kann koma inn har beint og vit vita tað at starvsfólkabygningurin hevur nú í nógv ár havt fyrisitingina verið t hýst fyrisitingini og at læknar og starvsfólk sum hava arbeitt á sjúkhrhsnum hava kunnað verið har eisini men tá ið fyrisitingin nú fer oman í gul húsinim tá ið tað er liðugt so hevr mán kjansl til at fáa nakrar av teim mongu ætlanin sum klakska sjúrahús hevur atat geva innivist soleiðis at sjúklingar sum koma til klakskar til ambulanta kanning sum fáa reabilitering og sjúklingar við cclarosu og aðrar venjingarpetøl til dømis kunnu fara fram her beint men so hevur sjúkrahúsið eisini nakrar ætlanir sum eru nokk so spennandi og sum sjálvandi ikki koma beint her nú men tað er atgera brúk av røktarheiminum sum er fastknýtt at sjúkrahúsinum har mann hugsa um at víðka seingjardeildina á tað sum eitur uppboðsstovu tilan ovarðahæddin sum er á sama plan sum sum medisins depilin og at mann so í niðristovu ta niðar a brúkar til reabilitering eg rokni við at øll minnast til tá ið ætlanin bleiv framløgd um ásjúkrahúsverki í føroyum at tá bleiv avtala at reabiliteringin skuldi fara fram í klaksvíík neurologar serfrøðingar siga tað at júst tað at atgjøgnumføra eina góða reabilitering krevur eisini eitt gott trygt umhvørvi og friðarligt umhvørvi og tí er tað uttan iva ein ein góð í deg tað sum mann kom fram til tá at reabiliteringin skuldi fara fram á klakskan sjúkrahúsi men fyri at koma har til so krevur sjálvandi at ein avtala verður gjørd millum land millum landið og klaksvíkar kommunu um røktarheim vit tá ið vit løgdu et eldraøki út til kommunurnar so var tað soleiðis at í flestu førum so fingu kommunurnar ognarskapin av teimum røktaram sum vórðu bygd tað bleiv ikki gjørt í suðuri í klaksvík tí at røktarheimini vórðubeinleiðis knýtt at sjúkrahúsinum í suðuroy og í klaksvík og tí gjørdi mann eina praktiska avtalu um at røktarslovnin forseta men at ognarskapurin bleiv hjá sjúkrahúsverkinum skuldu vit noa har til og gera røktarheimi til ein part av sjúkrahúsinum so verður sjálvandi eisini neyðugt at landsstýrið forhandla við klakska kommununi í hesum førum um at eina loysn hvussu mann so ger við einum nýggjum røktarheimi tað er eingin ivi um at verandi røktaraheim er blivið gamalt og og tað er eingin ivi um at tað kundi verið gagligt ír allar partar at mann fekk eina loysn á tí økjinum eisini so skjótt sum tað ber til men hetta her uppskotið harra formaður tað tað fer í í fíggjarnevndina og vit fara sjálvandi góða viðgerð og vóna sjálvandi at at hetta arbeiðið kann fara í gongd so skjótt sum møguligt fyri at koma í gongd við tær ætlanirnar sum klakska sjúkrahús heður sum eru ógvuliga spennandi og sum vit hava bíða eftir í nógv ár kann mann siga vit hava lagt øgiliga nógv orku í at fáa uppdaterað útbygt landssjúkrahúsi nú eru tað klakska sjúkrahúsið sum send fyri

pállareynatygvu fyrstgersuvælja takk formaðurin appuráppá tað allarsíðsta sum jágum mikkelsen segði nú er tað klakska sjúkrahús sum stendur fyri ternu men eg má siga eg skilji ikki hesa hetta ambitiónsloysi hjá hjá eitnum jágum mikkelsen og hjá hesari samgonguni altso at at blíva við at pjøssa upp á eitt gamalt sjúkrahús í klaksvík hvat við at atbróta upfyri níggjum siga at va skal eg føra i á nýgg sjúkrahús í klaksvík tann diskussiónin um alt skal sentraliserast í havnini hon er yvirsteðin við øll asavna í dag mann skal hava sjúkrahúsið í suðuri og eitt í klaksvík og eitt í í í høvuðsstaðnum men so má man eisini vera so mikið ambitiøs saman siga vit fara at byggja eitt ordiligt sjúkrahús eitt nýtt nútíma sjúkrahúsi í klaksvík eg eri eitt sindur troyttur av hasum her hesum her undanferðslupolitikkir har sum ampjassar upp á ymiskar loysnir í klaksvík byggja eitt ordilig
har klapt seg at klaska seg út
yrharra formaður tað sum polla renatigvur sigur er søturtónleikur fyri mítt oyra men tað er bara kanska eini tíggju fimtan for seint tí hatta var eitt uppskot sum eg arbeiddi við fyri einum tíggju fimtan áram síðani mínar ambitiónir tá vóru nemliga at fáa bygdr eitt nýtt sjúkrahús klaksvík men eg ivist í um flokkurin hjá pálla var so øgiliga heitur fyri at brúka nakrar pengar til eitt nýtt sjúkrahús klaksvík tá men tað at mann situr í andstøðu og kemur við góðum hugskotum tað er ikki ókent og men fyri tann skuldi kann mann
siga at uppskotið er gott
so er tað elsbetsmersetes gunlesdóttur gersuvælja takk fyri og takk fyri eina góða røðu øh nú verður nevnt umhvussu gamalt alt er har norðir í klaksvík e so ergulihúsini tey eru so frá nítjan hundrað og trýogtjúgu men tað vóru eina væla hústa og tað verður brúkt sekstan milliónir upp á ta húsini eg haldi er øgiliga gott at jakop mikkelsen eru inni á hesin her og vísir á munin ein milliardir a til landssjúkrahúsið og sekstan milliónir til eini gomul hús har klaksvík sum skulu brúka til personalubygdin eg eri púrasta samd við teimum at her skulu vit ordiliga taka eitt lógvatak saman soleiðis r at klaksvíkar sjúkrahús ja altso eg havi so einki ímóti at vera nýtt sjúkrahús men at landsstýrið fer í samráð við kommunurnar lat okkum keypa norðya norðoya røktarheim soleiðisnar at tey kundu byggja eitt nýtt og

ja harra formaður o takk fyri viðmerkingina elspet mersetis gunleysdóttur vit eru púra samd tað eri eg sjóvandi glaður út tað er ikki nakað sum var yvirraskarr yvir heldur men tá ið tá ið mann fer inn á kjakið um at fáa uppkraderað klakskan sjúkrahús og so kemur pollareynatúgvu nú og tosaður um at ambissiónsstoðu er ov lágt tað burdur nýtt svíðari tað er ein diskussión sum vit saktans kundu tikið men fyri meg er tað allarmest avgerandi og tað er at vit hava eitt sjúkrahús sum fungerað væl um tað so er eitt sindur gamalt ella spildnýtt tað er ikki tann mest avgerandi faktorin hava eitt spildnýtt sjúkrahús og tað ikki fungerar tað er ikki akkurát tað sum eg havi bestan hug at fara eftir tað sum vit hava brúk fyri tað er at fáa eitt fungtionelt sjúkrahús og vita teg hvat klakskan sjúkrahús sum hevur bíðað og bíðað og bíðað eftir at fingið betri betri umstøður er eitt sjúkrahús sum av sjúklingunum fær topp karater sjúklingarnir sum hava verið á klakska sjúkrahúsi
geva sjúkrahúsinum tofp karater tí at tað
og gerast væl at segði so er tað eyðgunn samansin ja takk fyri harra formaður ja eg eg má siga sum jøk mikkelsen at hetta her er ikki øll loysnin hetta her er ein lítil partur av loysnini og hetta er øgiliga pýri má mann siga tá mann hyggur eftir hvussu mann hevur útbypt til dømisleiðins sjúkrahúsið hvussu nógvir pengar mann hevur sett av og so hongur tað faktiskt í leysum lofti restin av ætlanini altónalbygningur er ikki sett av pengar enn og tað her við við við rehabiliteringum norðoyar røktarheimi tað er ikki avklárað er jakob mikkelsen ikki samdur við mær í at nú má mann simplan fáa sett út í kortið nær persónalbygningur er gjørdur tað kann gott vera tað verður nevnt her men tað má eisini avklára so mann kann fáa hesa rehabiliteringina upp at standa tað kann ikki hanga í leysum lofti tað er forlágt á umsjónsnøðum nógv best var um mann bygdi púran

ja harra formaður takk fyri viðmerkingina øhog eg má siga eg púra samdur við eygun samuelsen í tísumm honum fórdu fram tað einasta sum kanska ikki var heiltkorektkerini var at eingir pengar avsettur til tey prosjektini við starvsfólkabygninginum so víðari tað eru pengar avsettir í langdígar ætlanini tey næstu árini soleiðis at vissu eg minnist rætt var tað tvey trýogfjøruti miónir sum mann ætlar at avseta til at útbyggja klakska sjúkrahús í í tey komandi árini og tað er í øllum førum eri eg bæði fegin um at eykun samelsen í sum eisini situr í andstøðu tekur undir við hesum ætlanum at vit nú fara at útbyggja klakska sjúr
púso at nú stendur klakskan sjúkrahús fyri teirrin takk fyrija
ogso er tað frimult rasmussen ja takk fyri harra formaður ja tað er áhugavert at tað er nokk so gott at vit nú endiliga fara í gongd við hetta her við útbúggingini av klakska sjúkrahúsið ella endurgerðini av henni t brúka sekstan milliónir samstundis sum vit snakka um sekstan mlliónir so fara vit um eina løtu at snakka um seksogfjøruti miliónir til ein kjallara í havn tað vísir eitt sindur um hvar ið hvar ið mann flýtur tá ið mann tosar um pengar tá tð er herilla har men eg kundi hugsað mær jagum mikkelsen kanska koma eittlítsindur inn á tað sum borgarstjórin í klaksvíkar verið inn yvir at at røktarheimið faktiskt at kommunan skuldi fingið endurgjald fyri røktarheimið nú hevur jagud mikelsen verið so leingi í politikki at hann kanska minnist eitt sindur um tað og teir møguleikarnir um tað eru nakað í tí sum verður ført fram eg havi sæð nøkur skjøl sum vísa at eftir tí sum eg dugi at síggja so er tað skuldi tað verið nokk so einkult at at gjørt

ja harra formaður tað eri umfyrasmushear inni á at akkurát tað at finna eina loysn millum klakska kommunu øh og landsstýrið átti ikki at verið tann mest trupla samráðingin eg eri sannførdur um at eg vilji frá báðum síðum so kann mann ógvuliga skjótt finna eina loysn soleiðis at mann skapar grundarlag fyri at klakska kommunan kann fara í gongd við at byggja eitt nýtt røktarheim og at sjúkrahúsið so yvirtekur bæði ta ovara og tað niðari hæddina sum kemur at gera klakska sjúkrahus til eitt betri sjúkrahús eitt størri sjúkrahús og at umstøðurnar fara at verða betri bæði hvat viðvíkur tí teimum sum verða innløgd og vit vita tað seingja plássið í dag klakska sjúkrahús har er hálvfems prosent blegningur á á songunum tað optimala met mann skuldi verið niar fýrs men við at fáa uppboðsstovur so koma vit fáa fleiri treingjarpláss og soleiðis sum gongdini er so blíva tað fleiri fleiri eldri fólk og behói fær tørvurin á fleiri seingjarplássum kemur ikki at minka hann kemur at vaksa og tí eiga vit at
un undir hesa ætlanina so nógv sum tað byrja i takk fyri ja sover tað
fyri harra formaður ja vit viðgera eina verklagslóg á sekstan milliónir til at umvæla tey gomlu læknahúøg ella umvæla og umbyggja tey gomlu læknahúsini tað sum mann kallar ta gula húsið hjá klakskar sjúkrahúsi sum skal gerast til ein fyrisitingarbygning ætlanin er hendan verkætlanin hon skal verða liðug í tvey túsund og trýogtjúgu og og mann kann siga tað at at at sekstan milliónir til ein fyrisitingarbygning tað ljóðar kanska eitt sindur nógvir pengar men tá mann hyggur eftirfermetrarprísinum so er tað er tað ikki so heilt galið visti mann hugsar um hvat fermetrarprísurin er í í høvuðsstaðarøkinum so at tað alt er sjálvandi relativt so so sumnú er mann endiligani komin har til at hetta húsið er liðugt teknað í undanfarnu samgongu tá ætlaði mann at hetta húsið skuldi brúkast til endurvenjingarmiðstøð men og mann arbeiddi eisini við tí og hevði sett pengar av til tað men mann kom so fram til at at tað var ikki so væl egnað til hetta og tað gav alt for fá pláss og raksturin fór eisini at vera fordýrur vis eg minnist tað rætt tí at tað tað var so tað gav so lítið av plássi h hendan her verkætlanin hon hon skal so verða liðug í ella so er mann farin til tað at mann skal gera eina umat brúka um hetta tarbygning og ætlanin er at tað skal heva liðugt í tvey túsund og trýogtjúgu øh tí tá er tað hundrað ár síðani hetta húsið varð bygt so vísi meg minnist tað verður sagt í uppskotinum at at tað her húsið stendur faktiskt tómt tað er bara stórvirðin ella konstruktiónin sum stendur eftir tí at mann hevur tað hevur verið eldur í húsinum og mann hevur tømt húsið og mann hevur eisini tikið alt niður so at bara stórvirin stendur eftir og tað sum eg havi skilt so hugsar mann at byggja soleiðisnar ati mann líkasum tekur altso veitir tað uppruna arkitekturin ella tað sum var í húsinum og fyri at fyri at so kann mann varðveita søguna um hetta her húsið og um læknastríðið og onnur ting mann kann líkasum brúka heftir at seta etta inn í ei søguligan samanhang eftir húsi her stendur so tað í tekstinum ati at tað er bara stórvirðin sum stendur eftir so stendur at er tilfarið er av høgari góðsku plássið er ríkiligt og so stendur høgt er millum stilla og vítt er til veggja so tað ljóðar so poetist sum hann skrivar eftir her í almennu viðmerkingumum men sum eg havi skilt so er hesin bygningurin nokk so serligur øh men sum undanfarni røðari eisini var inni á so er hetta bara tann fyrsti parturin av einari stórari verkætlan ella viðsjón fyri virksemi á sjúkrahúsinum í árunum sum koma og eg sakni kanska at visjónin er eitt sindur meira týðilig men tað næsta stigið tað er so hesin her starvsfólkabygningurin sum eisini er gamal hann má eisini gerast og og og tað er eg skilji t eg setti pengar av men tað er ikki komið so langt tann verkætlanin tað er ein skitsagjørjaldi hvussu tað kann síggjast út og tí er einki lógarverk rundan um tað men sum eg men tað er stórur eftirspurningur eftir personalu bygningin ella ella ella stór tørvur á honum kann mann siga tí at síðani fasta sambandið kom bæði um leirvíksfjørð og stuyartunnilin so eru fólk sum koma eisini á arbeiða aðrastaðni frá sum altso starvsfólk sum hava brúk fyri yvirnátta og man hevur eisini brúkt tað til sjálvandi til at sjúklingar sum sjúklingar sum koma til endurvenjing at at tey hava so m tey hava so kunnað yvirnáttað á tí niðastu hæddini meni men tað eru ikki tað má umbykjast tí at hær er sjálvandi trappur og og tað ber ikki til at koma inn við koyristóli og so víðari a so tað er tað er ein tørvur á at dagføra og umbykja tann partin og og og og so at mann fær pláss fyri at hýsa til dømis bólkum av otta sjúklingum í senn sum ofta er tað sum mann tekur inn tá mann hevur betø ella ella skulerosið tá mann hevur hesa foreelligu venjingarnar við bólkum so er tað ofta áfta fólk mann tekur inn so at mann kann fáa tað gjøst men tað sum eg haldi er tað viktigasta tað er tað triðja sigi og tað er tað sum eg føli hangur eitt sindur kanska í í lagi sum lofti ella ikki er nóg væl avklárað tað er hetta her við við reabiliteringsmiðstøðini og har er tað so norðoya røktarheim sum kemur inn at eigaraviðurskiftini ikki er avkláraði og borgarstjórin í klaksíyar kommunuhann hevur verið frammi við at ati at mann bjóða tey hølini fram ella at mann ið veit hann hverur lagt tað fyri landsstýrismanninum eisini tað at mann ger okkurt umbýtið so at mann kann fáa røktarheimið til til endurvenjingarmiðstøð millum annað tí at tað er tað væl egnað til og tað var eisini nakað sum mann hugdi eftir í undanfarnu samgongu at mann fær fær eini fær gjørt ein hetta her við reabiliteringini soleiðisar at tað er nokk av plássi til at taka ímóti og mann fær ein ordiligan depil tí at mann kann siga sjálvt um teir fysisku karmarnir kanska ikki eru so góðir til ella kundi verið betri til reabilitering so hevur mann starvsfólkamessani eg man væl fyri mann hevur altso fýsi og ergo eru øgiliga væl útbygt so og so at mann kann siga at teir tann parturin hann er hann riggar væl ið er væl útbygtur tað er at fáa eina fáa tær fysisku karmarnir so at mann kann so at mann kann hava ein reabiliteringsdepil og sum eg havi skilt eisini tá mann tosaðri um tað gula húsið so nevndi g at tað fór at blíva nokk so dýrt í rakstri men røktaraheimið er jú ein integreraður partur av sjúkrahúsinum so visti mann fær tann partin við so so meini eg at tað eisini hevur rakstrarligan fyrimunir við sær so at tað er alt sum tala fyri tí og tað sum eg eg havi hug at siga at hetta her við tí gula húsinum tað er at uppskot sum vit sjálvandi taka fult undir við tað sum eg havi hug at eftirlýsa tað er at at mann fær sett greiðari út í kortið at mann fær eina avtalu upp á pláss við røktaraheiminum um mann fær tað staðsett tí tað er rætt sum tað verður sagt at at tá ið i tan her ætlanin um heilsuverkið bleiv gjørd so var tað avtalan av reabiliteringsdepin skuldi vera á klakska sjúkrahúsi og tað hevur mann arbeitt út frá alla tíðina og nú eru ikki nógv eftir av hesum her samgonguskeiðnum so at at eg hopi at mann kann at mann kann fáa tað upp á pláss sum skjótast so at mann veit hvat fer at henda tí at tað viktigasta er at at tað at mann hevur eina ætlan sum mann veit at um tað ikki verður í hesum árinum ella í komandi ári men so er taðn so eru øll trý stigini liggja tey púra klár í hesari her ætlanini og nær hvørt skal vera og hvat fyri fíggjartørvur er til tað og so víðari som mann kann kenna seg tryggan við tí tí eg dugi væl at fylgja tí sum verður sagt her um at mann kanska pjøssar upp á eitt gamalt sjúkus tí tað er jú tað sum mann ger og eg má siga ambitivogi ella í forrold til altso mann kann siga mann kann siga sekstan milliónir tað er kanska nógv fyri ein ein umsitingarbygning men í forhold til hvat mann hvat mann annars játtar innan fyri hetta øki so haldi eg ikki at at mann hevur hevur sett so øgiliga høg har norði og og tey sum starvast har norðið tey royna jú at koma vísa á loysnir innan fyri verandi tí at tey hava jú ikki altso mann hevur jú ikki lagt sett út í kortið at mann skal byggja nýtt sjúkhús ella ella víst serliga stórar ambitiónir og tí vilja tey sum arbeiða har og og og leiðslarn har sjálvandi royna finna tær optimalu loysnirnar innan fyri teir karmarnir sum mann hevur og har vil eg siga at hetta her við røktaraheiminum er faktiskt rættiliga avgerandi vissi mann skal fáa eina betri betri karmar til reabilitering og til tað sum sum faktiskt er blivei pýskkompitans har norði hesi seinnu árini mann má eisini hava ordiligt pláss og umstøður til at sjúklingarnir kunnu gista tí at tað er ikki oftani teitir reabilitering so er mann øgiliga leingi tað er mánaðar og hálv ár man eg er har og tað er eisini neyðugt at at familjan kann vera rundanum tað ber ikki til at mann mann mann býr eitt hálvt ár inni á einari songjastovu altso og onkur er meira enn hálvt ár eisini tí at tað hevur verið trupulleikar við at fólkini at funna pláss til fólkini tá tey skulu útaftur so at vit eru positivivr fyri hesum uppskotunum avgjørt men vit eftirlýsa tað at hini bæði stigini koma kanska í fastari karmar sjálvt um mín dreymur hevði verið at mann bygdi heilt nýtt men men tað hevur mann so ikki hoyrt nógv til higartil so mann verið noyddur at halda seg til tað sum liggur í kortinum í fyrsta umfari í hvørnfalli og har kann tað saktans blíva greiðari við áramáli og við pengum og at mann fær eftir her endaligt upp á pláss við røktaraheiminum so man veit um røktarheimið kann vera realirreabiliterings
keppuna ella ikki takk fyri harra formaður ja takk so
fær jóhannes joensen eina viðmerking hvara formaður ja tað er gott at mann uppgraderar sjúkrahúsið í klaksvík eg hugsi bara tað at teir brúkar sum hava brúkt sjúkrain sigartil har eru til dømis teir sum koma tlat búgv var norðuri l búgvar norður til endurvenjinge latavelíkasovekni teir hava ongvar møguleikar í dag ella tey teir teir tæ sjúklingarnir mugu mugu bíða eftir í i servi umbyggingi sum í skilalalunum skuldu hvussu nógv ár skulu teir so bíða eg hugsi landsmaðurin kanska greina út hvussu leingi æt at sjúklingar mugu bíða inntil at sleppa aftur og viðgerð
takk fyri
eyðun samvælsan takk fyri harra formaður ja eg havi skilt tað á onkrum spurningi sum tingmaðurin hevur sett eisini at tað er tað liggur at tað at gera starvsfólkabygningin nettu upp til hesi fólkini at búgva í tað er tann næsta stigi og eg veit at eg gjørdi ein skitsa men eg kann ikki siga tingmannin hvussu skjótt tað verður men tað tað er rætt at so mugu fólkini bíða miðjan og tað er er heldur ikki gott nokk tí má tað gerast starvsfólk á bygningurin so skjótt sum gjørligt eg veit ikki um mann arbeiðir síðulepandi við honum eg veit ikki gjørt ein skitsa men tað burdi kortur í fullari ferð so at mann fekk tað eisini skjótast gjørligt tí at tað er avgjørt tørvur á betri umstøðum til tey og fleiri pláss eisini so at fleiri kunnu koma og gista tí tað noyðist mann tá ið mann brúkar tað til bæði skuldu rosið súklingar og tey rehabilitering og eisini vistu tey hava eisini onnur ting sum pt og so víðari tað er so alt
at avgerandi at mann hevur góðar fasilitetir til tað takk fyri hatra formaður sum heu tretis skulnu loysa
takk fyri harra formaður eg haldi at hetta er hvussu er kanska mann siga hetta er so eitt fet á leiðini at nú beginna vit at raðfesta klakska sjúkrahús man beginnar við tí gula bygninginum soleiðisnar at personalið kann fáa virðilig forhold at ella ella arbeiða í tí har sum tey eru nú har er har íðir í skimbilsvam so tað er phægsktu tí at tey sleppa í í betri hølir at búgva í men hetta her við at at landsstýrið kundi gjørt eina avtalu við kommununi í klaksvík soleiðisnar at tey keyptu norðoya røktarheim o ygdu og hvhøvdu møguleika so at byggja eitt nýtt røktarheim beint har sum við mansi heimi verið vánna tað er tað pláss fyri so eg ætli at vita hvat ið holning eykun hevur til tað at at mann fer tann vegin nú soleiðisnar at mann ordiliga kann
síggja frameftir eg sambært v ks ja og eyðkunnu oyddir át eykun
oe om fór vorðin ríggir so takk fyri har formaður ja at tað er gleðiligt at hetta her er at vit eru komnu hetta fetið longur men men hetta gula húsið var raðfest í undanfarnu samgongd tá arbeiddi man við at gera tað til reapiliteringsdepili eg meini tað va sjey tvær fyri sjey milliónir sum vórðu settar av og mann royndi eisini at fáa eina loysn á eitt teg við røktarheiminum men eg eri púra samd í at at har tað er her sum klakska kommunan nú er frammi við tað er tað einasta rætta og eg vóni at landsstýrir kann fáa eina avtalu skjótast gjørligt við kommununa so at at mann kann integrera røktaraheimið í sjúkrahse tí tað er tað sera væl egnað til so fær mann betri pláss um mann fær ikki bara til endurvenjing men eisini til onnur ting men tað tað vónlig kemur
skjótast gjørligt takk fyri harra formaður ja
og so er tað rósa samuelsen takk fyri har formaður tað er eitt sindur frustrerandi at hoyra tá ið
ið fólk sita og standa o tosa um at mann pjøssar upp á ymiskki ymiymiskir bygningar mann noyd til at flyta út ú einm bygningi tí tað er skymlisvampur í og so var mann oyd til at pjøssa upá ein annan bygning fyri tær at fáa eina loysn upp á tað vit eru komin altso vit movar og kominð longri enn har vit vira noydil at siga at tað nú skulu vit hava eina heildari loysn hvat er tað við vilja við klaksvíkar sjúkrahús hvat er tað við vilja vreabilitering vrreabiliterings deplin tað ber ikki til at fólk færi stranda í danmark og so skulu koma heim og so stranda á einum sjúkrahúsi og at eingin tekur ímóti teimum aftur tá teiy ogu hava ligið nøkur ár á einam sjúkrahúsi so vit eru noydd til at taka eina heildarætlan yvir at evi tað heila rista posanr av nýggjum siga hvat gera vit tar pjøsar tað kosta nógv nógv nógvar nakrar pengar og it máu gevast at seta klaksvíkarahús klaksvíkarsjúkrahús og landssjúrahúsið ímóti hvørjum øðrum vit skulu hava bæði tað er alt for nógv prát í tingsalinumið fær at biðja fólk um at fara út at práta meðan tí mann hoyrir ikki tað sum verður sagt av teimum sum hava orði
so er tað eygun samuelsen gersuvæl takk fyri harra formaður ja eg haldi so avgjørt ikki at at at eg havi sett klaksvíkar sjúkrahúsið og landssjúkrahúsið upp ímóti hvørjum øðrum eg vísti akkurát til í mínari mínari framsøgurøðu at tá ið hendan her ætlanin um sjúkrahúsverkið um eitt samlað sjúkrahúsverk bleiv gjørt í seinastu samgongu undanfarnu samgongu tá bleiv reabiliteringin løgd hasin parturin av reabiliteringini í tí heildarætlanini løgdil klaksvíkar sjúkru so tað skuldi ikki verið nakað ímóti nøkrum øðrum tað eri eg absolutt ikki meiningin eg eri samd ím eg haldi eftirlýst í eina heildarloysn eg nevndi at tað vóru trý stig eg saknaði at tey vóru fór ógreið at eð ikki var sett ordiliga út í kortið men hetta er so tað sum samgongan hjá millum annað rósu samelse leggur fram so tð hetta so vit mugu fyrihalda okkum til men eg sakni avgjørt eina heildarloysn og at tað verður sagt hart og týðiligt hvat skal vera og at nær tingini skulu setast í verk til sama
fyri alt sjúkulsverkið takk fyri harra formaður ja takk
fyri so er tað siri stenberg ger so væl aafyri hara formaður og takk til eygums samunsen ja eg haldi a hetta e ein góða ætlan við es gulu húsunum sjálvt um okur hava arbeitt eisini við øðrum ætlanum men men tíðin flytur eisini nøkur ting og nú ljóðar tað sum at tað er nokk so breið semja um at mann eisini skal brúka røktar altso á sjúkrahúsið fer at fáa atgongd til at brúka røktarheimið og landið eiðurrøktarheimið í dag so sjálvandi má mann samskifta við kommununa um hvussu mann ger tí har eru fólk inni sum búgva á røktarheiminum so at ttað mugu útvegast onnur pláss men í løtuni er landið eigari av røktarheiminum í í klaksvík og eisini á røktarheiminum á tvøroyri so landið kann ikki farbetala nøkrum fyrrir nakað sum tey sjálvu eiga
bara fyri at fáa tapáplássja
eygum samelsenfyri takk fyri harra formaður ja eg má bara konstatera tað at eg veit at eg veit at landið hevur alla tíðina ført fram at tey eiga røktaraheimið í suðure og í í í klaksvík men tað er bara ikki semja um tað kommunan er ikki samd við í tí haldi eg tað haldi eg mann hevur hoyrt alla tíðina tað nokk tí eingi loysn er komin mann vil hvørnfall ikki funnið loysna og tað sum eg haldi er tað allarviktigasta tað er tað man finna hesa loysna og hon má finnast saman ú klaksvíkar kommunu og eg veit at klaksvíkar kommuna hevur aðrar ætlanir um at útbyggja røktaraheimsøki men manglar at líkasum mann finn útav hvat mann ger við hendan bygningin og tey fólkini sum eru har so eg vóni bara at mann fari tað upp á pláss skjótast gjørligt

um at játta pengar til tað gula húsið í klaksvík tað minnir meg á tá ið ið eg gekk í níggjundaklassa í vágsskúla tá kom eg upp til eksam í níggjundaklassi við føroyskum í einum søguðsme tað lítla gula húsi hetta er so tað stóra gula húsið í klaksvík

verklagslógin ljóðar upp á í alt sekstan milliónur nei ja knappar sekstan milliónir krónur við við meirveitingum og prísvøksturi og tað er tilsamans

her er eftirfarandi so er tað góðir fimm hundrað kvadratmetrar sum tað snýr seg um í í trimum hættum og tað svarar so til ein kvadratmetiprís fyri hetta byggjaríið sum er á leið við tað sum eitt nýtt byggjarí í dag kostar góðar tretivu túsund krónur per fermeturog sum eg hái forstaðið so eri so eri aflanin at eg fakst bara stórviður sum skal standa eftir tað alt annað verður nýtt í hesum her húsinum

haldi at tað er í ordan at mann fer at skipa tað soleiðis at viðurskiftini blíva betur á klasska sjúkrahúsið í hálvfemsunum tá bygdi mann eitt nýtt sjúkrahús suðurið á tvøroyri tað fekk mann rættiliga bíliga tað bleiv bygt í allaralla ringasta tíð eg haldi at ok startaði pá byggjaríið í trýoghálvfems og tað var ferdligt í í ilí seksoghálvfems minnist meg rætt so so kostaði tað sjúkrahúsið tá undir hundrað milliónir krónur við

so nógv er broytt síðan tá har eru eg meini at tær eru umleið tjúgu seingjarpláss inni

avgerandi fyrr en nú tá ið hóvbygningurin og viðurskiftini úti á landssjúkrahúsinum eru komin upp á pláss er komin up á pláss hart tiltróngt so fara okur at hyggja eftirhvat skal gerast við hini bæði sjúkrahúsinim hjá okum í klaksvík og í suðuroy tann diskussiónin haldi eg má takast áðrenn mann beginnir at tosa um hvat gera okur við tað reint fysiska altso bygningarnar okur hava í báðum í báðum á báðum støðum bæði klaksvík á tvøroyri har hava okur tað skipað soleiðis at røktarheim og sjúkrahús liggja fæstbygd síðumsíð tað er um at gjørt tá tí mann metti at mann fór at fáa nakrar fyrimunir av tí nakrar rakstrarligar fyrimunir sum millum annað hvat millum annað fyrisiting køkur vaskarí og øll tey tingini sum hoyra til og eru rundanum eitt eitt væl virkandi sjúkrahús soleiðis at tey eru samlaði og mann harvið kundu fáa nakrar rakstrarligar fyrimunir og tað hevur sikkurt nokk verið ræytt hugsað tá og tá ið t nú fara hyggja eftir hvussu okur fara útbygja tað frameftir so mugu okur eisini taka støði í hvar standa sjúkrahúsinum plaseraði í dag og hvørjir møguleikar eru fyri at útbyggja har á staðnum og hvat skal mann brúka tað eksisterandi til tað gevur ikki meininghaldi eg at mann nú tá ð ið landssjúkrahúsið er ferdigt so fær mann at byrja upp á tað sum nøkur longu hava nú kalla fyri at pjøssa upp á tað sum mann hevur tí fyri tað fyrsta so aitt pjøsa uppá tað ereitt negativt orð tað er ikki nakað sum mann skal mann skal ikki pjøssa upp á eitt eitt sjúkrahúsverk aitt sjúkrahúsverk er nakað sum skal verða væl gjøgnum hugsað frá a tilsett og eitt sum okur mugu hugsa inn í sjúkrahúsverkið hjá okum í dag tað er reabiliteringin hvussu skal reabiliteringin skipast og hvar skal hon skipast og hvussu kann hon ikki minst samskipast tað er tað sum verður tað er tann diskussiónin okur skulu taka áðrenn okur beginna at játta fleiri pengar til bæði klakska sjúkrahús og suðuryasjúkrahúsi og fyri sovut eisini framhaldandi útbygging av landssjúkrahúsinum reabiliteringin er ein so týdningarmikil partur av einum sjúkruforløpi í dag tað er tann parturin hvar ið tá ið heilsuverkið hevur gjørt sítt arbeiði tað er bara helvtin av tí ella kanska minni enn helvtin av tí ið skal gerast við tann einstaka sjúklingin

og har hava okur brúk fyri akkurát líka góðum og tryggum kørmum sum á sjálvum viðgerðarstaðnum

tá ið okur nú fara sikkurt nokk í framtíðini at at síggja at tað fara at koma ynskjir bæði úr klaksvík og úr suðuri og eisini úti frá landssjúkrahúsinum at tað verður tikið í ta heildarætlanina sum eitur ein ein komplett viðgerð ikki ein viðgerð og ein útskriving og so sleppur mann mann sigur at mann kallar tað fyri sjúklingurin men sjúklingurin hann kemur altso út av sjúkrahúsinum men fyri tíðin kemur út av sjúkrahúsinum so er hann statvekk ein sjúklingur inntil hann er reabiliteraður so eg vóni ikki at tað fer at blíva soleiðis at okur koma at síggja at tað fer at vera pjøss uppá tað skal vera væl gjøgnumhugsað og eg haldi at okur hava allar møguleikar til tað tí okur hava bygningarnar okur hava karmarnar okur hava fermetrarnar bæði klaksvík g atføráarar til at kunna gera nakað skilagott við reabiliteringina og so vissi okur skula velja í millum at heldur at flyta eitt røktarheim onkur aðrastaðni jamen so er visu tað er tann besta loysnin jamen so gera okur tað

eg havi verið á klakska sjúkrahúsið nakrar ferðirnar og tað eraltíð eitt gott upplivilsi at koma til klassikar men karmarnir eru altso teir eru elendigir teir eru sera vánaligir og hattar er eitt byggjarí sum er sum hoyrir fortíðini til

og tað er tað sama á tvøroyri tá ið okur vórðu á tí gamla sjúkrahúsnum á tvøroyri tað tað var upp á nøkulunda sama máta sum núverandi klakskasjúkrahús

okur fara ikki at síggja fleiri umbønir nú tá ið ið ferdigt tá ið kjallaran er ferdigur og og tað og og tað byggjaríið líkasum er ferdigt so vóni eg ikki at okur fara at síggja umbønir í tinginum um útbyggingar sum ikki eru øgiliga væl gjøgnumhugsaðar og eg haldi at okur skuldu taka ta diskussiónina tað burdi verið eitt aðalorðaskifti um hvat hvussu hvussu skipokur tey biði sjúkrahúsini saman við landssjúkrahúsinum hvar ið okur innbyggja og tað skal vera ein treyt tað skal innbyggjast diskussiónin um reabilitering tað vóni eg at okur koma at síggja í framtíðini harra formaður og lat tað so vera tay síðstu orðini sjálvandi hetta her fer í fíggjarnevndina og okur koma at geva tí eina eina skjóta og rokni eg við góða viðgerð tí tað er eingin grund til at liggja omanhuesun hetta skal helst út aftur aftur áðrenn okur fara í í summarfrí so okur hava ein mánað til hettar og
tá skal tað so vera úti aftur takk fyri harra formaður ja takk fyri síðani eru tað nakrar viðmerkingar
rósa samuelsen fyrst takk fyri harra formaður og takk til erhard jacobsen fyri eina framúr erard joensen orsaka eina framúr góða røðu eg kann ikki vera meira samd vit kunnu ikki blíva við at tosa upá hendan máta tit hava gjørt vit mugu fara mí sig upp í fuglaperspektiv og siga hvat gera vit nú vit hava eina rúgvu av óheftum fólkum við fakútbúgving sum kunnu ráðgeva okkum tað er ikki rætt at vit sita her inni ella mis hn siga tað átað má vera meira ekspertisa skal til nú hevur mann akkurát uppdatera vitbók jtað hvítubók sum var frá tvey túsun og fýra til í dagsins samfelag so at reabilitering er nakað heilt annað ennhvat tað var í tvey túsund og fýra tá tosar man kanska regøfys men tosar mann í nógv nógv nógv breiðari høpi enn hvat mann nakrantíð hevur gjørt so at eg eri ómetaliga glað fyri ta røðuna sum erhard jacobsen segði i varer
metilvani væl nøgd joensen orsaka
ja takkharra formaður og takk fyri peniorðini rósa samulsen ja tað er nemliga rætt sum verið ført fram frá rósu samulsen at reabilitering í dag er ikki tað sama sum hon var í nítjan hudrað og hálvfems ella bara í tvey túsund hon er so nógv meira avansera og væl virkandi og ikki minst dokumentera í dag hevur mann eina dokumenteraða eina dokumenteraða ætlan mann veit hvussu reabilitering virkar mann veit hvat tíð tað tekur og ikki minst mann veit hvat ið orku bæði av menniskjasligari orku og av fysiskum kørmum ið krevjast til at hava eina væl virkandi reabilitering og mann eg farið frá tankanum um at sjúklingurin ikki er ein sjúklingur longur tá ið hann er farin út av sjúkrahúsinum men líka inntil hann er frískur aftur og ta vil siga
heilt rehabiliteraður takk fyri
elsbet mersetis gunlistóttur ja takk fyri harra formaður tað er soleiðisnar at vit hava eina avbjóðing har norrega í klaksvík í klakska sjúkrahús og eisini norega røktarheim tað er soleiðisnar at klakska sjúkrahús gjarna vil brúka tað tað heimi til uppvenjing og tað hevði eisini riggað væl tað er einki við tað at gera men har plássaltso áttaogtjúgu búpláss eru har til fólk altso røktarheimspláss og tú kanst ikki bara koyra tey út og siga klakskar kommuna gerst væl byggja tit nýtt og tí er tað ati míni spurningurin er til røðaran hvat fer hálning hevur hann til at visima kemur ásamt um at veitst tú hvat hetta skal klakskan sjúkrahús brúka at so landið fer og fær eina avtalu við klaksvíkar kommunu um at tey skulu hjálpa til at koma við ein stuðli tí at fara at byggja á røktarheim til áttaogtjúgu fólk sodan
tað ber slett ikki til hjá einum kommunum her nú takk fyri
erhard joensen takk fyri harra formaður eg haldi at áðrenn man beginnur avssær diskussiónina um um klasska sjúkrahús skal brúka fysisk karmarnin hjá norðoya røktaraheimi skal mann taka hina diskussiónina mann skal taka ta yvirorðnaða fyrst og so tekur mann tað kann loysast tað at byggja eitt nýtt røktarheim tað loysist tað kann loysast og tað kann gerast ein ein ein avtala ímillumheimatænastuna í í norðoyggjum og landið um tað visti tað sum skal til men tað viktigasta tað er tað at áðrenn okur beginna at tosa um akkurát hatta har um landið skal hava norðurya røktarheimum til reabilitering ella til nakað annað so skal tann yvirorðnaða diskussiónin takast hvussu skipar mann arbeiði ikki bara í klaksvík
í suðuroy og fyri kring alt landið
syristembergtakk fyri harra formaður ja eg haldi at hetta kjakið vísir eisini at okur hava tørv á tosað kanska meira um innihald enn um bygningar tí at tað sum er til viðgerðar tað er at gera ein fyrisitingarbygning og og øll tosa um endurvenjing so so tað er tí tað er neyðugt eisini atviðgera tann partin tí tað er kanska eitt sindur for ógreitt so up á tann mátan eri eg rættliga samd við erhard joensen í at mann má vita hvat mann vil eisini á á endurvenjingarøkinum tí tað er eitt rættiliga stórt øki og so mugafysisku
emarnar lagast eftir tí takk fyri
soerta yrhardjoensenja takk fyri harra formaður takk fyri viðmerkingina til siri stenberg ja tað er ikki tað er eingin ivi um tað at okur eru noyddir okur noyddir at at venda tingini í høvdið og spyrja hvat ið okur vilja og so tá kur av flutta okum fyri hvat okur vilja og hvussu okur vilja gera tað so mugu okur fara at tosa um tær teir fysisku karmarnir sum eru og hvat i kundu gera av tað og hvussu okur kunnu skipa tað við eventuellum øumbyggingum og
tskal eisini nýbyggingum beint nú haldi eg at mann hevur hug til at fara fram eftir fummum man eg begyntur at at siga at ókey ja har er ein bygningur sumsum liggur uppat klakskan sjúkrahúsið hann hann kunnu okur hann kunnu okur gott brúka ja kunnu gott brúka men hvat skal hann brúkast til og hvussu skal tað gerast og í hvørjum samanhangi skal tað gerast tað er væl tað sum tað viktigasta tað er tann viktigasta diskussiónin at taka upp á forhond so vend tingini á høvdið so gongur tað nokk nógv betur serliga innan fyri etta
tera øki jóhannes joensen takk fyrahara formaður ja nú vór eg samd við erard joensen í tí næstann førdi fram eg hugsi um mann má hugsa sum n ein heild fyrst um hvat fyri tænastu
tjl tú veita borgaranum innan fyri økið heldur tú hava hugsað í í smáum fragmentera sum mann ger í dag eg hugsi um eitt øki til dømis sum eitur fyribyrging at fyribyrgja at tú endar í eini viðgerð ella at viðgerð nær hon e liðug man má hugsa kanska soleiðis meir sumi sum danir hava gjørt í fleiri førum tá tú fert niður íl danmarkar so so fært t eitt tilboð aftaná soleiðis at tað kann ikki vera soleiðis at vit fara til viðgerð í danmark o ko til føroyar aftur so so fáa heilt øðrvísi tilboð enn mann kundi fingið visman varð verandi niðri vit mugu royna hava nakað sama støði sum mann hevur niðri sjálvandi tað tað krevur nógv men men vit mugu hugsa sum sum ein heild akkurát tað sum er á røðrinu snakkar um sjúkrahúsverkinheild hvussu fáa vit bestu tænastuna
takk fyrihara formaður o takk fyri viðmerkingina johannes joensen ja eg kann ikki verða meira samdur tað at hyggja upp á ein sjúkling holistiskt tað er tað einasta sum tú kann gera tí hann er sjúklingur áðrenn hann kemur inn á sjúkrahúsið í flestu førum hann er sjúklingur inni á aso inni í sjúkrahúsverkinum og hann er sjúklingur aftan á at hann er útkrivaður tað er bara eitt fakta í nógv teimum flestu í nógv teimum flestu tilfeldunum og førunum og tí mugu okur hyggja annaleiðis uppá tað sjúkrahús ídag er ikki bara ein viðgerðastovnur hvar ið tekur fólk inn og koyri fólk út skal hyggja nógv meira fragmenterað upp á tað og tað vísa royndirnar frá modernaðum sjúkrahúsverkum rundan um okum og tað skulu okur eisini gera men áðrenn áðrenn okur beginna at tosa um fornógvar fysiskar karmar til tað so skulu okur tosa innihaldið fyrst og fyskiskarmarn aftaná tí at fyrst tá fáa okur tað
sum okur hava brúk fyri og sum okur vilja hava takk fyri ja takk fyri nú var formaðurin í fíggjarnevndini inni á hesum her at mann burdi kanska havt eitt agalorðaskifti um um landssjúkrahúsið og og ella sjúkrahúsverki í føroyum og tað er sikkurt rætt eg fari bara t vinarliga at minna á hetta er ikki ein ein viðmerking elliga til undanfarna røðara men sum heild at vit hava seks fyrstu viðgerð í dag sum øll hava eitt ella annað við við sjúkrahúsverki at gera og tað er eiliga skjótt at tað blívur eitt eitt líkasum eitt aðalráðskifti og so eg fari bara at minna minna fólk á at kanska at royna at halda seg til ta eyksagta málið sum er til viðgerðar soleiðis at vit klára at koma ígjøgnum øll hesi málini í dag tað er bar sóra vinarliga áheitan sjálvandi vit veita tað at at at mann kemur at tosa um alt millum himmaliga ørð men hetta er bara ein áminning um at vit skulu viðgera seks uppskot um sjúkrahúsverkiðso færsirið
søgan um gulahúsið er áhugaverd og tað sum mann í løtuni arbeiðir við tað er at fáa gjørt gulahúsið um til ein fyrisitingarbagning tað er tað uppskotið snýr seg um og mann biður løgtingið um at játta sekstan milliónir krónur til tað eg kann siga lít sindur um søguna um húsið tann mátan okur arbeiddu við tí uppá í síðstu samgongu tá ið mann tók avgerð um at okur høvdu eitt sjúkrahúsverk og ikki trý sjálvstøðug sjúkrahús men eitt ein sjúkrahúsverk tá var tað partur av avtaluni ati mann skuldi styrkja um endurvenjingina og mann staðsetti ein øgiliga stóran part av tí á klakska sjúkrahúsi og tað haldi eg var gott og tað bleiv gjørt út frá tí at føroyskir sjúklingar sum fóru uttanlands og hesi her tungi endurvenjingarforløpini tað kom øgiliga ofta boð aftur til visitatiónsnevndina um at mann mátti forleingja forløpini tí mann mangla akkrá sum tað apparatið í føroyum sum skuldi taka ímóti sjúklingunum soeis at tey kundu forseta endurvenjingina heima um at begynta so spakuliga at fáa sjúklingar heim tay komu tíðliga heim og mann gjørdi samstarvsavtalur eisini við sjúkrahús uttanlands um tað og tað haldi eg mann hevur gjørt særgóðar royndir av og ig nakrar góðar førleikar í klaksvík og mann setti so pengar av til at gera gula húsið í stand til endurvenjing tað er nokk tíð at mann blíivu við at tosa um um tað sum sum nakað samanhangandi so pengar blevu settir av til tað og tað bleiv gjørt ein bygginevnd og tað bleiv gjørt eitt uppskot um hvussu mann kundi fáa brúkt gulahúsið til endurvenjing og so sum eg minnist tað so so varð úrslitið at mann kundi hava eini fimm fólk inni til endurvenjing men tað vóru nokk so nógvar avmarkingar í hølunum altso tað at tað vóru fleiri heldur og tað vóru gottur og tað vóru trappur og annað tað gjørdi tað at tú hevði trupult við thva nógv fólk inni og tað fór at bila øgiliga tungt í rakstri og tí var mann kanska ikki so yvirigar eftir at fremja ta ætlanina mann bakkaði eitt sindur frá tí tí tað fór nokk ikki at vera hóskandi og tað haldi eg í ordan at mann at mann hevur eina ætlan uman amann finnur út av kanska fakliga at hetta var ikki tað rætta og mær vitandi er mann so sjálvur komin við hesæri her loysnini at visti mann gjer tað til ein fyrisitangarbygning so kann mann heldur so metur mann at ttað er rættari at tann tann parturin av endurvenjingini fyrri gongur meira inni á sjúkrahúsinum og mann kanska heldur brúkar tann fyrisitingar bygningin sum er í dag kanska tilat fólk kunna gista soleiðis at eg skilt tað vilt eg ai skilt tað rætt og tað má mann sjálvandi tosa um í í einari heild soleiðis at mann ikki ger eitt nú sum kanska forhindrar einum øðrum men eg haldi t gott at mann ger húsini í stand eg haldi slett ikki at tað hevur verið nøktandi at tað hava verið brúkt til spøkiseshús altso tað kann vera stuttligt og gott men men sjálvandi skal tað at koma heilsuverkinum til góðar hetta hevur bara verið tað var so tað var so tað øh so mín spurningur er kanska meira at hvussu mann so ætlar at brúka tann starvsfólkabygningin sum er í dag og hvussu er tað partur av eini langtíðarætlan jákum mikkesen viðgjørdi til dømis hett her við at mann kundi víðka seingja deildina og at taka størri partur av røktarheiminum í brúk fleiri hava nevnt tað síðan har haldi eg eisini mamma hyggja hvørfall í ein í eini ætlan sum er yvir langa tíð tí at okur vita tað at tað eru jú nógv fólk fólk búgva jú inni á røktarheiminum í løtuni so skal mann gera broytingar har so má mann sjálvandi gera tað í samstarvi við búðu heimatænastuna sum sum varar av teimum fólkunum og við kommununa um hvussu mann kanska yvir eitt ávíst áramál kanska ikki tekur nýggj fólk inn ella hvat mann so kann gera fyri at fáa útvega onnur pláss og so er tað so sjálvandi tann knúturin sum eisini er at í løtuni tað er jú landið sum eigur røktarheimi so tað má mann sjálvandi eisini taka við og eg haldi faktisk at tað e nokk so hugaligt at hoyra og tað vísir bara tað hvussu trupult tað faktiskt er at gera broytingar tí at nú eru tey sum vóru øgiliga nógvur móttørar endurvenningin fór til klaksvíkar og alt hetta her eg skal ikki ribba upp aftur í tí nú snakka tey um hvussu mann kann brúka sjúkruhúsið og eg má bara siga tað at eg haldi eg stóð nógvar dagar í trekk í kringvarpiðnum argumentera fyri hví mann skuldi gera hetta her og klaksvíkinum var á gosi tí tað vildi ikki at røktarheimi bleiv partur av eina sjúkrahúsviðgerð og mann kundi enntá havt eisini kommunulæknaøkið o alt tað inni í og tað haldi eg tað rætta so at allan stuðrin til landsstýrismann so tað haldi er fínt okur fara sjálvandi at geva hesum her eina góða viðgerð og fara at taka taka tær hoyringar sum eru neyðugar men eg haldi at hetta málið eisini sigur okum eitt sindur um at ati tað er ringt at gera broytingar men tíðin arbeiðir fyri eg haldi tað er longu eina ferð í seytjan hundrað at onkur kendi maður skal hava sagt at tá ið onkur kemur við broytingum so arbeiða fyrst øll ímótir so gera tey alt fyri at niðurgera tað tá ið teg komi so eiga øll erjun av tí
tiaa at arbeiða víðari við hesum her takk fyri
elsbet mersetis gunestótir ena viðmerking ja takk fyri harra formaður ja siri stenberg kom var landsstýriskvinna tá og hon valdi at endurvenjing og rehabilitering og tað skuldi vera á klaksvíkar sjúkrahús og har koma eg haldi millum ein og trý fólk sum er rakt á seinheilaskaða um árið og vit hava fakligheitirnar har í klaksvík í løtuni og so tað gongur øgiliga væl men sjálvfylgi tað sigur seg sjálvt at mann krevur eisini pláss og so eru eisini skálagarðir eisini á veg har sum fólk við seinheilarskaða kunnu flyta inn aftan á eina viðgerð so tað verið gott samstarv bæði við almannaverki og og heilsumálaráði og tað er at fegnast um men eg ætlaði bara at spyrja siri og hvat hon heldur um at vsu i um at fáa hetta røktarheimið at so man gera eina avtalu við landið um at teir kunnu stuðla eitt sindur tí at vissu í kommunurna bara av sær sjálvum nú skal fera at byggja
heim til
siristenbergtakk fyri harra formaður ja eg haldi at tað kring røktarheimið í klaksvík og røktarheimi á tvøroyri má gerast í einari felags loysn pá einannan máta tí landið eigur tey í dag ø og skula kommunurnar til knappliga útvega nýggj pláss som mann man finna út av hvussu mann ger tað og tað er heldur ikki nakað man kangera fætr einum degi tí at tey sum búgva inni tey mugu sjálvandi hava loyva at vera har tú kann ikki bara koyra fólk úr sínum heimi so tað er akkurátsum eitt mál fyri seg ja eg helt tað var rætt at staðseta at tað sum má rópa nóðrureabiliteringina í klaksvík eg hald tað er ein lívsneyðug tænasta fyri okrar borgarar sum hava so nógv at vinna við at endurvinna førleikar og tað er gott uppá tann mátan gott fyri føroyar og taðer ett vitanartungt øki tað krevur rættiliga nógvar fakligar kompetansir og tað er má við at byggja uppharlorið og hevur gjørt sær rættiliga góðar royndir og og gera eittgott arbeiði so tað haldi eg ver ein rætt avgerð o eg haldi okur skula her inni frá at stuðla undir tað soleiðis at okur sleppa undan at fólk verða forleingi uttanlands
bíðis viðgerðinum men at tey kunna ísínum nærumhvørvi fáa betri
viðgerð keinta løgi ja tak fyri hara formaður eg hugsaði a spyrjat siristrenberg hett eri um týdningin av at vit ikki seta sjúkrahúsið upp móti hvørjum øðrum men at vit hjúklaumbins um at siga um alt heilsuverkið al so at bæði klaksvíkar sjúkra og landssjúkrahúsið og suðuryarsjúkrahúsið eru ómetaliga stórar týdningarmiklir stovnar fyri alt
føroyska vælferðarsamfelagið takk fyri
sirið stendur takk fyri har formaður takk til beint í løvið ja eg haldi at tað er so tað gleðiliga sum hvør fallur hentað seinni árini at tað kjakið sum var í millum sjúkrahúsini tað hevur upp á eina eina máta laksið tað kann koma eitt lítið sundur uppá tað men tað er ótrúliga lítið nú síggja okur sjúkrahúsverkið sum eina eind og sum eitt samlað sjúkrahúsverk sum okur øll skulu vera góð við í hjúkklu um og tá ið tað politiska kjakið hevur lagt seg sum tað nú hevur tá er tað nettu upp tað sum góða sum hendir tá fer mann inn og tosar um kvalitet fyri sjúklingarnar heldur um bygningar og tað haldi eg tað allar allar vitgasta sum er hentað síðst í árini innan fyri
hvat er sjúkisverk dagfrí
eygun samelsen ja takk fyri harra formaður ja eg havi hug at taka í tað síðsta sum siru stenberg segði at tað má snúgva seg tá mann er liðugir av diskuterað politikk sum mátú snúgva seg um um hetta her við kvalitet fyri sjúklingarnar og tað haldi eg at mann hevur fingið við at staðseta hesi her nøvru reabiliteringina á klakskar sjúkrahúsi tí at kvaliteturin á tí viðteimum viðgerðum og eium teimum tí fakligheitini sum mann hevi bygd upp har tað er øgiliga stórt men tað sum haltar aftaná at tað bleiv sett út í kortið tað er hend visjónin altso hvussu kemur mann víðari enn mann siga gásareygum bara at umvæla ein bygning til eina umsiting og tað haldi eg hevur verið stendur í gvussu her nokk so ógreitt fyri mær og kanska teimum flestu øðrum aftaná trý ár nú eru farin síðani hendan samgongan tók við at tama
manglar at seta út í kort
syristenbergtakk fyri harra formaður og takk til eygums samuelsen ja er púrasta samd tað snýr seg um kvalitet fyri sjúklingar og tí var tað rætt at samla nóðrðurreabiliteringina tað bitíðir ikkiat endurvenjing ikki er øllum sjúkrahúsinum tann vanliga endurvenjingin kann vera allastaðni og skal vera allastaðni har sum fólk eru í nærumhvørvinum men nóðrðurreabiliteringin er so vitanartung og hon má vera samlað og tað er øgiliga spesialiseraðir førleikar sum skula til í tí og tí er tað sjálvandi eisini neyðugt at at mann finnur út av akkurtsum í eini størri ætlan hvussu skal neðurreabiliteringin skipast tí tað sum okur skipa í hesum lógaruppskotnum sum er fyrri nú tað e ein fyrisitingarbygning tað er ikki tað er ikki reabiliteringin men hon varð ætlað at vera inni har men og ter evur so ikki verið tað so má mann sjávn
kand i vita hvar verður hon so takk fyri
edva jacobsentakk fyrihara formaður nú ger mann so hetta málið er við at gera gula ella doktarahúsini sum tað bleiv ofta nevnt um til ein bygning ær umsitingini og fólkkunnu gista og sær fyri at fáa betri brúkt alt á sjúkrahúsinum til endurvenjing eisini vit koma at hugsa um í hesum her sambandinum vissu siristenberg kann keva mær rætt ella at hugsa um tað hvussu tað er styttri og styttri og styttri tíð fólk liggja inn í einum sjúkra húsi í dag onkur kanska bara ein hálvan dag so so faktað alt sum kemur afturat men kanska endurvenjingin tækr kanska ett hálvt ár so tað er blivin ein so øgiliga skipaður partur nú nú erta eit sindur stuttligt vist tað var kanska okkurt suðurarsjúkr ella klakskar sjúkra húsið tað virkar sum at at retorikkurin her blívur so larmandi at mann skuldi trúð at vi t snakka um fleiri hundrað milliónir við snakka um sekstan bara fyri at seta perspektiv men reaktiónin blívur ofta eitt sindur kraftið upabløp tá mann fer eitt sindur strekkise eltlít sindur út út um tað vanliga men men tað at endurvennin hjá honm rúmar meira og meir

siristembergtakk fyri harra formaður ja eg samduvri edva jacobsen nú gevr mann so hendan her fyrisitingarbygningin og tá i tað kemur til endurvenjing so er tað púra rætt at í øllum øðrum kanska eru fólk styttri og dyttri enn enn løkt um at royna sjálvandi at at ein partur av endurvenjingini eisini er heima men tað er í nøkrum førum neyðugt at vera inni og tað eru mánaðir so tað er ikki bara vitanar tungt í mun til nógvar fakligar kompetansir ognógvar nógvar nógv tvørfaklar samstarv rundan um sjúklingin taðer eisini tað krevur eisini nógvar songjar dagar so tað krevur eisini pláss inni í einum sjúkrahúsverki so at at slúsa má meira og meira av av tí inn á klakskar sjúkrahús so betíðir tað eisini at tað kann blíva trupult innan fyri aðrar tænastur sum tey veita og tað má mann hyggja eftir í sjálvandi í eini heild men eg haldi at at hetta er fínt at mann far at
og at her er gud lúskistan tann fínasta slag takk fyri at næsta ráðari er berligt at siga hann
ger so væltakk fyri harra formaður ja tað er ein í standseting av gulahúsinum læknahúsinum í klaksvík sum er til viðgerðar hetta jú eini hús sum hava eina drúgva søgu tey verða hundrað ár næsta ár og sum eg skilji so hevur millum annað kendi læknin haldversen eisini hildið til í hesum húsunum í sínari tíð so hetta er ein hús sum avgjørt hava eitt søguligt virði og sum liggja sera væl fyri beint við klaksvíkar sjúkrahús og eru eisini bygd í einum sniði sum ja sum líkist tí tí soleiðisnar sum føroyingar bygdu fyrr sera vøkur og snotlig hús við einum vøkrum urtagarði rundanum og tað er nokk ein orsøk til at hetta talið sum eitur sekstan milliónir so ella so tykist at vera eitt høgt tal vit sum hava fylgt við umbyggingini í tinganesi ígjøgnum nógv ár hava ár eftir ár eftir ár verðuð við til at játta pengar til tað vita jú ati tað krevur eisini nakað at skula taka hond um viðlíkahald av eldrubygningum hóast hesin nú ikki kann samanmetast við tað í aldri men hóast alt so haldi eg at hetta er ein skilagóð verkætlan og ein verkætlan sum hevur ligið á láni í sera nógv ár og tí haldi tað er gott at vit eru komin her til at landstýrismaðurin hevur tikið stig til at fáa sett hesa í standseting í verk og at fyrisitingin á klakska sjúkrahúsi kann fáa góðar umstøður tað verður sagt at landsverk metir atlandsverk metir atútreiðslurnar fella soleiðis at í ár koma ellivu komma tvær milliónir at verða brúktar og í tvey túsund og trýogtjúgu tríggjar komma fimm milliónir og samstundis sigur landsverk at verkætlanin at umvæla umbytja gomlu læknahúsini væntast at taka tjúgu mánaðar frá tí at arbeiðið verður sett í gongd og tað má roknast við at arbeiðið verður kanska ikki liðugt fyri enn endan á trýogtjúgu ella fyrst í fýraogtjúgu taðvil sigat tað verður arbeitt alt tvey túsund og trýogtjúgu og tí er tað eitt sindur ringt at fyrihalda seg til at mann roknar við at ellivu milliónir verða brúktar longu í ár meðan bara tríggjar milliónir verða brúktar komandi ár eg rokni við næstan við at tað verður øvugt men við tað at tað eru ein verklagslóg so so hevur tað minni týdning akkurát nær tær nær útreiðslurnar fella upp á ár undir øllum umstøðum so skilst at ætlanin er at bjóða arbeiðið út beinanvegin og at gongd skal koma á arbeiði áðrenn summarið byrjar so vónandi fer tað at halda tað hevur verið nógv tosa uttanum um klakskar sjúkrahús hvør uppgávan skal verða framyvir sovíðari tað er ikki ein partur av hesum málinum sum so annað enn tað at tað tey hølini sum nú verða brúkt til fyrisiting verða leysgivin og tað fáa vit so eisini høvi til at spyrja um í fíggjarnevndini hvussu ætlanin er at brúka tey hølini framyvir hvørjar tær ætlanirnar eruog eg gangi út frá at har liggja eisini nakrar milliónir og bíða eftir at blíva brúktar í teimum høliðsumstøðunum møguliga til annað virksemi tað er tað havi jú verið nógvar ymiskar ætlanir hvat mann skal annars leggja sum virksemi við klakskar sjúkrahús nógv hava nevnt hetta her við reabilitering øog tað kunnu vit so taka upp til ta tíð men hetta málið haldi g er einfalt og miðflokkurin tekur undir við at vit fara undir at umvæla og gera gul húsini til
til fyrisitingarbygning takk fyri harra formaður ja takk fyri násturðaður er ruth vang
takk fyri harra formaður ja vit hava fingið eitt uppskot frá landsstýrismanninum í heilsumálum karleu johannesen sum gongur út upp á at umvæla og umbyggja gomlu læknahúsini so kallaðu gulu húsini í klaksvík tað skal brúkast fyrisitingarbygning

eini tíggju skrivstovupláss fundarhøli viðtaluhøli arbeiðsklivar og skjalasavn eg haldi t tað er gott at fáa gagnnýtt gulahús endiliga siru stenberg var inni á at tað hava jú verið ætlanir eisini í farna valskeiði so eg haldi tað er gleðiligt at vit eru komin her til eg kenni ikki hesi húsini kenni tey bara uttanífrá og sum stað eisini framgongur so hevur mann nokk ikki brúkt tað í longri tíð men vit fáa at vita her í uppskotinum at hetta eru eini stór hús sum vórðu bygd sum eini væla hús tað stendur at tað er høgt ímillum silja og vítt til veggja konstruktiónin er úr dygdargóðum trivaligum tilfari og vit kenna slík hús altsoum hóast tey eru gomul onkursvegna hava nakað serligt yvir sær so tá ið tað verður sagt her at mann pjassar uppá so eri eg faktiskt slett ikki samd í tí eg haldi nemmiliga at sovorðni ella hús av hesum slagnum uttan at eg kenni tey innanífrá tey hava eina serliga sál og tað er oftani sera góður trivnaður í í sovorðnum gomlum húsum so eg haldi at hetta er eitt sera gott hugskot at fáa hetta gagnnýtt tað kostar gott nokk sekstan milliónir men so trúgvi eg eisini at mann fær eini eini góð hús

tað sum harmar meg gev mær virka harman um at at altíð táið vit viðgera sjúkrahúsverkið so og enntá á klaksvíkar sjúkrahús so er tað hjá nøkrum tingfólkum ein sovorðn trongd til líka sparka líka traðka lítið sindur á landssjúkrahús tað ger ser serliga galdandi frá politikaranum or klaksvík eg upplivi ikki tað sama úr suðuroyar politikarnum við við suðuroyar sjúkrahúsi tað má hava okkurt søguliga forkláring og tað er akkurát sum at mann mann politiskt dyrkar ein mótsetning mótstríðandi áhugamál ímillum klaksvíkar sjúkrahús og landssjúkrahúsi tað tað haldi eg sera harmiligt í dag er tað soleiðis at øll trý sjúkrahúsini hava landsdekkandi funktiónir sjúkrahúsini eru í nógv minni mun lokal sjúkrahús í dag enn tey vóru bara fyri tjúgu árum síðani tað er soleiðis at eg og míni koma líka sannlíkt at hava brúk fyri klaksvíkarsjúkrahúsið og sjúkra g suðuroyarsjúkrahúsið sum eitt klaksvíkingur ella ein ein suðuroyingur og umvevnt verða øll klaksvíks børn fødd landssjúkrahúsinum sjúkbørn úr klaksvík og úr suðuri koma at liggja á einum sjúkrahúsi í havn allir sokriatiskir sjúklingar kanska er mann ongantíð verri fyri enn sum sigiatiskur sjúklingur enda á landssjúkrahúsinum í havn og til tey sum hava ilt av øllum hesum milliónum sum eru brúkt til hábygning sum er brúktar til hábygningin á landssjúkrahúsinum so fari eg at heita á tey um at fara ein túr út á landssjúkrahúsið far ein túr út á føðideildina har sum øll børn í føroyum verða fødd í dag tað minni mest um eitt rumeskt barnaheim undir kalda krígnum pussið dettur úr vegginum tú hevur tvey vesur at deilast um tvær brúsur tað er støðan á føðideildini í havn landssjúkrahúsinum har sum øll børn í føroyum verða fødd

eg haldi at klaksvíkingar skulu gleða seg til at børn úr klaksvík koma vónandi í hesum árinum árinum at koma til verina í munandi fræari umstøðum hábygninginum á landssjúkrahúsinum og eg sigi sum onkur annar tað er næstan ergriligt at landssjúkrahúsið liggur í havn tí eg trúgvi tey hevur fingið munandi frægari politiska viðferð vist tað lá onkra aðrastaðni í havn men nú er tað nú einaferð soleiðis tað sum eisini kemur fram tá ið mann vitjar ella tosar við fólk á í sjúkrahúsverkinum so siga tey at tað politiska tosið tað er tað sum mest oyðileggur samstarvið ímillum sjúkrahúsni tað at mann alla somlig tíðina politiskt tosar eina konflikt fram ímillum sjúkrahúsin tað fremur ikki samstarvið millum sjúkrahúsin fyri nøkrum fáum árum síðani tá eg varði formaður og fíggjarnevndini tá fekk eg eina innbjóðing frá klaksvískar sjúkrahúsiðnum kom at vitja tey og eg samlaði mær næstan mót at fara at vitja á klaksvískan sjúkrahúsið ímyndaði mær at atveit nú fór mann ordiliga at fortelja einum politikara í havn um um tú veit nakrar

sum aftur fór at bera á á tað konfliktmessigav onkursvegna og eg má siga at eg havi sjáldan verið meira yvirraskað enn við tað ella ovfari enn við ta vitjanina á klaksvíka sjúkrahúsið fyri tað fyrsta so fekk eg eitt inntrøka av einum sera sera væl fungeraðum fungerandi sjúkrahúsi klaksvík og har sum mann langt síðani hevði innsæð týdningin av at vera eitt sjúkrahús fyri alt landið og har sum mann eisini sá týdningin av samstarvinum ímillum sjúkrahúsini og tað at at sjúkrahúsini virkaðu sum ein eind so tann hugburðurin sum vit hoyra her inni at tað skal vera mótsrýandi mál ímillum tey ymsu sjúkrahúsini tíbetur eru i nógv minni mun á sjálvum sjúkrahúsverkinum og tað haldi eg virkuliga vit kunnu gleðast um eg gleðist sum føroyingur um at klaksvíkar sjúkrahús fær betri umstøður tí eg veit at eg kann eisini fáa brúk fyri tænastu og viðgerð á klaksíkari
takk fyri
elsbetmersetis gunlestóttir eina viðmerkingja takk fyri harra formaður eg skal gera greitt beinanveg at eg ætli mær at kempa so leingi sum eg orki fyri klaksvíkari sjúkrahús upp á sama máta sum eg havi kempað bæði fyrið suðuroyarsjúkrahús og landssjúkrahúsi men at at tosa sum um at koyrda upp ímóti hvørjum øðrum um tað er at koyra a upp ímóti hvørjum øðrum onkur er nevnt her í dag at vit tosa um sekstan milliónir her í mun til eina milliard av landssjúkrahúsinum ger tað nakað er skal tað ikki vera rúm fyri at siga tey tingini ha og upp á tað aðru síðuna at vit nú fara at at gera nakað við klaksvíkar sjúkrahúsi so tey eisini skulu hava góðar karmar ger tað nakað mann sigur tað sjálv havi eg átta ikki minni enn trý børn á klaksvíkar sjúkrahús og tá taið royna luksus at eiga klaksvíkar sjúkrahús men nú skulu øll eiga her í havn altso tað er so skjótt at koyra hvønn vegin men øll skulu eiga í havn tað var fínt eigur í klaksvík eg haldi ru sjálvskaansa eftir at
ikki koyra í sjúkrahúsina upp nót hvørjum øðrum takk fyri ja tað er
utvang sum vit tosa um hon fær orði nú ger so væl takk fyri tað var samgongan hjá elsbet mersetis gunlaksdóttir sum avtóku føðideildina á klaksvíkar sjúkrahúsið eg havi sjálv eg havi ikki starvast sum ljósmóður á klakskar sjúkrahúsi tað havi eg á suðuroyarsjúkrahúsi men eg havi havt nógv við ljósmóðurnar á klaksvíkar sjúkrahúsi at gera sum leiðandi ljósmóður tað var dugnaligar ljósmøður og tað var ein vælfungerandi føðideild á klakska sjúkrahúsi tað tað er einki at snakka um og sum sagt so fegnist eg veruliga um at klaksvíkar sjúkrahúsið fær betri umstøður millum annað tí eg veit at eg kann eisini fáa brúk fyri klaksiska sjúkrahúsið og eg havi ein áhuga í at alt sjúkrahúsið virkar
og tað virkar væl sama takk fyrija
og so er tað pállarnat sum ærtakk fyri formaðurin mær dámdi mótsetning til undanfarna viðmerkjara so dámdi mær røðuna hjá rutt vang ógvuliga væl eg haldi hon hevði eina eina góða heildargrundhugsan um heilsuverkið í føroyum og og tað haldi eg bara gott fyri okum øll eg sakni eitt sindur í hesum kjakinum eg haldi at í dag ásanna tey flestu at vit koma d hava trý sjúkrahús frameftir uttan mun til hvussu rationelt tað er ella ikki øh vit ásanna at t vitskulu hava trý sjúkrahús men eg sakni at mann er meira ambitiøsur ivíkjandi klaksiska sjúkrahúsi eisini í mun til sjálvan bygningin sjálvandi eitt er ein spurningur hvat mann skal hvat fyriviðgerðmann skal hava har beint men eg sakni veruliga at mann at mann setir sær nýggj mál fyri hvussu skulu vit byggja eitt nýtt klakskar sjúkrahús sum ikki bara livir undir pjøssaðum um
tó takk fyri
ja so er tað ruttvangtakk fyri ja men tað er ein áhugaverdur tanki og og klakska sjúkrahúsið er eftir hondini eisini gamalt so har skulu eisini gerast nøkur ting tað er altso tað er tað er ein nýggjur so ítøkiligt sum tað er lagt fram í dag um at byggja eitt nýtt sjúkrahús í klaksvík tað tað hevur ikki verið viðgjørt nógv í politisku skipanini men tað er bara ein spurn
ein grundtíð nær ið tað verður aktuelt takk fyri ja so er tað eg
formaðurin og vardi ikki henda samgongan sum niðurlegði føðir teir sum klakska sjúkrahúsið bara fyri at fáa tað upp í pláss eg haldi at røddin inni her má aldrin tagna viðvíkjandi útjarðina tí so mikið havi vit fylt við politikki bæði við at sita uttanfyri og vera inni her at vit søguliga søguliga var ein larmandi rødd inni her so høvdu vit bara ein bygning í dag tað er heilt rættiliga vís í at so eksteraðar klakska sjúkrahús og suðuroyar sjúkrahúsið aldeiliga ikki tí tað verður so kraftiga rødd her inni í hesum her høga bygningi og millum hes her fólk um sentraliseringina so tað er heilt vís í at vit so røddirnar her tagna so draga tað sum heilt stutta tíð
so hava vit eitt sjúkrahús í føroyum
takk fyri ja sum búsitandi í havn so má eg bara ásanna at tað er øgiliga vanligt at tá ið mann stríðist fyri útjaðaranum og er púra samd við edvi jacobsenum at tað skal mann og tað at mann statliga krevur klaksvíkar í sjúkrahús er heilt klárt eitt úrslit av einum politiskum stríði men tað sum eg haldi kanska er ein óvæni og ein óneyðugur óvæni í tí samanhanginum tað er tað at mann altíð skal traðka á havnar og at mann altíð heldur at tað er í lagi tá mann stríðist fyri sínum egna umhvørvi so kann mann líka sparka eitt sindurkurt í havn tað er líka sum ein partur av tí tað høvdu vit í havnini ikki kunnað loyvt okkum at gjørt óstraffa um útjaðar og tað gera vit heldur ikki
takk fyri ja takk næsta
arøða er beint a løga jacobsen ger sovæljakfyri frú forkvinna æheg fegnist um at pengar nú verða settir av til gulu húsini í klaksvík tað er tey gomlu laknhúsini eg minnist at eg sum barn plagdi at vera í føðingardagi har og tey húsini vóru framum nakað annað stáslig at vera innií tað var altíð nakað serstakt og nú er so ætlanin ati umvælishúsini brúka tey til umsiting og tað fegnist um tí tað letur upp fyri øðrum møguleikum í tí gamla personalbygninginum og tað fer so at koma sjúklingum til gagns ið koma til endurvenjingar í klaksvík tar kundu millum annað gista har tað krevur sjálvandi eisini at peningur verður setur av til tað frú forkvinna eg haldi at tíðin við koronu hon vístu okkum hvussu umráðandi tað er við trimum sjúkrahúsum tí at tey trý sjúkrahúsini tey høvdu eittfyrimyndarligt samstarv við sógu millum annað at sjúklingar til dømis blivu fluttir av landsjúkrahúsinum haldi eg til klaksvíkar fyri at sleppa undan smitti og tað er soleiðis tað skal vera í staðin fyri í staðin fyri onkursvegna tað kjakið sum er her í dag um at hvør traðkar á hvønn ella hvat vit hava tørv á eg haldikkiteir verður heima vit eru komin víðari vit hava tørv á øllum trimum sjúkrahúsinum frú forkvinna í mesta lagi sekstan milliónir krónur sigur uppskotið men so stendur eisini í viðmerkingunum henda ætlanin fevnir ikki um aðrar ætlanir í framtíðini til dømis við møguligum vegarføroyingum og innkoyrin til húsini frá hesum og tí fari eg at spyrja landsstýrismannin hvør verður kostnaðurin fyri hettar altso við einari vegarføring og innkoyring og lendi og hvat annað er tí tað er rættiligani umráðandi fyri tað fyrsta at hava góða atkomu til bygningin hann liggur eitt sindur høgt uppi í lendinum so tað kann vera at har er neyðugt at gera okkurt og tí haldi at løgtingið má vita tað um tað koma eykakostnaður kemur eykakostnaðurr í mun til vegarføroing og annað tað haldið er øgiliga umráðandi at løgtingið fær og upplýst so tí er spurningurin hjá mær til landsstýrið sekstan milliónir men kunnu vit rokna við einum meirkostnaði í samband við vegagerð og annað og frú forkvinna nú verður so øgiliga tosað um hetta her við røktarheiminum og skilja lænan at nógvar kjakirnir eisini snúðu seg um hvørj eigur tað ella ikki meni eg kundi hugsað mær at spurt landsstýrismannin hvørjar ætlanir eru á hesum her økinum her tí sum eg skilji tað so kunni norðega búða heimatænasta ynskt sær eina aðra loysn og røktarheimi tað er jú eisini fimm hæddum so tað er ikki akurát tað sum kanska er best egnað til fólkeldru fólk sum kanska hava tungt at ganga og um so er at landsstýrismaðurin hevur ella kommunan hava aðrar ætlanir við kanska at finna onnur betri egnaðu hølir ella byggja nýtt ella hvat er tað eldraoki so letur tað avgjørt upp fyri nøkrum møguleikum eisini í mun til klaksvíkar sjúkrahús og at menna klaksvíkar sjúkrahúsið tí fari egat heita á landsstýrismannin um at siga løgtinginum um tað eru ætlanir við í røktarheiminum og hvørjar ætlanirnar eru so er g eisini samd við teimum sum siga bæði samgongu og andstøðu sum siga at vit mugu gevast við atpjøssa um og polla reynatúgvu nevndi millum annað hetta her við at mann kanska skuldi umhugsað ella mann suldi fara bygt nýtt og tað haldi eg eisini at vit mugu lata upp fyri møguleikanum at fara at kanna hvat hvat er bíligari at byggja nýtt ella at at umvæla so tí fegnisikti um at tað var pollareynatúgvu sum tók tað málið upp frú forkvinna heilsuverkið eru grundarlagið undir føroyska vælferðarsamfelagnum tey trý sjúkrahúsini klaksvíkarsjúkrahús landssjúkrahúsið og suðuroyarsjúkrahús og ikki minst starvsfólkini á hesum sjúkrahúsinum it eru virðismikil fyri føroyar tí tað eru tit góð starvsfólk á hesum her heilsuverkinum sum eru bulurin í heilsuverkinum men eg haldi alt ov ofta at tit fáa ikki ta virðingina sum tit hava brúk fyri frá politisku skipanini so tí vil eg bara siga við tykkum góðum starvsfólk tit eru ófør og uttan tykkum so var einki vælferðarsamfelag tí fari eg at royna at gera tað sum eg eri ment fyri at bøta um bæði fyri at bøta um viðurskiftini hjá tykkum bæði tá tað ræður um løn og tá tað ræður um arbeiðsumstøður tí tað fór eisini at gagna teimum
sum hava tørv á heilsuverkinum takk fyri ja takk her eru nakrar viðmerkingar l
elspet mersedis gunlestóttur ger sovæl takk fyri harra formaður ne ivalest um eina løtu um at teð jólaheilsur men mann kann ikki koma her og tosa sum um at tað er bara ein her beint sum sum brennir fyri starvsfólkunum eg kann heilsu og siga at eg vænti øll sum sita her hesum høga tingi í dag saman við dlandsstýrisfólki brenna fyri at starvsfólk skulu hava tað gott tí uttan tey tað vita vit øll so so var hvørki sjúkrahús ella nakað sum helst so einkult er tað men tá mann tosar um tað er brúk fyri øllum sjúkrahúsinum øllum trimum sjúkrahúsinum tað er so tað men vit skulu eisini hava góðar karmar til øll trý sjúkrahúsini ta taðtað er hvussur eitt krav og tei man nevnar tað at ein milliard ferð her í miðstaðarøkjunum sekstan milliónir til norðurøki nei vit eru slett ikki komin á málið norðurøkjum ein tað skulu mangt slíkt á borðið áðrenn karmarnar verða til frestitlandi
øáh hjá klaksvískar og sjúkrahús takk fyri
ja takk so er tað beinta løguger sovælja neg veit kki orliga hví elsbett mersetes var so harmast ímóti mær tað var ikkiorklatn nakað v tí sum eg segði sum ta grundarlaga undir klaksiska sjúkrahúsið og í mun til jólaheilsuur eg sendi ógvuliga fegin heilsur til starvsfólk í í bæði eldraøkinum og almannavertunum og heilsuøkinum tí tað er starvsfólkini har sum er bulurin undir verkinum og so má eg heilsa sbet mersetes siga tað ati hjá summum fólkafloksókum har fara heilsurnar fara heilsanir frá fólkaflokkinum tíverri ikki til starvsfólkini í umsorgannar og heilsutænastunum men kanska til aðrar bólkar so eg fari enn einaferð fegin at senda ein heilsu til starvsfólkini

jatakk so er ta siristenberg eina viðmerking ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja okur hava eitt gott og sameint sjúkrahúsverk og tað verður meir o meira sameint sum tíðin gongur og okur hava tríggjar eindir ið sjálvandi skulu allar hava góðar karmar og tørvur er á øllum og í tí støðu sum okur eru í í løtuni við vaksandi fólkatali og okur blíva eldri og eldri og tað eru nýggjar viðgerðir leggjast til alla tíðina og bíðilistar vaksa á fleiri økjum so hava okur sjálvandi brúk fyri hvørj einastu song og hvørj einasti tænastu sum mann kann veita so tað haldi eg ikki at nakar skal føla seg háttana visti nakað som verður tað kanska brúk fyri meira framyvir tað verður so ikki brúk fyri minni kappasitetið í sjúkrhúsverkinum so tað meira hvussu mann fordeilir tað og her er tað so hevur tað so verður patala at endurvengigin verður skipað í nerrureabiliteringin verður í
klaksvík taðhaldi er fínt takk fyri
ja takk beint á løgu ger so væl ja eg púra samvitsið í steðnum parkeranum nevniligan tørvur á øllum og tí haldi eg sær øgiliga umráðandi her í tinginum at vit í staðin fyri at hvør er best ella hvør eru ikki best at vit heldur byggja upp heldur enn at niðurbróta og sum sagt hældu øll trý sjúkustenur gera eitt megnararbeiði og eg haldi vit skulu kjúkla um
heilsuverki og øll tey starvsfólkini takk fyri ja
takk so er tað beinir johannesen ger sovæl takk fyri frú forkvina ja seksnan miliónir tað ljóðar kanska hjá nógvum so nógvir pengar fyri etta húsið her men fermetrarprísin hann er minni enn til dømis íbúðir miðstaðarøkinum og tá mann tosar um hetta her við gulhúsinum so fær kjakið sjálvandi inn á hvat aðrir bygningari skulu brúkast til og tað er kanska nokk so ein sjálvfylgja tí at mann hevur nú tómur um í øðrum bygningum men eg haldi eisini gott at mann hugsar um nýggjar møguleikar atman tosar torar hugsað nýtt at mann eisini tekur tað uppá tungu at kann tað bera til at fara at byggja nýtt og loysir tað seg betri enn til dømis at sum summi hava brúkt í dag orði pjøssa uppá
heldur gott at mann og hugsarastin um tað takk fyri at fáa
ja takk beinta løvið ger so væl ja takk fyri frá forkvinna ja og tað var júst tað sum eg segði at pállareynatøku var tað fyrst her í morgunin akkurát at nevna tann møguleikan um tað kanska loystir betri at byggja nýtt heldur enn at gera ábøtur og tað er kanska okkurt sum landsstýrismaðurin kanska nú veitst hon landsstýrismaðurin hevur møguleikan svar fyri tí men tað kanska er eitt ella annað hann kundi upplýst fyri tinginum og sum sagt so kundi eg spurt landsstýrismaðurin einaferð afturat hesar sekstan milliónirnar eru tað við øllum tí at viðmerking og uppskot stendur jú at tað er ikki við at gera innkoyring og annað og tí hugsar eftir landstýrismaðurin um so er at vit taka við at gera innkoyring og annað við
hvør verður samlaði prísrúnda
fyrija takk frymud rasmussen eina viðmerking ja takk fyri frú forkvina h ja tað var ein áhugaverd røða sum beintú løgið helt og men eg kundi hugsað mær at hon kanska hugleiddi eitt sindur um hvat honur heldur um at atmann kveistrar burtur tann partin sum er um at hvør ið oyður kur hiu betalt røktarheimið a attvær teir ovastu hjæddirnar vórðu vórðu golnar av føroya pensjónsgrunni halda et at og at tíggju prosent varð goldið av kommununum norðroyggjum og bygningurin kostaði trýss milliónir í trýogfýrs haldi egt tað var tað eru nokk so nógvir pengar í trýogfýrs trýss milliónir so tað r mann hev tikið nokk so djúpt ír lumman tá ið mann er farin at betala hetta her sum sum lokalt samfelag og nú sigur
undir bara tað at tit
ja takk beint á løgum ger so væl ja takk fyri takk fyri frímóti ja røktari um eg má bara viðganga tað hevur alt havt eitt serstakt pláss hjá mær tí eg arbeiddi fólk sær í nógv ár sum ung vaskaði allar sær trappurnar í fimm hæddunum har so tað er alt havt eitt serstakt pláss og eg haldi at tað er øgiliga ógreitt her í dag summi siga landið á bygningum summi siga at tað almenna á bygningum eg hugdi inn á kortalið í áðni og tá stóð ehh klaksvúkrahús sum eigari so frátt sum eg dugi at lesa náví ikki eg hugdi rætt so tí kundi eg kanska hugsað mær at fingið landsstýrismannin eisini at svara er tað kommunurnar ella er tað landið hvør eigur bygningin í klaksvíkar røktarmeldi til og tí er júst tað sum stendur har og tí kundundi eg øgiliga gott kunnu hugsað mær at fingið at vit í løgningum neyva greiða hvør eigur bygningin tí so frægt eg minnist so varði borgarstjórin klaksvík sum jú er ein skilamaður sambandsmaðurin at hann var úti og nevndi eisini um aðrar møguleikar so eg hopi at landslívsmaðurin kanska
kann geva okkum greiða tíð takk fyri ja takk næstur at røða er pállarayna
sæj takk fyri forkvinna nú er tað helst soleiðis at ein av orsøkumi til at fleiri av orðaskiftunum sum snúgva seg um einkolt mál ella ella smærri mál útvila seg til hálv eðalorðaskifti tað er kanska eisini tí at vit hava ov fá aðalorðaskifti vit hava einki aðalorðaskifti sum viðgera kjarnupolitikkinum á teimum ymisku økjunum tað er hvussu langt síðani vit hava havt nakað orðaskifti og eg veit ikki um vit dagfingu sú eina eina frágreiðing fiskimálaráðnum sum fráboðan eitt orðaskifti men eg haldi tað er ein egiliga týdningarmikil partur av avpolitisku viðgerðini kjakmentanini at vit fáa borðreitt okkara hugsjónir fyri hvørjum øðrum og harvið eisini funnið útav um tað eru øki har sum vit standa langt frá hvørjum øðrum ella vit kunnu kunnu nærkast og eitt av teimum økjunum sum sum eg føli meg hvussur at eg eri farin at nærkast tað er klakskar sjúkrahúsið eg havi eg havi havt eina eina fatan av at saman við saman viðsamanbindingin av landinum tavilsiða við undirsjóvartunnilsgerðini og so framvegis so havi eg kanska sett spurnatekin við um hvussu relevant taska sjúkrahúsið hevur verið ja onkur tekur seg til bringdina a skilja men tað havi eg altso eg havi eisini hugsað um um um tað kanska hevur verið rætt at mannfær sentraliserað meira av av sjúkrahúsvirkseminum men eg má siga tað at eg eri komin har til at at tað er óneyðugt at blíva við at at hava tað stríðið koyrandi um vit skulu hava klakska sjúkrahús ella ikki skulu hava klakska sjúkrahús eg haldi at at rákið er nokk so týðiligt og politiski viljurin er so mikið sterkur til at varðveita klakska sjúkrahússum á sjúkrahús at tað er tað sum vit skulu gera og tá blívur tað beinanvegin relevant at spyrja seg sjálvan um tann mátin vit brúka pengarnar upp á í dag til at til at umbyggja endurbyggja tað virksemið sum er sum skal hýsa ella teir bygningar sum skulu hýsa virksemin á klakska sjúkrahús um tað er tann rættin nú minnist ikki akkurát fermetratalið vit tosa um í samband við eta guluhúsið men eg haldi tað liggur umleið trý hundrað trý hundrað nakrar fermetrar og kostaðurin er sekstan milliónir altso fyri ein gamlan bygning visteruvist t eru varðveitingarverdsjónarmið sum vinna frama í mun til sjálvan bygningin so er taðer taðeitt annað mál tá snakka vit snakkað onkursvegna eitt heilt annað mál men vist tað bara er ein bygningur sum er ein gamal bygningur og umbyggingin av honum kostar sekstan milliónir fyri trý hundrað fermetrar so haldi eg tað ljóðað nokk so dýrt í mínum oyðrum og eg haldi eisini at tað er øgiliga lítið ambitiøs eg hevði eisini væntað tað at politikararir úr norðoyggjum orsaka mínum góður kolega eg hevði væntað at tit vóru meira ambitiøs at tit ikki vóru so detaligu stýrd um hvussu akkurát hesin bygningurin sær út og aftar men at tit vóru meira meir ambitiøs við at við at royna at rudda slóg fyri at gera eitt nýtt sjúkrahús í klaksvík vit vita tað at gamli bygningar teir kostaeina asins rúgva í viðlíkahaldið teir kostað nógv við orkunýtslu og oftani eru tað lítið funktionellir í forholdt til tey krøvn sum eru í dag so í veruleikanum átti at í føroyum at verið nógv dugnaligari haldi eg til at tykis burtur summar av teimum bygningurum sum vit hava í dag vist ikki teir hava varðveitingarvirði tykisð sær burtur og so bygt av nýggjum har sum mann fær nógv eira og betri egnaðar rationellar bygningar enn at at royna at onkursvegna húsast í í í hálvánaligum umstóknu og eg má siga tað at sjúkrahúsið akkurát tá ið tað skemur til sjúkrahúsinum so hevur tað tíverri verið ein tankin sum hevur verið alt forráðandi at mann bara skal hampa upp á onkursvegna eg havi sjálvur arbeitt úti á landssjúkrahúsinum sum frysitrabótur í tí kjallaranum sum er har til til til fysiotrapin ella til endurvenjingina ella hvat vit mog velja at kalla tað og tað eru umstøður sum hava verið heilt heilt út av lagi vánaliga og eg vil siga tað at skulu vit sum samfelag raðfesta væl so eiga vit avgjørt at raðfesta væl tá ið tað kemur til sjúkrahúsbúgningar tað er so mikið spesialiserað virksemið eftir hondini tað er tað er so mikið krevjandi á so nógvum økjum at vit eiga har eiga vit ikki at blíva við at hava eina eftir mínum tyki eina yssaliga fylosofi um at at bara pjøss upp á okkurt sum er gamalt er har eiga vit at vera sterk klár og greið í málinum vit eiga at byggja nýggjar og góðar bygningar sum tæna tí endamálið sum er allarstýdningarmesti
í samfelagn hjá okum takk fyri ja takk
har eru viðmerkingar elspælt mær setir skunnleivsdóttir ger so væl ja takk fyri har at forma eg skal ikki eg skuldi hava tablettan undir tunguna men næstan altso eg má siga at her er pípan virkuliga fingið eitt annað ljóð ið er sitin við tí at tað virkuliga hevur lønt seg at mann kempa og kempa fyri klaksvíkar sjúkrahús tí nú hevur røðarin pállareynatúgvi eg minnist fyri nøkrum árum síðani tað hevði hann slett ikki handa hálvingin og hann kundi fá fáa meg í eiga eg sigi ikki hvussu óða hetta er so lívsjáttandi at hoyra pállareynatúgvi í dag og enntá eri eg eisini samd við hann í tí at vit skulu byggja nýtt ikki liggja uppi á hetta gamla eisini bygningurin tí fíntu hann søguligur alt tey frá nítjan hundrað og trýogtjúgu og eg meini bygningurin har á klakskaðar sjúkrahúsi tann elsti frá nýggjan áttaogtjúgu meini eg hann harfrá so eg haldi at nú tá vit ordiliga fara í gongd nú skal tað byggjast tann nýtt takk fyri páll
arenna túgvi gjøgnum formann
jtakk fyri forkvinnan øh vit kunnu væl øll broytast og eg haldi eisini at eg eg sjálvur eri broyttur á hasum her á hesum her økinum ah ja vóandi til tað betra men men tað er einkin ivasur í at eg havi verið øgiliga skeptiskur við leiklutim hjá klakskasjúkrahúsi og havi kanska hildið at tað hevur verið rættast ati eg hvussu hevur fingið miðsavnað ein part av viðgerðini men hinvegin eg haldi at tað stríðið sum hevur verið hevur verið so skaðiligt og uppslítandi tann tann realiseringin ella kappingin ella niðurgeringin av hvørjum øðrum at eg haldi ikki at tað er gagnist í longdini vit mugu bara koma tilta niðurstøðu ta staðfesting at klakska sjúkrahús hevur sín leiklut í tí føroyska heilsuverkinum og kemur at vera har suðuroyarsjúkrahúsiðar tilbúgvingarsjúkrahús so tað tað tað er einki at snakka um tað skal vera har eisini so leinis já ferðasambandið er sum tað er til suðuroyar og landssjúkrahúsið skulu vit sjálvandi vera góð við og tjúkklum so væl sum gjørligt meni men ja tað kann gott vera
at eg síggi tingini við øðrum brillum takk fyri
ja takk so er tað beinkaløgu jacobsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna raðfesta væl sigur pollareynatúgvu og nú tykistaðt sum um at summi fólkafloksfólk ei tey eru so øgiligani eg vet ikki um ta ei sindur ilsint í dag men altso eg haldi t tað var frálíkt at pollareynatúgvu sum tann fyrsti inni í salinum her í dag tordi at nevna orðið um at mann kanska skuldi umhugsa bygd nýtt tí tað hoyrdi eg ikki frá framsøgumanninum hjá fólkaflokkinum hann nevndi einki um tað í sínari røðu tað var pállareynatúgvu sum kom fram við tí so eg haldi frálíkt eisini at pállareynatúgvu roynir at tjúkla um eisini klaksíkar sjúkrahúsi mel alt heilsuverki hjá okkum tí sum pollareynatúgvu sigur tað snýr

ja takk pállareynatygvu ger sovæl takk fyri forkvinna ja eg ætli mær ikki upp á nakran máta at undirmetað tann týdningin sum tað hevur havt øll tey sum hava stríðst fyri klaksvíkar sjúkrahúsið ella fyri suðuroyasjúkrahúsið ella fyri landssjúkrahúsinum tí tí øll hava vit áugamál sum eru við til at til at bæði byggja upp við sjónir og at byggja upp stuðul undir undir teimum institutiónum sum eru í samfelagnum so tey hava sanniliga ikki arbeitt ella hugsað ella ella virkað til fánýtis ja eg eg meini tað av bestu sannføring at at hetta er sjúkrahúsverk er í dag so mikið er so miki kompenserað vit vita eisini at vit hava eitt ávískt stríð við at rekroterað rætt tá ið tað kemur til tað eg haldi at tað er tað er tað er tað er øgiliga týdningarmikið at vit byggja bygdingar sum eru egnaðar til dagsins samfelag og ikki til tað samfelagið sum var fyri hundrað árum síðani tað nyttar einki at bara at royna at røkka
til dagin í dag vit mugu tora at røkka longri enn tað
ja takk edva jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja kanska eitt sindur nýggir tónar eisini frá tjóðveldi í samband við hvussu mann skal útbyggja okkara sjúkrahúsverk men nú eru pollarenativu føddur ua í á sandoynni eg hugsi bara soleiðis at visu røddirniú bleiv tað sagt frá frá framsókn at at røddirnar her inni helst skuldu tagna fyri at fáa eitt betri áralag eg trúði vit vórðu vald til at líkasum at gera lógir so teir gagnaðu øllum samfelagnum metur í pollarenativu t hevði verið lættari at at hugsa broytt og hugsa úthaðarin vissi røddirnar inni her tagnaðu eg meti tað ígjøgnum hesi nógvu árini at vist tað ikki var soleiðis at mann hevði gempa fyri hesum øki eisini so haldi eg tað kanska hevi bar at verið tað eina sjúkrahúsið í dag og vit høvdu kunnað slettiki staðið her og tosað um nakað útbúgving á klaksiskar sjúkrahúsið soleiðis haldi att landið ofta í ligið so eg haldi at tað er ikki ikki ein heppin ynskikonsert fyri útaðarin at røddir var her inni á løgtingi
meg skuldi tagna takk
ja takk pálla reynatygvu ger sovæl ja takk fyri forkvinna eg plagi at siga at mann nýtist ikki at vera býttur fyri tmannum bygdarmaður og og tað altso ttú tú kanst saktans hava stórar visjónir og tora og hugsað bæði hheildarfatan fyri samfelagið sjálvt um tú kemur á bygd aso tað er absolutt eingin forðing at tú kanst tora o hugsa um samfelagið g alt e haldi tað er øgiliga týdningarmikið at vit ikki dyrka tann tann kamansiga tann vinkulin fór nógv at at at at vit eru at tað eru summi sum eru so øgilia illa fyri vit í føroyum eru tey allarflestu væl fyri um vit skulu gera samfelagið so so væl gjørligt hjá øllum at luttaka sum yvirhøvur til ber so so eg eri eg eri samdur við edvur jacobssen í tí at at tað er týdningarmikið at mann hevur røddir allastaðni úr føroyum og at tæð gera vartves tað er ein stórur partur av tí at hava eitt eitt gott og væl virkandi veruligt fólkaræði tað er tað at vit hoyra
pøddir úr øllum ættum takk fyri
ja takk so er tað erhard joensen ger sovæl takk fyri frú forkvina ja eg dámdi væl røðuna hjá pállareynatúgvu eg haldi at tað er týdningarmikið at nú tá ið hendan her verklagslógin er komin ígjøgnum tað rokni við hatn ger ð at mann fer á nýggjan fyrisitingarbygning til klaska sjúkrahús eg rokni við ella eg hopi tað at tað verður tann síðsta verklagslógin okur síggja á sjúkrahúsøkinum áðrenn okur hava tikið ein ein veruliga eina veruliga diskussión um hvønn hvat skulu okur við hesum sjúkrahúsverkinum og reabiliteringini eg hopi ikki at tar koma fleiri lógir inn á tingborð við at umbyggja hendan partin og handan partin og tann triðjapartn og fjórðapartin áðrenn mann hevur tikið diskussiónina væl at merkja dámdi væl
møðligt tað sum pollareynatigu segði takk fyri
ja takk pálla reynatúgvu gersovætakk fyri forkvinnan og takk tilerhard joensen eg haldi at vit eru rættiliga samdir við nógvum av hesum viðurskiftunum nú koma sjálvurin á spurningin um reabiliteringina og í veruleikanum haldi eg tað at tað er har sum vit hava ta tað størsta avbjóðingina eg havi víst á ta fleiri ferðiir at tað at hava eitt spesialiserað vit kunna kalla tað hvat hvat hvat i vilja men eitt reabiliterings sjúkrahús sum tekur sær av teimum fólkunum sum koma illa fyri antl av heilagskaðum av blóðtøppum av av av neurologiskum sjúkum so framvegis at vit fáa eina greiningar greiningar og og venjingar endurvenjingarsjúkrahúsi haldi eg e ótrúliga stóran týdning hvar akkurát tann deildin er tað er erlia týdningarmikið at hon loftar borgaranu í øllum somlum sum hann er við øllum teimum avbjóðingum sum honn er um tann deildin liggur á sjúkrahúsinum í klaksvík ella fyri seg sjálvan ella atknýti til landssjúkrahúsið tað veit ikki men tað er ein ótrúliga týdningarmikil partur av tí at fáa eitt eitt heildartilboð
sum sum riggar til tann brúkarabólkin takk fyri ja takk næsta røð er eldspetna
eis leysdófturgersovælja takk fyri harra formaður eg má siga at harra nei frú forkvinna eg má siga at hetta e verið øgiliga hugaligt at hoyrt kjakið í dag í mun til hvussu tað hevur verið í nógv nógv ár tá ið kjakið komu til hesi ymisku sjúkrahúsini eg eri so púra samd við edvar jacobsen um at vistu ikki vóru vit sum sótu her í løgtinginum sum alla tíðina vísti á stórur hvussu stórur hvussu stórt brúk tað er fyri øllum trimum sjúkrahúsi sog ivist eg í hvussu tað hevði sæð út í dag í dag enn tá polla reynatúgvu her uppi eg havi sitið her í nógv ár at hoyra hann hvussu hand hevur broytt meining og at hvussu nógv brúk te er millum annað fyri klakska sjúkrahús tað má eg siga at tað er at vit bveka okkum ordiliga tann rætta vegin mann snakkar um at vit skulu hava trý sjúkrahús men eg haldi tað er líka so neyðugt at vit hava góðar karmar at virka undir í øllum trimum sjúkrahúsinum og tá ið eg ella tá tað bleiv nevnt at landssjúkrahúsið fingið eina milliard ella finguð hjálpan upp á sirka eina milliard og klakskar sjúkrahús í dag fær nú sekstan milliónir so er tað ikki nakað við happing at gera yvirhøvur ikki men tað sum tað snýr seg um tað er bara at vísa á realitetin og eg vit hava ein landsstýrismann í dag karli oholm johannesen sum faktiskt eg seti prís uppá tí at hann veit eg er villjgur til ati eisini sjúkrahúsini uttan fyri miðstaðarøki skulu hava góðar karmar og hann ætlar sær gongd beinanveg nú fyri at síggja fyri at vita hvussu ið leikur skal farast fram frameftir og havi eg nevnt hetta her við norðoya røktarheim tað er soleiðisnar at klakska sjúkrahús er ein bygningur fæst í norðoya røktarheim har er t har búpláss til áttaogtjúgu eldri fólk og tað ber ikki til og altso landð hevur altíð átti tann bygningin men tað ber ikki til at vit bara sodan siga at nú skal klaksvíkar sjúkrahús inn her og so skulu hesi fólkini út tað má vera soleiðis at mann ger eina avtalu soleiðisnar at landið ger eina avtalu við klaksvíkar kommunu og tað sama er suðuri suðuri við kommununa har suðuri hvussu gera vit hvussu kunnu vit stuðla fyri tað at tit kundu byggja eitt nýtt røktarheim soleiðisar at karmarnir verðr enn ov betri hjá klakskar sjúkrahúsi tað má hanga saman øog tá ið tað verður nevnt her halda rut vang segði tað at tað var okkara samgonga also tað vil siga sambandið við og ogumfólkaflokkurin og miðflokk sum hevði flutti føðideildina frá klaksvík ella frá suðuri ella tað hon nevndi sum hvussuer frá klaksvík til havnar tað er tann køla krumkasvarta ligd tað var formaðurin hjá javnaðarflokkinum aksel johannesen sum orðnaði fyri tí so bara fáa tað upp á pláss o eg tími ikki tá mann ikki heldur seg til veruleikan tað mátið skal vera við øh nú fær mann í gongd og og starvsfólkabygningurin sum hann er í dag ein gravur bygningur tætt við klaksvíkari sjúkrahús hann trengir so sanniliga eisini umvæling sum eg havi skilt so er skimlsvamt og sovorðt í tí bygninginum so tað er ongantíð for skjótt at personali fær betri umstøður arbeiða í og tað verður nú við við hesum her gulu húsunum ogmann snakkar um fari niður detaljur nú snakkieg um gulhús og gráan bygning meni men tað var soleiðisinar ati fyrrverandi landsstýriskvinna siru stenberg hon bestemmaði seg til tá ið henda ætlanin heildarætlan bleiv gjørd at rehabiliteringin skuldi vera á klaksískar sjúkrahúsi mansiga tær eldssallirnar sum eru har norði tað hava kempuogkempuogkempa fyri at fáa hetta at rigga so væl sum tað ber til man hevur fakleik fakligheitina í dag og tað fungerað super og meðan eg enn var landsstýriskvinna so arbeiddi eg við at fáa skálagarð til veruleika og tað eru eisini til fólk við seinheilaraskaða vit hava ofta eg og landsstýrismaðurin karli o holm johannesen vit hava ofta tosað um hetta her við at fólk blíva for leingi liggjandi ung fólk í besta aldri blíva fór leingi liggjandi á klaksiskar sjúkrahús og har varð og að vænti eisini eru nú eitt gott samstarv soleiðis nær at tá ið hesi fólkini liðugt viðgjørd av klaksskar sjúkrahus jamen so hevur mann møguleika at tey kunnu flyta beinleiðis til inn í skálagarð har sum teir fáa akkurát ta hjálp sum teimum hevu brúk fyri og tá ið mann snakkar um kanska eg falgi meg sindur provokeraðin tá mann snakkar um starvsfólk innan heilsuverkið og inn á almannaverkið sjálvandi eg kann ikki ímynda mær nakran hvørki í landsstýrinum ella løgtinginum nakrastaðnis sum ikki virðir hesi fólkini eg skal vænti vegna okkum øll siga tað at vit hava hávirðing fyri
fólkunum nú vóru tíðin er farin takk fyri ja takk
dómar jakobsen eina viðmerking takk fyri frú forkvinna akkurát har er føðideild nú rættaði eg eitt spymmerki til skuldraðar til líka sum segði tað sjálv so eg ikki brúka tíð uppá tað men tað er eina nógv fokusettari rehabilitering og tað skal landsstýrismaðurin í heilsumálunum eiga at hann er virklandi sett tað á breddan soleiðis at tað eru fleiri hálvd innan fyri bæði klakska sjúkrahús sum verður sett í gongd og á suðuroyar sjúkrahúsi hvar fólk eru í tvær heilar vikur av gangin og fáa rehabilitering og og eg vil aftur koma inn á tær at nú virkaði tað mær einiliga løgið sagt frá framsókn at tað var allarbesta at allar røddir tagnaðu inni her fyri at fyri at mann skuldi kunna arbeiða við sjúkrahúsverkinnaltso álvara tos eg hugsi bara hvar ið hvussu minstur innan fyri sjúkursverkið sær út vissu ikki vóru nakrar røddir inni her sum kempaðu fyri at tað skuldi eisini vera vítt til veggið innan fyri hetta her innan fyri hetta er økið dugir ikki at ímynda mær øll hvat kundi verið hent men vit sum fylgja gongdini í trupulitska lívinum so veikur

helst at mær c etiskunleystaftur ger so væl ja takk fyri harra formaður egivist í men eg vænti ikki at nakrantíð eg sett son stór játtan av til akkraða teg við rehapilitering sum júst nú og hetta er nakað sumi mann hevur brent fyri í samgonguni og sambandsflokkurin settu tað eisini á skrá tá og eg haldi at vit øll skulu fegnast um tað og tað sumi er tá jacobsen nevnir hetta her við at best fara allar røddir tagna eg skal lova hesum løgtingini eg skal lova føroya landi hendan røddin tagnar ikki tá ta kemur i til klakskar sjúkrahús ella sjúkrahúsverk føroya tað ger hon ikki eg skal kempa
til tann bittra endi takk fyri ja takk so er
tá er tað ein viðmerking frá beinini johannesen ger so væltakk fyri frá fólkum at eg haldi at spmrc skuldarstøðan var inni á nógvum góðum tingum og hugløgdu eftir hvagar hvat er næsta stigið millum annað hetta hevur eg eri rehabilitering sum spmrc skuldarstøðan segði so var jú tí menningarætlanin sum sigur spdnberg hevði so leyp upp til at kláskar sjúkrahús skuldu vera rehabiliteringsdeild og mann hevur so ment seg fakliga og ermannastin klár til at taka ímóti meira virksemi og sjálvum vaksandi virksemi tað krevur so eisini tað at mann fær meir høli til at klára seg til ta vaksandi virksemi so tað er tað næstan málið og tað er eisini glaður um at hoyra at elvsbevnurin leikur stóra dentan og eg veit at hon hevur viljað
baran tað takk fyri frú forkvina
ja takk eldpelnasttundleysdóttir ger so væl takk fyri gjøgnum formann beini johannesen vit kenna vit ja altso vit kenna fólk ella vita um fólk sum í besta aldri familjupápar ella mammu tey fara til danmarkar tí nú knappliga tæir fingu heilabløðing ella blóðpropp i í í í heilan og teymissa sínar førleikar og tey fara til danmarkar og tey eru har eg veit ikki hvussu leingi altso vit snakka um eg veit ikki hvussu nógvar mánaðar og so er tey komin heim til føroyar og so hava vit manglað millum annað viðlíkhaldsvenjing men tað hevur so hendan samgongan fingið upp á pláss aftur og nú er tað soleiðis har at tey kunnu fáa hesar venjingarnar á klaksskari sjúkrahuss millum annað og eg hoyri bara rósandi orðu um tað allastaðnar serliga sum jag mikkelsen far inni á um sjúklingar ella tey sum fáa at hjálpa har hvussu ovurfegin tað eru fyrá hesum venjingar men tað bitíðir ikki tað at tey ikki orsini glað fyri har sum í í álandssjúkrahúsinum og í suðuroyales tað er tað er ikki tað eg skal gjørna mismun
men akkurát nú snakka vit um klaksvíkar sjúkrahús takk fyri
ja takk so er tað frymun rasmussen ger sovælja takk fyri frú forkvinna ja til viðgerðar er gulahúsið vit kalla tað og nú kenna øll gulahúsið eftir hondini tí at teð verður so ofta nevnt her á løgtingi men eg tað sum eg kundi hugsað mær at tykið eitt sindur afturí tað er hetta her nú segði røðarin atognin var landsins og eg kenni ikki alla søguna men eg veit bara tað at at tá ið mann bygdi røktarheimið sum hannhevur verið inni á nú so hevur hava kommunurnar norðuroygju um petalt tíggju prosent og fólkapensjónsgrunnurin betalt i so tvær teir óas kjarrnar og meini eg ja rtríggjar haddir ella tvær hæddir nú plandaði ett lítt sindur men tað kundi so finna útav men tað sum eg hugsi um tað er spurningurin er um um tá ið tá ið tað var eitt matrikkul um mann kanska tá ið tað var møguliga t vera ein sostsognarstovnur tá tað kenni g ikki til tá ð mann ikki hugsa um tað nú bleiv tað landið sum bleiv so knappliga so bleiv mann ribbaður fyri teir pengarnir sum mann
ja takk elsbóltur
mersedis gunleystóttur ger sovælja takk fyri harra formaður mann hoyrir bara hvussu ymiskar meiningar eru um hatta har og tað er mín boðskapur er at ati nú nú var tað soleiðisnar at kommuna er yvirtikið eldraøkið a og har eru so øgiliga stórir brúk fyri at fáa pláss mín boðskapur er tað ber ikki til bara at fara av landi sigur eg veitst hvat nú nú nú skulu tit út nú sklu brúka tað klakskar sjúkrahús tað hongur ikki saman mann má fáa eina avtalu at klakskar sjúkrahús ella heilsumálaráði og almannaverki ella kommunan fær kemur til ein avtalu og eg haldi sjálv at har eigur landið at spaðja pengar í at stuðla soleiðisnar at kommunan kann hava møguleika at byggja eitt nýtt røktarheim um ikki alt so hvussu ein stóran part av tí tað er mín boðskap at vit bleiva samd at vit skulu koma til eina niðurstøðu soleiðisnar at bæði sjúkrahúsi og kommunan
sita til fres aftaná hesa avtaluna tað er boðskapurin ja takk so er tað pállareynatúgva
eina viðmerkingfyri forkvina tað er einki ivast í at elspet mersedis gunleygsdóttir hevur verið ein av teimum sum veruligu strýðst fyri klaksska sjúkrahúsið lat ella tað standa eftir men eg haldi at eg haldi eisini at at tað blívur í so viðgerðin blívur í so detalierað sum um tað var eitt kommunalt mál tá ið tá ið nóg politikaranum íg norðoygjunum komu upp at viðgera klaksskar sjúkrahúsi tað haldi eg ikki tænir tænir endamálið eg haldi vit eiga at lyfta tá eitt sindur longur upp gera gera kjakið eitt sindur meira virsjoner og og og fáa meira nein spurningur um hvat fyri innihald skal klakska sjúkrahús hava viðgerðarmessa men ikki minst at mann fær mann fær broytt tann hundrað ára gamla hamin sum klakskar sjúkrahúsið í dag
og at mann torir at byggja nýtt takk fyri ja takk eldspælt
masedis gunnlestóttur ger sovæløh takk fyri frú forkvinna fyrst og fremst er púra samd við pállareynatúgvu og eg vænti eisini at landsstýrismaðurin hann fer at gera eina kanning um at byggja nýtt kontra av pjóspa tað gamla eg vænti at tað alt kemur til alt ver líka so bíligt at byggja nýtt men so tá iðspyrjarin sigur hetta her at hv kunnu vit ikki lyfta okkum upp um lyfta okkumum hvat altso vit snakka um tá gula húsið í klaksvík altso tað er tað málið snýr seg um málið snýr seg um eitt hús sum skal gerast í stand hjá klakska sjúkrahúsi og tað er tað eg fyrihaldi meg til at mann so fer og nevnir onkur onnur ting afturat sjálvandi og rættar nakrar skeivleikar sum bleiv sagdir her sjálvandi
takk fyri frú forkvina ja takk næstur at røða er landsstýrismaðurin kaleu holm johannesen
ersja takk fyri frú forkvinna mann plagar at siga at mann skal ikki siga ast nakað afturat tá ið eitt máli leggur so væl eg fari fyrst at takka øllum fyri ógvuliga positivar atmeldingar upp á tað gulu húsið frá tí va lítil at so hoyrdi eg altíð ein um ein sang sum var tað bláa hús tað var okkurt við at mann vara fullur og at spíði ill og sovorð naka og og tað var ikki serliga positivt altso ttann sangurin ha eg haldi hetta her søgan ella gulhúsið er nógv betur akkurát sum søga og up á einlannan máta tá mansn tú sigur at tað er hundrað ár síðan so mugu vit gleðast í dag vist t eru hundrað síðan um mann hevur gjørt nakað við eitt hús frá tí tað var nýtt so er up á tíðina at vit gera nakað nú og tað eri eg ógvuliga glaður fyri at øll eru positiv yvir fyri at vit gera tí at hetta her er eitt nýtt hús hetta er eitt spildurnýtt hús og so hevur tað nógvr verið snakkað um reabiliteringina og eg eri so púra samdur í næstan eg haldi øllum summi verðið sagt og eisini tað sum vit hava snakkað um áðrenn tað er øgiliga viktit vit at fáa kjak um hvussu vit skipa reabiliteringina í øllum føroyum altso hvussu gera vit tað tí at í tvey túsund og sekstan so gjørdi hetta her við nóðrðureabiliteringini tað skuldi líka verið har norðega og hetta her við at hvør eigur hetta og hvør eigur hattar altso visti onkur kemur sigur at at hann heldur hann eigur húsini hjá mær so so so hygi er tinglýsingina eg altso eg kann ikki orliga fara afturatast við hann fir stu vit hyggja er tinglýsingina so sær man líkasum hvør eit hvata men í hesum førum haldi eg tá vit hugsa frameftir so eiga vit at loysa tað í ein samstarv við kommunur har norði og harsuðuri sum loys máalt beingang tí at hetta hevur verið í nøkrum øðrum avtalum áðrenn vit eru komin og tað eru nógvr onnur sum hava betalt til tað sum púra rætt er sagt tá ið tað kemur til røktaraheima so bara norðuri og í suðuri so hetta er tað gulhúsið og hetta her er eitt positivt mál øll hava verið jalig og gleðini at síggja tá ið tað v verið liðugt hetta er ikki nakað pjøssing hetta er spildurbankannýtt og so hava vit eisini sett í gongd eisini at tá ið fólk fara út har at vit eisini gera tey hølini sum tey eru í at tit gera tey í ordan eisini so at mann fær tað teir pengarnir settar av so sanniliga gloyma vit ikki nakran og tað er tað er eisini ein tøkn sum skal ljóða her til tey sum arbeiða innan fyri sjúkrahúsverkið innan fyri reabilitering á teimum trimu sjúkrahúsunum tí at tey gera eitt fantastiska gott arbeiði so tað sum eg haldi vit kunnu gera betur sum politikarar tað er ast samskipa tað betur soleiðis at vit fáa lógarverki við at vit ongantíð lata nakran borgaradetta niður ímillum e mær dámar øgiliga illa at siga t at tú ert sjúkur í fleiri harraldsár sjálvt um tú er til lumpavenjing altso tað er eisini nakað við at tú tú vilt gjarna koma upp á avstand av sjúkrahúsinum og kanska kommunur ella hvat er í danmark koyrma fólk øgiliga skjótt út aftur aftur á regiónirnar so at tey taka sær av til dømis reabiliteringini a men samskipanin skal haldi eg gerast betur og tí havi eg enn ella vit hava snakkað um at fáa trivnaðarnevndina inn soleiðis hvussu vit gera htta her heilt konkret lógarverki og hvussu vilja vit hava tað at síggja út í framtíðini við reabilitering øvit hava nent hetta her við reabilitering sentir ella hvat skal tað vera eitt ella skal tað vera trý tí at vit hava tá ið vit hava gjørt tað í klaksvík til dømis so eru eisini nakrar góðar treytir har hábygningurin verður tikin nýtslu har ar sanniliga gott fyri alt sum eitur við endurvenjing og øll tey nýggju amboðini sum fíggjarnevndin eisini hevur hjáttað pengar til tað verður altso sum at koma inni eina nýggja tíð við teimum kørmunum sum verða og so eisini hvussu vit gera í í suðuroyarsjúkrahúsi og tað er eisini nakað við esk ikki fær nógva in ar reabilitering tat sigi hat tað snýr seg um meni at tey kunnu vera í nærumhvørvinum eisini tey tey sum fáa reabilitering kunnu vera har kunnu búgva har sovorðið men eg kann bara siga takka fyri positivt hetta er eitt tutt eietta eitt spennandi mál og at vit hava tosað tað leingi og nú eiga nú eigur tað at verða gjørt og
takki fyri tit takk fyri frí forvina ja takk her eru viðmerkingar ella
velspætt marsetiskunnleikstøttur ger so væl ja takk fyri at forma mær ikki at siga landsstýrismannin sum veit hann eisini at politiskt hevur mann sum viðtikið at klaksvíkar sjúkrahús skal arbeiða við rehabilitering og dagsskurðviðgerð og tað vænti eg at hann fer at halda fast við yvirst onga løtu í og samstundis so haldi eg at eg fari at takka landsstýrismannin fyri at vit hetta uppskotið er lagt fram í dag og eg visti onga løtu í at tað verður full uppakning til at hetta verður samtykt
takk fyri
ja takk kalioholm johannesen gersovælja takk fyri frú forkvinna eg fari bara at styrkja tað sum er ein orði eg fari at styrkja tað sum er í havn eg fari at styrkja tað sum er í suðuri tað er tað er eingin viðuri um ta alla somlu tíðina og samskipanin haldi eg tað fyrsta vit at fara í gongd við so at eingin dettur ímillum og at styrkja tað sum tú hevur tí at tað har eru dugnalig fólk óalmindiliga dugnalig fólk sum arbeiða við hesum her ymisku geiðunum tað er ofta nógv øgiliga spesialisera eisini so so so tað krevur eina
bíðiliga kompitansur ja takk soveru tær
rósa samuelsen ger so væl takk fær formaður tað er einki ivast í at vit hava nøkur heilt fantastisk dugnalig starvsfólk tað er einki ivast í tað og nú kemur landsstýrismaður sjálvurin á rehabiliteringina rehabilitering hjá okkum er splittað missið óneyðuga nógv fyri at brúka brúkan á milt fyrr tosað um hann tað at vit mann skulu hava rehabilitering so tosað um eina fimleikarhøll ella fimleik tað er nógv nógv nógv meira spesialiseraða enn so men tað sum er tað er tað at tað byrjar ofta í heilsuferskinum og heilsuverkið koyrir jú víðari til almannaverkið ella til kommunurnar og tað er eisini so at almannaverkið koyrir eisini víðari tá fólk eru sjeyogtrýss altso ein dag aftanátt ella sama dag fyri sjeyogtrýss so buff so fær tey til kommunurnar so allar tær funktiónirnar tær eru so splittaðar sundur og tað er tað mann skal hyggja eftir í veruleikanum enda hesi fólkini aftur í heilsuverkinum við at ikki fáa tað hjálp teir skulu hava bæði almannarverki
eg
ja takk kailio holmjohannesen gersovælja tað er tað er púra rætt tað krevur at vit samskipa tað og vit hava nakrar lógir sum sigur at tá ið tú livera frá einum standsi til annan so skal tú taka ímóti tað kann ikki bara mann kann ikki siga ja men tað er fór lítil játtan tað eigur ikki at vera so mann má hava rættindini at koma ígjøgnum alla skipan altso og tað er tað sum vit skulu fara at tosa um altso

takk beintaløgu jacobsen eina viðmerking eg takk fyri fyri forkvinna eitt orliga gott uppskot frá landsstýrismanninum men eg hugsaði at vita um landsstýrismaðurin fekk svar upp á at um so er møguliga viðakoyring og innkoyring húsini skulu við hvat tað er kosta tí viðmerking lupskot sendir henda ætlanin fevnir ikki um aðrar ætlanir framtíðini við dømis møguliga viðaføring og innkoyring til húsini frá hesum farlandstýrismaðrin nú vet ikeg mann far upplýsta kostnaðin fyri tað og um mann kann upplýsa tinginum um hetta er neyðugt at gera beinanvegin ella
um hetta kann bíða takk fyri
jellihol johannesen gersvælmen hetta er ikki hetta hevr ikki verið partur av hesari verkætlanini hetta er tað sum mann hevur mett er nøktandi altso atkoman til húsini verður fín báð mínni frá so so tað hevur ikki verið við hesin verkætlaninier men men men um tað verður við í eini seinni verkætlan nú vit fara í gongd aftur við tað tað tað má mann

takk so er tað edva jacobsen gersovæl takk fyri frú forkvinna ja nú hevur mann gjørt øgiliga nógv ár tosa um hetta her hvat skal mann gera við gulabygning doktarahúsini ella hvat eð nú verður kallað frá gamlari tíðr so tað er gott at mann fær at skipa tað soleiðis at at tað kemur innihald í tað aftur soleiðis at mann eisini gevur rúm fyri øðrum uppi í í í sjúkrhúsverknum annars ella í klakskar sjúkrahúsi við karmin og eitt skal landstýrismaðurin eiga su sum tók við nú í hesi samgonguni at hon veruliga hevur sett liabilitering á breddan tað var ett brennandi ynski frá samgonguni um at seta meira gongd á og eg haldi eg veit ikkium tú nakrantíð setti eg nógv peningur av soleiðis at ho nú er hold og tá beginna hold í klaksvík og aru hold og eru í suðuri og teiy koma fantastiskar umstøður í tórshavn eisini á landssjúkrahúsinum soleiðis at ogver tann lógin yvirskipar reabiliteringslógin soleiðis at mann veit hvør ger hvat visu vit fingu hana ongantíð for skjótt so fekk mann útnytta allar karmarnar sum mann hevur
optimalt takk fyri tú fólkini
ja altso tað er eingin ivi um at vit hava raðfest rehabiliteringina og vit hava eisini bygt á herðani hjá tær umhøvið í áðrenn tað er eisini soleiðis er tað bara men eg havi eisini eina varhugan av at tær nøgla breiði altso vit vilja at uppradfestingin skal skipast betur og eg veit tað har úti og har norður altso teyð eru mann altíð hugð hugsað sær meir men tey eru glað fyri tær uppráðfestingarnar sum eru gjørdar innan fyri altso meidd diaportering
tað er eingin ivi um tað ja
takk so er tað siristenberg eina viðmerkingaafyri frú forkvinna ja eg haldi gott at raðfesta reabiliteringina og tað er gott at verða gjørt báði hjá landinumog kommununum tí tað er ordiliga neyðugt og tað er eisini eg vet ikkum tað er ein viðmerking men tað er nokk so sindersamt at tey sum stríddust ímóti at klakska sjúkri skuldu hava nørrøureabiliteringina nú er eg ølia glað fyri tað og tað er ordiliga gott so tað tesst til tey hava ross fyri at tey kunna broyta støðu men har tað sum man broyti nú tað er tað at fyrisitingin fær nýggj hølir og so er mín spurningur at har sum fyrisitingin er í dag hvat hendi so við teimum hølunum og tá ið tað upprunaliga ætlanin var at guluhúsið skuldi brúkast til tilreabilitering hvussu loysir mann so tað altso hvar fær hvr hvar akkur sum færr mann pláss til at so koyra
eringina inn
ja takk helli o holm johannesen gersovælsir lívinum sigur stenberg tú nevndi teg í áðni at onkuntíð r tíðin ikki búgvin eg havi eisini nevnt flóttarfólk fyri einum seks sjey árum síðani eg mundi blivið dripin men nú er flóttafólk í lagi ta vil siga tíðin arbeiðir fyri teir ha o og tað er tað er gleðiligt eisinia so at at tað eru nógvum politiskum málum at tað broytist við at mann mann mann mán blíva við at kjakast um tað so fært tú tað bestu loysna vit fara gongd beinanvegin haldi eg tað er viktigt at vit fáa innrætta tað har sum fólk fara út nú at gera tað so gott sum møguligt til at fólk kunnu til dømis búgva har sum hava fingið nerrureabilitering so tað tað tað haldi eg fari at arbeiða absolut
ja takk so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið og hetta orðaskiftið er endað og hetta málið verður beint í fíggjarnevndini so fara vit undir punkt trý á skránni uppskot við løgtingslóg um at innrætta víðkaða partin av kjallaranum í hábygninginum á landssjúkrahúsinum til parkering goymslu og reingerð umframt til vegleiðing í hábygningini og eg skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin johnur nólsoy joensen fyri sambandsflokkin erhard joensen fyri tjóðveldisyrður stenberg fyri miðflokkin bill justinussen og fyri framsøkt ruth vang
fyri frú forkvinna eg hugsi at kanska at byrja við at gera eina viðmerking til spurningin sum siri stenberg setti nú undir endana av undanfarna máli hhvar mann ætlar at hava reabiliteringina tá ið nú gul húsið blívur brúkt til umsiting ambitiónin og visiónirnar hjá klaksa sjúkrahús eru at finna eina semju í samband við at røktarheim norðoya røktarheim verður gjørt um til eit sjúkrahús at mann so hugsar at reabiliteringin kann fara fram í tí niðari hæddini av á norðoya roktarheimi men eg eri samd við landssýrismannin í at tað at bæði undanfarna samgonga við siður stenberg sum landsstýriskvinnu og nú henda samgonga við kalea við róðurði hava raðfest hetta økið sum eitur reabilitering er ógvuliga gott

er løgtslóg um at innrætta víðkaða partin av kjallaranum í hábygninginum á landssjúgrahúsinum til parkering goymslu reingerð umframt egtil vegleiðing av í hábygninginum og í grunna eisini stendur at landsstýrismannin verður heimill at gera avtalur um at innrætta víkaða partin av kjallararnm í hábygninginu á landsjúgrahúsi til parkering goymslu reingerð umframt til vegleiðing av hábygninginum og útreiðslurar varð mettar at verða seksogfjøruti komma tvær milliónir tann víðkaði parturin av kjallaranum fer í høvuðsheitum at verða brúktur soleiðis at fjúrtan hundrað fermetrar verða brúktir til parkeringskjallara til í einog fjøruti parkeringsbásum fimmhundrað og hávtrýss fermetrar til felags goymsluhølið og tvey hundrað og hálvtrýss fermetrar til høli til reingerðarstarvsfólk

nú hoyrdi eg í kjakinum att onkur politikari orðaði seg soleiðis at mann hevði ilt av ella onkur hevði ilt av at mann hevði gjørt stórar íløgur landssjúkrahúsi og tað má eg siga at eg havi verið við til at játta meginpartin av tí milliardunum sum er játtað gjøgnum tey áðrenn eg havi sitið á løgtingi og eg eri ógvuliga fegin um at vit hava útbygt landssjúkrahús eg havi sjálvur havt gleði av at vera sjúklingur á landsjúkrahúsinum og eg kann bara bera teimum alt gott og og tað er fantastiskt at vit hava eitt gott landssjúkrahús so eg veit ikki hvar adressan var í sambandi við mar ilt av at játta pengar til landsjúkrahúsið men mann kann ikki ordiliga meina tað tá ið man hugsar um hvussu ómetaliga nógvar pengar vit hava játtað til at útbyggja landssjúkrahúsið og ikki minst hvussu nógv pengar vit hava játtað til raksturin av sjúrahúsverkinum so mann má siga hetta økið hevur verð raðfest ómetaliga høgt og vit kundu eisini fegnast um at vit hava eitt gott sjúrahúsverk

var í gongd ella skuldi farið í gongd so kom spurningurin um mann skuldi gera nakað fyri at fáa kjallaran at kunna útnytta kjallaran og eg má siga at eg haldi fíggjarnevndin

tók eina rætta avgerð tá ið mann valdi avseta tjúgu milliónir fyri at spreingja kjallararn út soleiðis at tann í framtíðini kundi blíva oynni ein parkeringskjallari ógmøguliga eisini til brúka av øðrum

tað hevði verið bæði ræðradurt men kanska endað ómøguligt at fara í holt við vismønnin fyrstbygdi og so fór at hugsa seg um teir møguleikarnir nú eru vit so komin hartil at mann ynskir at fara í gongd við at at at brúka seksogfjøruti koma seks miliónir haldar var til at fáa gjøgnumført tær ætlanir sum nú fyriliggja og eg má siga allar s mær at í hesum førinum er tað soleiðis at vit hava tikið avgerð um at skapa møguleikarnar so eiga vit sjálvandi eisini at gjøgnumføra ætlanina spurningurin sum mann kann seta sær er at her kemur ín verklagslóg niðan men eingir pengar av sær eftir heldur ikki í í ætlanini sum fyriliggur sum fær tað meg at gera eitt sindur av einum flaicbakk

verkaslógina fyri tunlarnorðurfjall í tvey túsund og níggju eingir pengar vóru avsetir tað blivu eninki pengar avseftir og tunlarnorðurfjall komu ikki í eygaferðin undir hesari samgonguni sum eg eri ómetaliga glaður fyri fíggjarnevndin avsett tár fyrstu fimtan tjúgu tretivu miliónirnar fyri at at fáa start á at gera fyrireikingarnar og síðani hevur løgtingið komið við við pengunum og arbeiðið gongur við fullari ferð og vit kunnu gleðast um kanska seinni summar at tann fyrri tunnilin verður skotið ígjøgnum spurningurin er um og tað má viðgerðin í fíggjarnevndini fara fara at at avgera tað nú er handi verklagslógin komin niðan og eg trúgvi at generelt eru øll fólk samd um at fáa tað gjørt spurningurn er bara ooikki minst nú vit skulu hava fíggjarkarmar er pláss fyri hesum her seksog milliónunum visti vit siga ja tað skal vera hvat taka vit so burtur ella útseta vit kunnu vit gera eina rokad sum gongur út upp á at at vit mugu hava skil í okonomiuni tað má vera vit mugu hava stýrð á hvussu nógvar íløgir gera vit kunnu ikki bara gera alt í senn og tí gleði meg faktiskt til at eina diskussión í í fíggjarnevndini sum sikkurt verður relaterað eisini til fíggjakarmarnar hvussu gera vit kunnu vit gera hetta nú ella mugu vit bíða eitt sindur ella skulu vit lata okkurt annað bíða og gera hetta

tak her eru viðmerkingar siristenberg ger sovæl takk fyri frú forkvina og takk jógn mikkelsen eg haldi at tað var ein røtt avgerð sum bleiv tikin á fíggjarnevndini seinast og sum eg haldi íg løgtingið einfalt tók undir við at mann fekk gjørt altso grivið kjallaran ordiligt út tat hevi nokk verð ómøguligt at komið afturumaftur og serliga tað við parkeringsviðurskiftunum sum vóru ó nógv frammi tá sum vór eri øgiliga trupul men eisini goymsla og reingerð og annað sum sum kann rúmast har so tað er púra rætt at mann má sjálvandi hyggja eftir hvussu tað passar inn í íløgukarminum men eg haldi at avgerðin var rætt men visti ikki má set færa sett pengarnar av so so verðurtað eitt sindur
dutbólt
ja takk ják mikkelsen ger so vælfyrr og forkuna eg takki siri stembað fyri viðmerkingina og kann bara siga at eg eri púra samdur í hevði
seinna
er tað viðmerking frá djónan nols og jóansin gerst væltakk fyri fólkina ja jákup mikkelsen kemur inn á nógv ávørur ting í samband við hendan her nýbyggingin av hábygninginum og og tað er eingin loyna at tað eru fleiri ferðirnar hent í politisku skipanini at mann er farin aftur umaftur tá ið tað eru stórar verkætlanir við einum kanska meir kostnaði og tí tí er tað eisini áverkt tað sum jákup mikkelsen nevnir um at her við at tann táverandi fíggjarnevndin í tvey túsund og seytjan valdi heldur enn at fara aftur umaftur so valdi mann at spreingja bara út fyri fullum skjallaratá og tað saman so er eitt gott úrslit í dag og nú kann so hendan henni verkætlanin fara í gongd og við við uttan at tað endiliga mann skal fara aftur umaftur og brúka nógv av pengum so tað er
valdi eg gott politiskt handverk takk fyri
takk jákun mikkelsen gjørt so vælfrúforkvinna viðmerking hjá djóna johannesen er er er uppørdasandi við djóna nolsø joensen viðhvørt er tað rætt at taka á sær nakrar útreiðslur við tí fyri eyga at at innkansera vinningin upp á eitt søgdum tíspunkt samtíð kunnu vit eisini konstatera vísindini í tí orðatakin sigur at tað er dýrt á fátækarum eg veit ikki um vit kunnu siga at vit eru fátøk tað haldi eg ikki at vit eru eygleið á rík samfelag og eitt at ríkast í heiminum men vit eru tí støðu at okkara íløgukarmur er søguliga høgur og tí eru vit noydd til at vit skulu gjøgnumføra hesa ætlanina nú sum mugu flyta nakrar brekkar
so spurningur um vit finna semjur um tað takk fyri takk fyri tann næsti at røða verður djóni nolsø joensen
ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna ja hetta her er eitt gott mál sum landstýrismaðurin kaleoholmjhannesem hevði lagt fyri tingi um at og sum byggir eisini víðari á kast man siga herðarnar á undanfarna landsstýriskvinnu sirur stenberg hetaher við alt tað sum hevur við kjallaran í hábygningin a gera og soleiðinar sum sum teksturin eisiniboðar okkum frá so so er tað hetta her við hvussu mann fær hetta her við sambindingini av hábygningina og begbygninginum sum er í gongd og fyri líkasum at gera tað liðugt ella parturin av av kjallaranum so sum verður hetta uppskotið lagt fyri tingi kansn siga beinanvegin at javnaðarflokkurin er jaligur til uppskotið og vit fara viðgera tað væl og jaligt í í nevndini æ og og at at mann sum eg eisini nevndi eina viðmerking tað er ta at mann longu tá ið seytjan sá tað at at hetta fór at kanska at fara at koma aftur umaftur tað at mann kanska bara hevði hálvan kjallara og og tí var tað øgiliga gott at haldi eg at mann tá valdi at spreingja spreingja út so at mann kann gagnnýta allan kjallaran sum mann er og og hetta uppskotið lýsir so øgiliga væl tað tær ætlanirnar sum sum eru ætlanir eru at gera í kjallaranum tí víðkaða partinum og

also í trý í uppskotinum at tann víðkaði parturin av kjallaranum fer í høvuðshoyni verða brúktur soleiðis at fjúrtan hundrað kvadratmetrar verða júran av til parkeringskjallara við einogfjøruti parkeringsbásin fimm hundrað og hálvtrýss kvadrat veð verður til felags goymsluhølir og tvey hundrað og hálvtrýss til hølir til reingerðarstarvsfólk hyggu mann eftirhyggu mann eftir tí núverandi hvussu tað er skipað í dag úti á landssjúrahúsinum so er tað nokk so tað verður lýst sum eitt sindur til afturskomið taðer ikki nøktandi fyri ta tænastuna sum sum mann metir eigur at vera í dag í tvey túsund og tveyogtjúgu tí verandi goymsla hon húsast til dømis í kjallarun á oyragarði trettan og fimtan hølini eru undir jørð og starvsfólkini hava ikki dagsljósmeginpartin av arbeiðsdegnum og inniluftini vánalig verður tað lýst her og tøkniliga sambandið riggar ikki so væl og tí tí verður tað mett at við at flyta tað oman øí tað nýggja kjallaran so fer hetta at lyfta ella gera arbeiðsumstøðurnar nógv betri upp á allar mátar og at tænastan eisini verður nógv betri tað er soleiðisnar at alt nýtslutilfar sum verður brúkt áv landssjúkrahúsinum tað kemur fyrst inn á goymsluna og og verður síðani koyrt út á deildirnar og tí virka goymslan eisini sum eitt felags innkeypssentir flygt fleiri stovnar hjá landinum og kommunum millum annað so tað er ikki bara sjálvtlandssjúkrahúsið men tað er eisini tað eru tað eru tklaksvíkarsjúkra og suðurarsjúkrahús ellisa røktarheim hjá kommunum heilsutrygd almannaverkið og nýtsluvóru hjá kommunulæknnum so tað fer alt umvegis tað verða alt líkasum samlað á tí tí goymsluni og tí er tað felags goymsluni og tí er tað øgiliga týdningarmikið at tey hava so góðar arbeiðsumstøður til atog og samsvarandi hækka tænastustigið eisini við núverandi fortreytum so tað er ein øgiliga týdningarmikil partur í í hesari her útvíðkanini tað verður nevnt at at í løtuni starvast níggju fólk í goymsluni og at at líkasum arbeiðsgongdina generelt verða munandi skynsamari og hin parturin av av kjallaranum sum hevur við reingerðina at gera so kemur nógv áhugavert fram undir her athon hevr verið spjadd runt um kring á á øllum líkasum sjúkrahøkinum og og og nú so meiningin at øll reingerðin verður flutt omanum ella ljósis vabosgøtu og eitt stað og tað eisini e við tilat hækka tænastustigi tí at ein týdningarmikil partur av virkseminum á sjúkrahúsinum er jú reingerðin og við tað at bæði tænastustigi og og rakstrin í síni heild eisini veruð betri so haldi eg tað er við til at gera at at kaskus mann siga at alt líkasum verður lyfta up eitt hægri støði og at tey eisini umframt at starvsfólkini eisini fáa eitt felags en ein eitt ein maella starvsfólkahøli so er tað eisini við til at ati gera tað at at trivnaðurin eisini verður betri upp á allan mátar so

tað eru nógv fólk sum arbeiða innan royngerð á landssjúkrahúsinum og tað at tey líkasum fáa bestu arbeiðsumstøður har nú í kjallaranum við í øllum tí sum hoyrir til so er tað við til at lyfta haldi eg tænastu

tann síðsti parturin sum eg ætli mær at nevna tað er hetaher við parkeringskjallaranum og tað verður nevnt her í ati básar verða gjørdir til fýraogfjøruti pláss ella einogfjøruti minniski har á leið fyrstuogfjørutinum pláss og og og tað er eisini við til at tí tað er eingin loyna at tað er trupulleikar við parkering yvirhøvur í havnini og tí koma tey væl við eisini tey parkeringsplássini og so verður að nevnt nakað um hetta her við tí skeltingini hon verður so tað attað er týdningarmikið hjá brúkaran ellhjápangentum og avvarandi sum koma at finna á veg sum skjótast og sjónveik og blind eisini at taðer parkeringar sum vísa og tað vískar eisini sum mann tekur hædd fyri tí í í hesum uppskotinum og og tað er eisini øiliga týdningarmikið at mann tekur allar týðandi lutir visu so so at mann ikki hevur gloymt nakað aftaná og og og tað verður so mett í í í hesari kostnaðurmetingini til fýra milliónir hrsum hevur við skeltingin at gera so er tað nóvt nakað tekniskt við hvussu parkerinskjallarin skal stoypast og við frárenslu og elinsatióni og so framvegis so hetta tá ið mnn lesireitt uppskoti so fær mann en ena góða kenslu av at vit fáa eittsjúkrahús á á høgum støði á sum er samsvarandi teimum krøvum sum krevjast í dag tí at tað er eingin loyna at vit øll skulu vera góð við okkara sjúkrahús og bæði undanfarni landsstýrisfólk og og nú veran gera eeitt gott arbeiði økjunum haldi eg og tí eiga vit øll at vera jalig í mun til at útbyggja ikki bara landssjúkrahúsið her í havn men eisini hinar sum tað eisini verður nevnt í viðgerðini higartil í dag at at vit eru at vit innrætta og gera umstøðurnar so høgurgóðar á á okkara sjúkrahúsnum

og tað sum eg havi hug líka leggja afturat eisini afturat hesum her uppskussu tað er at tað positiva er eisini tað at at tann táverandi fíggjarnevndin í seytjan valdu at at spreingja út og brúkti teir pengarnar til tað og at han ikki kemur afturumaftur og brúka kanska tað dupult av pengum ofta til til at so at virkaverkætlanirnar blíva býan og dýrar

hetta her onkur nevnir eitt kanska seksogfjøruti milliónir eru dýrar men men vistu vit vilja vilja hava eitt eitt sjúkrahús sum eru í í kanstuma siga í heimsfloki og og ta bestu tænastuna so mugu vit so mugu vit gjalda tað sum tað kostar sjálvandi skal tað vera við við við skynsami skynsemi men men alt durkar altso vit hoyra um heilivág sum durkar og allar tænastur ovit skulu hava tær mestu tænasturnar her heima í føroyum so mugu vit eisini gera tær íløgurnar sum eru neyðugar fyri at fáa tfáast nógvar viðgerðir her heima sum gjørligt

so men eitt kundi hon kanska spurt landsstýrismannin um nú tá ið mann er í gongd við tað rtað er tað ofta taðr verið rørt framundir eg hava onkur onkrur fyrispurningur hav verið um heta her við svimjihylunum sum fer su sum eru sum kanska hevur kanska ligið óvirkin men sum eg skilji so hevur tað verið pjøssað upp á hann og hann verður brúktur og hevur mann kanska hugsað hann inn í hetta nýggja prosjektið tað kundi kanska verið ein ein spurningur sum um tað hevur verið við í viðgerðini tað veit eg ikki men tað er ein viktigur partur av av viðgerðini har úti eisini at at at hann kanska kundi verð in partur av hesari útbúggingini men men tað er tað sigla avgerð tiknar um sum mann metir at mann kann halda tí virksemin við tí núverandi men vit tosaðvið nógv um hetta her við fysiskum rammum og og og sovorðigt men einki er sum fysiskar rammur og einki er sum tey dugnaligu starvsfólkini sum eru sum sum útføra tað arbeiðið til dagligt har úti ogtað hevur eisini verið nevnt her uppi sambandi við fyrra máli at tey loysa og leggja nógv fyri dagin nú fáa rammurnar so fær teirra framhaldandi góða arbeiði at at gera tað kanska at at tænastu í vogi og teirra arbeiði ordiliga kemur til sítt rætt og og tað er tað er at fegnast um at vit øll so sum sum skulu so ella so koma í samband við sjúkrahúsverkið fáa ágóðan av tí og at tað gongur upíein hægri oynd at rammurnar og tey fólkini sum skulu útføra tað arbeiði fáa tær bestu arbeiðsumstøðurnar so alt er alt eitt gott uppskot og landstýrismaðuin skal fáa fullan
í at føra hetta mál takk fyri fólkini takk fyri tann næsti at røða er erhard joensen
ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja hetta er so enn ein verklagslóg sum kemur frá heilsumálaráðnum og hon snýr seg um kjallarin í hóbygninginum og verklakgslógin snýr seg um í alt seksogfjøruti komma tvær milliónir krónur og tað er í høvuðsheitum goymsla skal húsast í kjallaranum hølið til reingerð og parkering tilsamans tvey túsund og tvey hundrað fermetrar og so er ein upphædd sett av til skelting upp á fýra milliónir krónur tað gangi eg útfrá er skelting í í bygninginum og alt alt tað sum hevur við nýbyggjaríið at gera øtað var gott at mann í síni tíð avgjørdi at játta pening til at fáa fullan kjallara í fullari hædd soleiðis at mann kundi gagnnýtatað tað verður væl greitt frá her atumstøðurnar millum annað til reingerð og og goymsluna sum sum í dag húsast aðrastaðni millum anað up í eirargarði eru ikki góðar nokk og tað haldi eg ikki mann kann vera begentur tá mann hevur eitt so nýtt og og líáans sjúkrahúsi sum hórbygningurin verður øeitt sum eg kundi hugsað mær at fingið at vita frá landsstýrismanninum ella heilsumálaráðnum kanska tað er hvussu nógv ella um ella hvussu nógv parkeringspláss koma at vera úti á landssjúkrahúsinum í alt nú tá ið okur fáa segher einogfjøruti afturat men nú eri e ikki klárið yvir hvussu nógv fleiri ið eru í uttanum økinum rundanum landssjúkrahúsið tí tað er veruliga í dag ein stórur trupulleiki hjá teimum sum skulu inn á landssjúkrahúsið at tey tey fáa ikki parkering og nógv av teimum tey eru jú eldri tey eru illa gongd og tað er meira enn so at fólk eru komið til skaðar sum skulu inn bara inn á landssjúkrahúsið og tað erí seg sjálvum ein sorgarsøga so tað er tað er gott at okur hava fingið tað hugsað inn men eg kundi hugsað mær t fingi at vita hvussu nógv pláss í alt vera á økinum tá eg mann gera eina sovorðna íløgu sum nú er gjørd úti á landssjúkrahúsinum so er tað týdningarmikið at mann hevur hugsað alt ígjøgnum nú gangi eg út frá at hesin parturin her sum sum nú kemur er verðið væl nakað av tí síðsta sum av verklagslóg sum kemur í samband við bygging av hábygninginum eg veit ikki hvat tað skuldi verið sum sum sum út yvir hetta her manglar viðs tað er nú sigur landsstýrismaðurin at tað er at ríva barakkirnar niður tað er so kankanska tað kanska tað allarsíðsta øhetta kemur í fíggjarnevndina eg haldi ikki at tað er so nógv meira at siga um hettar her tað er greitt væl frá bæði í lógaruppskotunum og eisini á teimum sum hava verið her uppi áðrenn hvat ið hetta snýr seg um og hvat ið tað kostar so hetta kemur í fíggjarnevndina og okur geva tí okur skulu nú hava okur eitt mánað arbeiði í so hetta skal út aftur innan fyri ta tíðina so eg haldi ikki at fara at leggja so nógv afturat
tí takk fyri frú forkvinna
takk ein viðmerking frá edva jacobsen ger suvæltakk fyri frú forkvinna og takk fyri eina góða talu tað sum eg hugsaði um í samband við eitt sum er øgiliga týdningarmikið sum er í hesum her málinum tað er parkeringsviðurskifti ogta er tað isini áhugavert at fáa eina eina líka sum útlegging av tvær altso hvat fær mann av eyka burturúr tí at tað er ófatiliga avbjóðandi og tað er fakka líka mikið sum tað kemur tíðliga ella mitt á dagin ella seinni upp á dagin so so er bara einki pláss og tað er so ómetaliga ofta tú fert við við við eldri fólki við fólki sum ikki eru sum mobil so at og áðrenn var tað jú eingin millumbygdingur heldur so at nú verður hábygningurin so sum siga til til tað nýtslan varð settur til í verðina so at eg eri eisini spentu up at hoyra um akkurát hvat hvat hvat parkering snakkar vitað um tað stendur gott víhari men men hvat kemur tað at loysa av øðrum rundanum eisini soleiðis at tað verður betri hjá hjá sjúklingum vog avvarandi at at fáa eitt pláss tá man tá ið mann kemur til viðgerð
illa
takk ærari til
tjoensen ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja samdur við edvar jacobsen tað er altavgerandi fyri sjúklingar og avvarandi at tey hava eitt pláss í í í nerðoynni tað er ein stór avbjóðing í dag ein stór avbjóðing fyri fyri avvarandi sum koma og og óansæð hvat tíð av døgunum ter næstan tað er hatta er jú størsta arbeiðsplássið í havn arbeiða nógv hundrað fólk tey koma jú við til arbeiðis hvønn morgun við bili so út yvir tað skal øki sjálvandi eisini rúma sjúklingum og avvarandi so tað er øgiliga øgiliga viktigt og nú veit eg ikki nú segði landsstýrismaðurin í áðni at at nakað sum manglar enn í i fyri at fáa hábygningin ella tað økið liðugt tað er at dríva baraktirnar niður so veit g ikki um um um tað partvíst kann brúkast til parkering ella ter skal brúkast til nakað heilt annað so tað verður kanska brúkt til parkeringtakk fyri frú forkvinna tann næsta røða verður siri stenberg
tá ið útbyggingin á landssjúkrahúsinum var fyrri í síni tíð í tvey túsund og seytjan tann verlagslógin tá varð tað ikki lagt upp fyri at tað skuldi vera ein fullur kjallari undir tað var bara partvíst kjallari við og tað bleiv nógv umrøtt her tá í sambandi við ta viðgerðina og fíggjarnevndin bleiv so samd um at tað var rætt at mann hevði ein fullan kjallara undir og tað tók eitt samt løgting undir við og tað haldi eg var øgiliga rætt at mann gjørdi tað og tað er eisini skrivað í hesum her viðmerkingunum til uppskotið grundgevingarnar hjá fíggjarnevndini sum sat tá so tað haldi eg var eitt tað var ein góð avgerð tað var øliga nógv fokus akkurát á um heta her við parkeringsviðurskiftum hvussu trupult tað var og tað sum lá í kortinum tað var at mann pá einlanna máta næstan kom til at fylla hendan her kjallaran upp við grótu og tað bleiv eisini snakkað um at hetta var eitt sovorð mann kundi ikki sleppa afturumaftur at visti mann fyrst gjørdi tað so fekk mann ikki sprongt og alt tað aftan á at sjúkrahúsið varð tikið í brúk so at mann hevði akkrátsum tann eina møguleikan at fáa sett málið á skrá og tað var akkurátsum tá og tá tók fíggjarnevndin so støðu til og løgtingið samtykti at mann bara fekk ein ráðan kjallara við um at mann hevði einki í men tað var bara akkurátsum fyri at hava hølið til taks tað stendur eisini væl bskrivað her soleiðis at mann seinni hevði tann møguleikan og nú kemur mann so við verlagslógini um tað og eg komi fram til at tað sum skal rúmast í kjallaranum kemur so at kosta seksogfjøruti komma tvær milliónir og at tað haldi eg at øllfara at taka undir við tað yvist onga løtu í og so blívur kampurin sjálvandi hvar mann fer tað inn í íløgukarmim tí at tað ikki sett av har og um tað so kemur til at flyta upp á aðrar íløgur ella ella hvussu mann ger tað verður so nakað sum eg rokni við okur hoyra aftur frá fíggjarnevndini um í hesum tá ið mannhevur fingið hendan her kjalarin tá hevur mann eisini tikið avgerð um alt hetta her við skelting taað er ein partur av av kostnaðinum fer eisini til tað at tað verður væl upplýst og tað verða upplýst fyri øllum soleiðis sum eg skilji tað av sumum at hugsa atkomuð í breiðasta merking inn soleiðis at tað verður fyri fyri øll allar borgarar so tað er sera gott tað er og tað máta eisini ver átur eisini neyðugt og so er tað goymslan sum okur vita í dag eg haldi tann táverandi fíggjarnevndin var eisini úti og hugdi bæði eftir eftir viðurskiftunum sum vóru og og eftir tí sum varð gjørt tá í samband við byggingina og eg haldi at tað yviraskaði nógv hvussu altso tær umstøðurnar sum goymslan húsaðist undir tí tey eru tey tey búgva faktisk í hesum her tunellunum undir jørð og eg veit ikki ordilga um tað er er arbeiðsumstøður má bjóða nøkrum tey hava øgiliga langt at ganga og og og inniklima og og ljósum myrkur og hvørt á sínum tað hevur sjálvandi sínar avmarkingar tá ið tú býr undir jørð í eini tunell so tað hevu ikki ver ongantíð verið ætlað til goymslu men tað má mann siga at tað hava gjørt eitt øgiliga stórt arbeiði og og klára tað gott undir øliga ringum umstøðum tað verður so nógv betri nú og tað er eisini lagt upp til at tað kann blíva nógv meira automatiserað við við goymslu og hvussu deildina at fáa atgongd til tilfar og so er ta reingeringin sum eisini kemur at liggja pá ein heilt annan máta enn í dag og mann hevur eisini havt hetta her frammi um at altso allan tann mátan mann skal vaska sangur alt tað upp á kemur at vera nógv praktiskari so tað er sjálvandi gott at mann hevur hevur hugsað tey tingini enn tað er kanska nakrar av teimum allarviktigastu funktiónunum sum eru í einum sjúkrahúsi tað er reingerðing og hava og og og lætt atgongd til tilfar sum mann skal brúka so tað er øgiliga gott at tað ev tikið við og so e tað sjálvandi ymisk goymslurúm og so er tað sjálv parkeringinum sum sum tað er gott at teir møguleikarnir blíva betri eg haldi støðan er absolutt ikki nøktandi í dag fólk sum fara til kanningar tey tað eru ringasti neyð hvussu tey sleppa av í bilum og og tey fáa bót meðan tað er til kanning og alt tað tað er ki tað er ikki nøktandi men sjálvandi tað er ringt at gera við tí at havnirni blívur so stór og nógvir bygt í nærheinni tað var gvussur í ætlanini tá at tann svarti bygningurin sum stendu framman fyri hasum flati har sum egnalæknin og alt tað er hann skuldi takast niður tað kann landsstýrismaðin kanska svara upp á um tað statvekk er men tað var hvussur ein treyt í í í byggiloyvinum tá at tann bygningurin eisini skuldi takast niður soleiðis at tað bleiv atparkeringsviðurskiftir og alt kundi kundi ja tað er gott tað ljóðar sum tað enn er ætlanin tí at tá ið tú byggir so nógv út sso krevur tað eisini parkeringspláss fyri at fáa hetta her nýtsluloyvi soleiðis mmeini eg ta hetur tá í hvørfall og tá varð bygningurin tikin burtur og tá ið tú byggir nýtt so er tað jú eisini tá fáa tey væl eisini onnur hølur at kunna fara í fyri tí um tann svarti bygningurin verður tikin niður tí nógv av tíð sum húsast í tí gamla høga bygninginum tá flytur í tað nggja ikki aalt men nakað so har eigur at blíva pláss til nøkur ting har úti so at hetta er er eitt gott mál sum peikar inn í framtíðina haldi eisini tað hevur nokk spennandi at fara og hugt atir hvussu mann tá ið mann nú skjótt fer at flyta inn í ta nýggja hvussu mann fekk brúkt altso nakað av tí gamla altso hvushvussu færr mann hvussu fær mann brúkt teir fasilitetirnar sum flyta oman til dømis altá sokualska øki flytur oman hvat kann mann brúka tað til sumt er kanska í ringum standi men sumt er kanska í í so mikið standi at mann kanska kundi havt tað veit eg ikki heilsugransking samlaða tí nógvur møguleikar mann kundi kanska havt kommunulæknarviðurskiftir samlaði ella læknan vakt at ta er nógv forskelja ting sum tað letur vussur upp vi ø nógvum nýggjum møguleikum so tað haldi eg eisini verað spennandi at hyggja uppá men hetta her málið fær so í fíggjarnevndina og sum eg skilji í dag av teimum sum hava verið uppi so gangieg út frá tað verða ein mælt samtykt men men men camklo verður hvar mann fer pengarnir inn í karm
takk fyri
takk tað er djóni nolsø joensen ein viðmerking hjá svavnum ja takk fyri frá fólkvinna og ja sum fyrrverandi landsstýriskvinna á økinum so hevur syðurstemeg mann hoyrir tað at hon er innlit í hettar og veit hvat hetta handlar um og tað er eisini eisini gott at hoyra at tey tey ivamálini sum hava verið á vegnum sum sum syðurstemeg lýsir væl í sínari røðu at her við at mann skal mann tá spreingja út fult at fullan kjallara at tað er ein sjósinsøgu haldi eg at mann valdi at gera tað tá so at mann fekk útnyttað kjallaran staðin fult út staðin fyri at mann nú aftaná kanska nøkur ár fór aftur umaftur og sum næstan hevur verið um møli sum eg veitst skilja á landinum tí haldi eg tað er øgiliga gott at endiliga okkurt jaligt at mann sær at at tað hevur blivið handlað upp á tað at so vetur vit í dag fáa so øgiliga bestu umstøður til goymslu og reingerð umframt nøkur parkeringspláss so tað er haldi eg ein hetta er eitt gott mál og og og og og tí eigur tað eisini at fáa bestu viðgerð
ger og og og røttu pengarnir vivi at finnast tak
fyri siristenberg gersvætakk fyri frú forkvinna ja eg halditaðer eina sólskin søga men eg haldi at eisini hetta er eitt ordiliga gott dømi um hvussu viktigt tað er ein góð nevndarviðgerð tí faktisk hevur løgtingið samtykt nakað annað enn tað sum landsstýrið legði upp til og tú bara kemur bara tæna borgarunum at tað at hon fært betri umstøður til parkering tú fært betri umstøður til goymsluna og tú fært betri umstøður til tilreingerðing og annað so að tað vísir hvussu neyðugt t er at hava politikarar sum eisini hugsa praktiskt og hugsa um hvør skal brúka hesar tænasturnar hvussu neyðugt tað er so tað etta haldi eg eitt øgiliga gott dømi um at tingviðgerðir eru absolutt
to neyðugar takk fyri
takk síðan er tað edva jacobsen ger so væl takk fyri frú forkvinna nú kom siursteberg nakað inn á hetta her sum eg hugsaði akkurát ofta mann mann tí hevur mann nevndar viðgerðir um mann fær ofta vent málinum og mann far nakrar innkallingar sum vísa á nøkur praktiskt ting eisini av teimum sum arbeiða innan fyri økið tá tá vit tað sum sirurstenberg nevndi røðuni um hetta her tær kummliga umstøðurnar sum eru innan fyri goymslu tað vísir bar ofta tá ið mann velur at byggja nýtt nú havi eg akkurát havt málð frammundan um at gera nakað nýtt í norðoyggjum men tá ið mann ofta fer at byggja nýtt illa gera eina broyting so tostarn kemur tað til yvirflatuna hvussu nógv fólk hava tolt í nógv ár altso teir karmarnir tey ofta hava arbeitt undir mann kann blíva nokk so kløkkur eg vanti a nógvir bygningar mann hyggur eftir so blívur man nokko kløkkur yvir at eru karmarnir virkuligani er tað virkligan ikki støði sum teir eru og harvið týdningin av at fáa fáa fáa
gjørt betri umstøður takk fyri frá forkunn
takk siristemberg gersovæ takk frú forkvina og takk til edvar jacobsen er púra samd tað hevur heilt ótrúliga stóran týdning tann viðgerðin altso tann ómakur sum sum ein nevnd ger seg við at fáa lýst eitt mál gott og so eisini tað at nevndin fór út at hyggja altso nevndin fór út at hyggja hvussu eru umstøðurnar í dag og eru tað nøkur ting sum okur eiga at taka við nú tí mann veita tá iman byggjar tðtú kemur ikkiaftur umaftur tey næstu hálvtrýss árini enn atstað at eta nakað sum okur eiga at taka við nú so so heldur gera tað ordiligt tá mann fer at gera hatta sumso so tað sama virkliga hvussu umstøðurnar eru so hett her við at alltíðini halda tað at tingið skal bara arbeiða í tinginum ja eg haldi at ttað tað er øgiliga viktigt at at mann eisini fer út og sær hvussu forholdini eru hjá teimum sum sum starvast og tað var
tað sum eisini var við til at broyta hetta málið takk fyri takk biljustinussen er tann sum fær orðið nú
ger so væl takk fyri fyri forkvinna ja
haldi at hata er er eitt sera týðandi og gott mál sum eg til viðgerðar í dag og sum onnur hava vera inni á eisini og sum tað eisini stendur í viðmerkingunum til uppskotið so so var tað soleiðis at fíggjarnevndin var úti á øøkinum og hugdu at vit vóru boðin av landsstýrismanninum ella landsstýriskvinnuni tá at síggja umstøðurnar og t fáa eina frágreiðing um gongdina í arbeiðinum um játtanin helt og hvat varð gjørt og sovíðari og so fingu vit eina eina frágreiðing um hvat hvussu landið lá á ymsum økjum og millum annað so fingu vit eina frágreiðing um at at helvtin av kjallaranum ikki var varð tikin við í prosjekti og vit komu nokk so skjótt haldi eg til ta niðurstøgu at tað var øgiliga keðiligt tí vit kenna jú øll til hvussu trupult tað er við parkeringsumstøðurnar úti og hvussu skjótt í stórar verkætlanir sum tykjast at vera stórar í dag og rúma tað tann tað virksemið sum tað skal tey næstu fimm tíggju árini hvussu skjótt allíkavæl ið vit kanska møta kapasitetsavmarkingum og tí vóru vit samd um at fíggjarnevndin kanska skuldi uppføra st eitt sindur øðrvísi hesiferð enn vanliga tí tað vanliga er at fíggjarnevndin tekur burturav játtaninum hjá landsstýrisfólkum heldur enn enn leggur omaná men íðvur við at mann sá at tað var bara ein møguleiki man hevði bara eitt skot í byrsuni so hildu vit tað vera rætt at siga at hetta er ein somgi stór og týðandi verkætlan fyri føroyar í dag og fyri føroyar í framtíðini at vit skulu útnytta allan tann kapasitetin sum er tøkur á økinum og vóru tí við til at skunda undir at mann eisini tók hetta afturat gravaði allan kjallaran út fyri at fáa fleiri parkeringsplássir fyri at fáa betri umstøður millum annað til til roingerðarumstøðurnar ofta er tað eitt øki sum er ekstremt niðurraðfest tá ið bygd verður reingerðarfólk kom ofta í síðstu koma koma síðst framat tá ið mann tosar um fasilitetir men í hesum førinum so hevur mann raðfest tað at tey fáa góðar umstøður tey fáa góðar kantinu og tey fáa rúmligt pláss til at hava sínar sína útgerð og tað haldi er sera sera gott tí at á sjúkrahúsi er ikki ein opið ein dag um tað ikki verður vaskað hvønn einasta dag so so verður afturlatið beinanvegin so øll skulu hava góðar umstøður øll tey sum starva sær til dagligt og hava tað sum sítt í nógvum førum sum sítt lívsarbeiðspláss er øgiliga týðandi at trivnaðurin er topt tí tá avrika tey eisini fult út

eg haldi at tað tað nevni eg næstan hvørja ferð vit tosa um íløgur altso

vit vit viðgjørdu beint í beint frammanundan hesum ein bygning í klaksvík sum verður hundrað ár næsta ár sum skal umvælast og sum skalstandgerast altso t eitt tta her sjúkrahúsið kemur uttan iva at standa tey næstu hundrað árini og visu vit hugsa í tí perspektivinum so eru seksogfjøruti milliónir ikki nøkur stór játtan deilt við hundrað so kemur tað niður um hálva millión um árið og tað er allar pengarnar vert at hugsa soleiðis at vit fyri hesa hálvu milliónina um ári tey næstu hundrað árini so fáa vit munandi betri umstøður úti í hábygninginum munandi betri parkeringsumstøður munandi betri umstøðr til reingerð og munandi betri umstøður til goymslu og serliga ta her við goymsluni haldi eg sera týðandi at mann fær miðsavnað goymsluna tí attað vóru vit eisini væl og virðiliga leidda ígjøgnum hvussu goymsluumstøðurnar eru og hava verið í áratíggjur úti á landssjúkrahúsinum og tað er heldur ikki nakað sum mann í dag sigur mann kannmann kann bjóða einum væl fungerandi sjúkrahúsi hava goymsluumstøður sum eru so spjaddar og sum so liggja so langt frá tí sentrala virkseminum sum tær gera í dag og landssjúkrahúsið hevur eina eina sentraein ein sentralan leiklut í samfelagnum annars at at hava goymslu fyri onnur øki í samfelagnum fyri fyriellisu røktarheimi fyri apotekið og fyri sjúklingar sum sum skulu brúka heilivág restina av lívinum sjálvt um teir ikki knýttir av landssjúkrahúsinum so er so so eru teir so hava teir brúk fyri ymiskum sum kemur ígjøgnum heilsuverkið restina av lívinum so alt tað tilsamans skal goymslan av landssjúkrahúsinum taka sær av og er ein øgiliga týðandi leikari í tí tí tí samlaðu heilsutænastuni í landinum tí er tað avgerandi at at goymslan hevur góðar umstøður hevur er er rakstrarliga effektivt og væl skipað og tað er alt hetta ar eisini við til at tryggja

samanumtikið so fáa vit hesar her tvey túsund fermetrarnar afturat og teir koma at gagna sera nógv og eg haldi at tá mann tosar um kapasitet og stór byggjaríir so hevur tað eisini týdning at tá ið mann tekur

altso tá ið mann tekur tað í nýtslu so hevur tað stóran týdning at tey sum eru rundan um tað hava eina kenslu av at nú er luftin nú er rúm og nú er gott pláss og nú hava vit pláss fyri at vera her tey næstu nógvu árini og tað er eingin ivi um at tað ganga nokk ikki nógv ár so fer mann kanska at stoyta seg í onkra kapasitetsavmarking allíkavæl tí vit hava stóran fólkavøkstri í samfelagnum og landssjúkrahúsið og sjúkrahúsverkið blívur er alla tíðina ein meir meir týðandi viðspælari í samfelagnum tí at tað kann bjóða meiri um meiri á øllum møguligum økium hvat eviðvírkið hjá fólki so eg fegnist almikið um hetta frú forkvinna og gleðir meg til at hetta nýggja byggjaríið verður tikið í verk eisini við hesum møguleikunum sum hetta her hevur og ikki minst við teimum víðkaðu parkeringsmøguleikunum tað kemur at at gagna hesum økjinum sera sera væl takk
ein viðmerking frá djóna nolso joensen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna ja vit eru ofta øgiliga skjótaat kritisera hvønn annan her inni og men eg haldi at akkuru hesum málinum so havi eg mann eisini loyvi til at rósa táverandi fíggjarnevndini í seytjan fyri at hava verið framsíggin og sæð tað at vit her hava við ein bygning at gera sum vit kanska mugu koma aftur umaftur til at spreingja út kjallara øog tí er tað gott at hoyra biljustinussen eisini sum tá eisini sat tá í fíggjarnevndini greiða frá atat tær arbeiðað í gjørt rætt við at nevndin er boðin út har og sæð hvat er neyðugt og finguð eina kunning tað haldi eger øiliga positivt athoyra og nettupp hetta her sum sum billjustinusen inni á hett her við goymsluni og reingerðini er eitt ofta eit undirmettfyri at ata sakvase smásia øll skipanin skal virka optimalt so eru hasar hesar tænasturnar øgiliga týdningarmiklar at at tær virka og hava so góðar umstøður sum yvirhøvur gjørligt og tí veru hetta goymslutorni nevnt í í tekstinum ofta sum tað verður lagt uppat
so tað blívur so effektivt sum eg høvi gjørligt takk fyri fyri portrinum
takk biljus dynesson gert so væl ja takk fyri ja tað er púra rætt altso tað er líka sum tær grundleggjandi tænasturnar inni á einum sjúkrahúsi sum goymsla og reingerð og annað ikki læknarnir og ikki tey høgt profileraðu størvini men tey sum gera at alt ber til og hongur saman og at tað er opið hvønn einasta dag tey skulu hava góðar umstøður og tað verður tryggjað við hesum og so haldi eg at at vit vit vit mugu síggja hetta hetta sum ein vinning kanska eisini í øðrum verkætlanum altso tað sum hevur verið ein avbjóðing mangan hjá landsstýrisfólkum tá tey sita og kríggja sum pengan tað er tað at tá kanska gravir tú hálvan kjallara út steyp hálvan kjallara tí at so spara vit tað lýsingur har og spara vit tað lýsingur har og so skal mann tey næstu hundrað árini ganga og innleiddast inn á tað tað gevur tipu totalt meiningleyst tí at mann hevði ikki komið aftur til hetta mann hevði ikki farið á sprongt og grivið og borað undir einum sjúkrahúsi tá ið mann fyrst hevði tikin í nýtslu so hetta er ein stórur
bóru vinningur takk fyriak
síðan er tað siristenberg gersovæl takk fyri frú forkvina ja eg eri samd við billjustinussen sum eisini var í fíggjarnevndini tá og serliga haldi eg at tey gjørdu eitt inntrykk eisini tá mann fer út og hugdi og sá akkurtsum viðurskiftini sum vóru og tað er einki at taka seg aftur í at vistu tað ikki fungerar við reingerðing og goymslu u til teimum tingunum so so riggar einki annað og heldur ikki heta her við við parkering altso vist tú ikki sum sjúklingur sleppur framat soleis sum tað er í løtuni so so hoyrdir mann um at at fólk tey tey tora ikki at fara við bili tí attey sleppa ikki av altso tey fara við takxa visaskúla til kanningar til dømis at sovonur ting at at at lætta um atkomuna so ehald ð ar ein øgiliga rætt avgerð sum fíggjarnevndin tók tá og eg veit iki um billjustinusen kann siga eitt sindur um hvussu mann fer at fer at fáa hett her at passa inn í karmon tí hetta er
tað eu nakrar pengar sum koma afturat
biljustinssen ger sovælja fyrsti má eg eisini rósa siður stenberg at hon tók stig til athalda politisku skipanina alla tíðina og oreenteraða um tað sum gekk fyri seg kanska hevur on eisini verið bæði snild og útspekulerað tá ið hon hevur latið hetta staðið eftir og gapað upp á hendan mátan hevur kanska prioriterað onnur økir og so hevur hon hevur fíggjarnevndin bitið á hetta ragni men óðansær hvussu tað er gjørt so hevur hetta verið væl hugsað og vit sita við hesum her í dag hvussutað passar in í karmin tað tað tað veit ikki ordiligt altso eg havi teir ikki ateraðar í høvdinum eg veit bara tað at tá ið vit hava viðgjørtkarmarnin tey seinastu tvey árini so hava veg staðfesta at vit hava ikki klárað at brúkt allar teir pengarnirs vit ava sett av til íløgur og tí haldi et tað er ordiliga gott at vit gera nøkur arbeiði har vit vita at pengarnir verða brúktir soleiðisnar at teir ikki bara liggja og verða støðlaðir og bíða til eina ferðnar tá ið alt skramblar skramblar út í nýtslu so eg eg haldi at tað kunnu vit hvussu fáa
nærri greiði á tá ið vit viðgera eftir fíggjarnevnd takk fyri takk tann næsta
ja nú hevur biljustinusen greitt frá hesari avgerðini sumfíggjarnevndin tók og sum eisini stendur endurgivin í uppskotinum her til hendan her góða kjallara ella góða hálvakjallara undir hábygninginum tað var júst sum billijustinussen greiddi frá at vit vóru har og vitjaðu og tað var líka til høgra beinið at sjálvandi at grava restina av kjallaranum út men vit løgdu eisini demtin á at at tað skuldi bara gravast út altso tað var simpulten tí at mann kann jú ikki koma afturumaftur og umbestemma seg tá húsið er bygt at nú vilja vit hava kjallara so tað var eitt sindur tað gamla føroyska prinsippið at mann mann mann flutti inn við einum óinnrættaðum kjallara sum einn so mguv møguluvíst ikki innrættaði seinni og nú hevur landsstýrismaðurin so ítøkiliga tikið stig til at nú skal hann gagnnýtast hesin kjallarin og tveir triðingar av honum ætlandi til parkeringskjallaran og restin til goymsluhølir og til reingerðar starvsfólk hetta við parkeringini er altso tað er jú ein treyt tað hugsaði eg nemliga at vit mugu fáa lýst nærri kanska landsstýrismaðurin veit ella hvussu er í nevndini at tórshavnar kommunan setti jú sum treyt fyri hesum byggjarínum at tað komu nøktandi tal av parkeringsplássum ein ætlan varð einaferð at gamla plaðideildin tann lági svarti bygningurin sum bleiv uppsettur fyribils sum stendur enn framvið jalzeswapesgøtu at hann skuldi takast niður soleiðis at mann kundi fáa nøkur parkeringspláss har eg veit ikki um tann ætlanin stendur við enn men í undir øllum umstøðum so er neyðugt við fleiri parkeringsplássum tað tað er einki at snakka um altso at koma til sjúkrahúsið tað tað vanliga er jú at at at stórur partur av fólki sum hava brúk fyri at koma á sjúkrahús eru ikki før fyri sjálvi at ganga serliga langt goymslan goymslan fimm hundrað og hálvtrýss fermetrar ommutbart hugsaði eg at tað kanska sletikki var so ræli nógv til eina goymslu fimm hundrað og hálvtrýss fermetrar meni sjálvandi visi mann útnyttar plássið væl so kann tað jú gagnnýtast sera væl og so skilji eg eisini at partar av tí sum goymslal umsitur í dag skal goymast aðrastaðni verndar klæðir soor nakað sum kitlar pappírkitlar og og maskur og annað líknandi sum eisini fyllir rættiliga nógv tað verður goymt onkra aðrastaðni

øhso eru hølir til reingeringina og so er tað eta her við skelting sum eg haldi er nokk so áhugavert sum kostar fýra milliónir krónur og tað er ombært eitt nokk so umfatandi tað er ikki bara at langa nakur seltir upp á veggin men tað er lutvíst við skermum og tað skal so vera fyri allan hábygningin tað fáa vit sikkurt eisini meira at vita um í nevndini

sjálvandi hettar er so leingi so leingir pengar eru bara søgurorð og ætlanir og góðar intensjónir men tað er ein byrjan men tað má ein játtan til vissi hetta skal førast út í lívið tað stendur í

játtan er til fyrireiking av framhaldandi byggistigum undir undirkontu ellivu men eingin játtan er til framhaldandi ráðgevaraarbeiði og

nú er tað sagt haldi eg fleiri ferðr her í dag at hábygningurin kostar eina milliard eg haldi ikki tað er rætt g eg veit ikki eg kenni ikki akkurát upphæddina og sjálvandi han er ikki liðugur enn men mær vitandi liggur upphæddin bara fyri hábygningin tættari upp á eina hálva milliard eina enn eina heila milliard øh nú er mann nú er hetta nýggj verklagslóg men tað sum var eisini avbjóðingin við verklagslógini sum vit høvdu í farna valskeiði til hábygningin var at hon var gomul har var øgiliga nógv annað uppií so hvussu er at politiskt var tað nokk so ringt at fáa yvirblikk yvir kostnaðin men tað kundi eg eisini gott til dámmar at fingið lýst nærri í nevndini hvat hevur hábygningurin sjálvur reelt kostað tað kundi verið áhugavert at vita eisini í mun til hvat hvussu nógv er meirkostnaður hvat mann væntaði hvat mann hevur prosjekterað við og hvat er komið afturat sum óvæntað ja eg eri fegin um hetta uppskotið tað sannføru meg um at tann avgerðin vit tóku í fíggjarnevndini tað var ein samd fíggjarnevnd eisini hon var røtt og at vit vónandi fáa loyst hvussu er partar av parkeringstrupulleikanum á landssjúkrahúsinum við hesum uppskotinum
takk fyritakk fyri síðani verður tað landsstýrismaðurin kaili o holm johannesen sum fær orðið
ja frú forkvina dagurin blívur bara betri betur vit høvdu fyrsta málinumtá gulhúsi sum er ógvuliga vøgiliga jaligt tá mann situr sum landsstýrismaður so kemur hann út frá nøkrum tingum her í lívinum eisini í løgtinginum og eitt av teimum sum faktiskt er rættiliga positivt tað er tað at fíggjarnevndarlimirnir hava pøapøvur uppi her og sagt hvussu góða avgerðartóku í tvey túsund og seytjan og tað skal eg geva teimum so púra rætt í at arbeiða upp á handan mátan at mann hyggur eftir einari verkætlan og sigur hó hó hetta er í ordan so tað er sjálda ata landsstýrismaður eitt mál hvat hann hevur fullan upplækning frá einari samdari fíggjarnevnd fýra ár árenn hann kemur í tingi við uppskotinum so at eg havi bara fólt at tær tær totalur upphægdirnir at gera tta liðugt hetta arbeiðið liðugt upp á hasa verkætlanina og tað haldi hevur bara verið positivt positiv orð við á vegnum og tað avi tað eru nokk av pengum á langtíðarløguætlanini altso til sjúkrahúsverkið til útbygging og tað er sjálvandi eisini spurningur um hvat loypur av men tað er ein eykajáttan á veg niðan hvar ið eftir her kjallararni er á eisini so at eg haldi tað verður gott at fáa tað liðugt tí at treytin av at vit fáa tað ígjøgnum her og so brúkar mann umleið seks mánaðir frá tí at eg stemma ígjøgnum at mann kann taka bygningin hábygningin brúk øh eg haldi ikki at mann hevr brúkt eina milliard tað er púra rætt eg haldi tað liggur um eini mann ikkifyr enn seks seks hundrað sjey hundrað milliónir el ok sovrti har er umrokning við men hatta kann fíggjarnevndin fáa vita visatái han spyr enn til øhparkering er ein stór avbjóðing har úti eg hugsi nemmiga um tað fyrst kemur tú keddur út av sjúkrahúsinum við einum deagnosi og so rennur tú teg beint ein a parkeringsbót altso tað er ikki akkurát tað besta tá ið mann hevur fingið tá mamn at fingið eina deagnosi so tí heldi eg mate er noyddir til at loysa tann trupulleikan og barakkirnar eg veit ikki um eg um mann um eg klárir tað at atsamgonguni at finguð nakrar broytir inn har og rivið hetta her niður og tað er í ætlanini enn ttað evr faktiskt tá sama ætlanir tí tað vóru treytirnar tá ið vit fóru o gongdu við tað stóra byggjaríið at mann eisini slapp at parkera bilin tá mann skuldi á sjúkrahúsið og eingin veit ta so gott sum eg hvussu viktig at sleppa seg tætt til akkurat í løtuni tá ið mann skal vistu mann skal her venja ørindagar og eisini fyri eldri fólk tað er øgiliga viktigt at tey sleppa framat so at eg fari bara enn einaferð at takka fyri frá tí gulu húsunum til parkerinshjallarin og til goymsluna og til tað sum tit dáma so væl at snakka um her í løgtinginum átelíka sum lghearginum vaskifólkini vissu vaskifólkini ikki hava tar góðar umstøður og vissu tey ikki vaska hvønn einasta dag so kunnu øll hini gera akkurát sum tey vilja tí ata sjúkrahús skal hava góða reingerð og við hesum her fáa tey sanniliga nakrar betri karmar og tey sum hava verið uppi í heum í hesum her tunlunum tað er ein goymsla sum er eg veit ikki hvussu langt aftur í tíðina tey hava vaksað tær í hasum tunlinum við hesum goymsluni altso tað er ikki tað er ikki nýmótans p á nakran máta so við hesum her so fær mann eisini tað frú forkvinna so takk til fíggjarnevndina í tvey túsund og seytjan at tit heitti á meg um at koma við hesum uppskotunum í dag um eg gangi út frá at ípp akka upp um tað
takk fyri tað tað vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum málunum og tí verður hetta málið nú beint í í í fíggjarnevndina og vit fara so víðari til næsta mál á skrá og tað er tingmál nummar níggjuogfýrs sum er uppskot til løgtingslóg um innflutning nýtslu og góðskutryggjan av medisinskari útgerð og eg skal biðja um framsøgufólk og søgufókkini verða fyri fólkaflokkin jørgen niclasen fyri sambandsflokkin edva jacobsen fyri javnaðarflokkin ingilín didrussens troym fyri tjóðveldið hervør polsdóttir fyri framsóknrutvang og fyri miðflokkin steyð fanglan poulsen og tað verður jorgen niclasen ið er fyrstur at fáa orðið
endamálið við lógini má sigast at vera sera gott og sera umráðandi tað vil altso siga at tann medisinska útgerðin sum verður brúkt at mann hevur tryggjað sær at tær hava góðkenningar at tað er av eini dygd sum tað skal vera á hesum økinum æ og sum eg skilji v t onkur dømir um at tað er komin útgerð sum kanska ikki hevur livað upp til tað sum hann gekk út frá tá ið ið tað kom men tað sum eg líkasum hava sett mín spurning tað er hví skulu vit gera tað í einari lóg

heilsuverkið altso so heilsuverkið er jú kundin og hví fer so ikki bara kundin út og setir treytir at tær góðkenningar sum skulu vera uppfyltar fyri yvirhøvur at tú kanst koma her er hasar og hasar g hasar og hasar hví skulu vit fara inn í eina lóg og skapa har eina eksterna fyrisiting fyri at kunna tryggja hetta eg vil ikki misskiljast hetta skal góðskutryggjast tað tað er eingin ivi um tað g eg bara eftirlýsi er onkur annan máti at gera tað upp á enn at gera eina lóg til at siga hvat fyri útgerð ið kann brúkast eg haldi tað var ein ein tingmaður nú haldi g hann er mentamálaráðharri sum tá ið vit fyri nøkrum árum síðani fingu eina rúgvu av av lógum um um ymisk mál og táhann spurdi hví ið okur skulu hava lógur á øllum økjum tí at tað einasta sum mosa segði tá hann fór gjøgnum oðimølkina íg fólkinum tað vóru tey tólv boðini onkur spurdi hann so onkur ramsaði so tey tíggju boðini upp og spurdu hann so um ellinta og tólvta men eg haldi ikki tað kom nakað svar men men líkasum tað í tí altso hvussu nógv gera

skipanin kom í gildi í danmark við lóg altso í nítjan hundrað og einoghálvfems tað val also siga at at vit hava í einogtretivu ár ikki havt eina slíka lóg men eg ivist onga løtu í at innkeypararnir hava ansað eftir at tingini eru í ordan spurningurin er kann hetta loysast við at mann simpultenn setir reglulig gildi og krevr hvørjar góðkenningar skulu til heldur enn bara gera tað sum í hesum við einari lóg tí man skal minnast til at at at vit eru eitt øgiliga lítil marknaður og her skal ein innflytari ella ein leverandørur søkja um góðkenning hjá landsapotekarumm og skal so ígjøgnum eina gransking har og rinda fyri hesa góðkenningina og apotekarin skal so hava atgongd til bæði framleiðslu og alt hjá framleiðaranum og kann krevja ymisk ting krevur so eitt gjald á hvørjum ári og so er ta eg spyrji jamen at vit eru so pikkalítil marknaður hjá hesum her er normaídnaðinum at tað er spurningur um tær yvirhøvur tíma at fáa svitta at vit síggja at í danmark hevur mann fimmogtjúgu hundrað góðkendar framleiðar innflytarar tvey túsund og fimm hundrað men tað er t í danmark er ann hampiliga ikki nakrar stórur marknaðurtað er ein hampiligur marknaður að er ógvuliga lítið sannlíkt at tvey túsund og fimm hundrað fyritøkur fara at søkja um hesa góðkenningina eg eri lít sindur bangin fyri at at at at at úrvalið hjá okkum blívur øgiliga lítið tí hetta blívur umstendiligt og har vilja fyritøkur siga slítil marknaðuri nú havi eg arbeitt í handilsvinnuni og og har mann líkasum hevur roynt at fingið møguleika at at innflutt ymiskt fráleguran dørum og og har ið teir bara hava sagt jani tfórmstendiligt tit eru til lítli marknaður at tað tímar sei at fáast við tað ljóðar løgið tí vit halda føroyar er so enormt stórt men hjá multig fyritøkum eru vit altso minni enn en knappanál

so so so tí er tað sum eg hugsi tá tað kemur til heilsuverkið og landstýrismaðurin kanska fær við fakfólki svara okkum upp á tað altso bihøvust hetta gera við lóg kann mannikki heilt einfalt heilsuverkið taðvil siga heilsumálaráðið samanvið heilsuverkinum ger heilt einfalt reglar hvat skal verður uppfylt fyri at kunna fyri at kunna bjóða fram og og selja útgerð tí tað er tað sama mann ætlar her men eg dugi ikki at síggja a tað er neyðugt at gera hatta vit lógi tí eg uppfati at at føroyska heilsuverkið er simpult en kundið og tað er altíð kundin sum setu treytirnar er tað yvirhøvur neyðugt vit síggja á hinari síðuni í ttað er spurningurin um tað er so má mann bara síggjast so er tað ei alneyðugt við lóghar men so er tað tað spurningurin er so hin síðan sum er onkur okkurt hoyringsskriv verðið frá optikarum eg havi eisini skilt

skulu ígjøgnum nakað so umstendiligt sum hetta her tað fer at vera ógvuliga trupult og eg havi frætt um at í danmarkt og hesar reglarnar komu tá var tað so besverligt at tað vóru tærra pótar sum søgdu frá sær autorisatiónina tí hetta var so umstendiligt men arbeiddi so fult vit víðari og tað vl sið a so koyrdi mann bara uttanum spurningurin er um tað er neyðugt innan tey økini um tey fólkini ikki eru nóg professionell tl sjálvi at velja og raka ímillum tað tey fáa í boði so so tí mín spurningur til landsstýrsmannin aftso er tað neyðugt at optikarar at ymiskir tærra pótar skulu vera umfataðir egi hildi tað verður gott um tað tað tey tey ikki vórðu tað og so hin spurningurin ber til ber ikki til at tað almenna heilsuverkið setir hesar treytirna mann tosar um her uttan at mann ger tað við lóg altso eg hugsi ikkium at seta aðrar treytir men setir hesar treytirnar og het her við góðkenning og eftirliti og so víðari har eiga g terat kunna hella okkum til onnur altso es hevur sínar góðkenning ar danmark hevur sínar góðkenningar altso danmark hevur eina sovorðna lóg har tey hava seksogfjøruti fólk í starvi til at ansa eftir hesin her ísland hevur eina sovorðna lóg og tey hava trý fólk men altso at íslendsk sjúkrahús og att dansk sjúkrahús skal hava somu útgerð máá hava sama úrval altso kann tað so hugsast at hesi seksog fjøruti sum umsita ta danska einki hava at gera ella kann ta hugsast at hey trý sum sita í íslandi ikki gera seg t arbeiði í ordiligt eg veit ikki altso tað er bara es hevur ført til at tað er so nógv kontrol og eftirlit og tlóg og reguleringar altso altso verðin blívur bara meira meira spent í eina spennitroyggju og lítið sindur so nervøs fyri tí her skal mann so byggja eina umsiting upp við við einum til tvey fólk og tey skulu klára tað sama sum seksogfjøruti gera í danmark er hetta ikki eitta øki har mann kann hella seg at hvussu onnur gera hvat góðkenningar i í onnur krevja og ámann so út frá tí sum kundi kann seta krøvini men sum sagt h eg havi er reist spurningin ber til at gera tingini upp á kanska eitt sindur annan eitt sindur lagarligari og ein sindur lættari máta enn enn akkurát við lógini men sjálvt endamálið í tí tað taki eg so fult undir við tey ting sum verða brúkt av medisinskari útgerð tey mugu skulu vera í ordan eingin ivi um tað spurningurin er bara ber tað til at gera tað einfaldari og lættari og allíkavæl hava tað trygt
ja takk fyri síðani er tað ingilín didriksen strong sum fær orðið
og tað verður sagt í uppskotinum at talan er um medisinska útgerð og invitro diagnostiska útgerð invitro tað merkir í glasi í hesum førinum er tað typiskt at kanna og arbeiða íreagensk gløsum og hetta er útstýri ella ja sum útgerðin sum lógin fevnir um hon kann vera alt frá linsum nálum ymisk hjálpartól koyristólar hoyritól blóðtrýstmátarar men eisini sovorðni nýggj tøknilig útgerð sum ur altso sovorðni smarttraðkarar appir og so framvegis tað verður nevnt at í es so er talan um eini fimm hundrað túsund forskellig sløg av medisinskari útgerð sum eru á marknaðinum ø og hetta er ikki talan um reglur sum verða beinleiðis ásettar í lógartekstunum men sum verðar ásett við kunngerðum sum fevna broytt um forskellig sløg av meddisinskari útgerð sum mann brúkar í viðgerð í fyribyrging og í til diagnostisk endamál altso til at stilla eina diagnosu ella sjúku og mann sigur í uppskotinum at orsøkin til at mann hevur valt hendan mátan atgera lógina uppá tað er tí at reglurnar sum mannsum mann ásettir tær skulu tær eru rættiliga tekniskar men eisini umskiftiligar tað vil siga at tað skal vera ein smiddleiki í sum ger at mann frá fakkunnleikanum skal kunna øbroyta og regluliga dagføra tær reglurnar sum eru galdandi tí at umstøðurnar broytast skjótt á økinum og tað dugi eg eisini væl at síggja meiningina í er ætlanin at landsapotekarins er myndugleiki á økinum tí hann longu hevur uppgávur sum handla um eftirlit og góðkenningar og tí øki um medisinska útgerð kann samanberast við málsøki hjá landsapotekaranum apoteksverk og heilivágur man gevur við hesari lógini landsstýrismanninum heimild til at seta reglur um krøv til trygt kvalitet og virkisføri krøv til góðkenning av sniði framleiðsluhátti og merking og landsstýrismaðurin hann kann eisini seta ella avmarka marknaðarførslu og sølu og útbjóðing og nýtslu ella seta reglur fyri tí framleiðar og innflytarar útbjóðaar seljaðar og forskellig heilsustarvsfólk innan fyri heilsuverki men eisini sum privat vinnurekandi hava við uppskotinum eina skyldu til beinanvegin at boða landsapotekaranum frá vussu feilir ella aðrir veikleikar eru við útgerðini og eisini í mun til merking og vegleiðing hvussu nakrar feilir eru í tí í mun til hvussu mann skal brúka hesa útgerðina í mun til hvussu hvat stendur á markatum og vegleiðingum soleiðisinar at hon kann ikki vissi hon ikki virkar til lítar øll tey sum framleiða og innflyta og selja cr medisinsku útgerðina tey skulu skráseta seg hjá landsapotekaranum soleiðisinar at landsapotekarin kann vegleiða og hava eftirlit og tað er ætlanin at mann leggur seg tætt upp at es reglum og donskum reglum og mann fær eitt samstarv við lege millum sirilsen niðri og soleiðis eisini fær eitti innilit í tað europeiska databasan yvir afturkalling av ávísum vørum av ávísari útgerð og vitan um tær og tað er eisini ætlanin at hendan her c e merkingin sum er ein góðkenn eitt góðkenslumerki í es skal verða góðkend í føroyum men at mann so eisini hevur eftirlit at landsuppotekarin samstundis eisini hevur eftirlit við teimum

og sum sagt so er nógvs medisinsk útgerð á marknaðinum í dag og tað tað gerst alt meira vanligt og atkomiligt hjá fólki sjálvum at keypa útgerð til hjálp og at gera kanningar heima eisini og tað er eingin lógarregulering ella skipan á økinum í dag men tað hevur mann í londunum rundan um okkum og eg haldi at tað sigur seg sjálvt at mann má tryggja at tann medisinska útgerðin sum vit brúka í føroyum at hon er nøktandi at hon er trygg bæði fyri borgarar og eisini fyri starvsfólk so mugu vit eisini tryggja í okkara heilsuverki at fólk fáa ta neyðugu vegleiðingina og viðgerðina í einari heildarmynd og akkurát tað kann gott verða skeiklað vissu fólk sjálv í størri mun kunnu stilla sínar diagnosir heima við hús uttan vegleiðing og uttan viðgerð annars og uttan kanska at vita hvat akkurát tann útgerðin sum mann situr við

tí taki eg eisini undir við at landsstýrismaðurin kann áseta reglur um at middisinsk útgerð bert kann útflýggjast á apotekið bert eftir bílegging frá lækna ella tannlækna htað er so eisini heimild sum eisini er blivi nevnt her at at tað er heimild til at landsstýrismaðurin kann kannseta reglur um eitt gjald sum landsapotekarin innkrevur tað gjaldið verður tó ikki hægri enn tað gjaldið sum mann mann sigur mann skal hava niðri og tað stendur eisini at mann mann tekur atlit til viðurskiftini í føroyum og tey sum skulu hava hesi gjøldini so eg trúgvi at tað er nakað sum mann fer nærri at koma inn á í hoyringini eins og her eisini eru nøkur hoyihoyringsskriv eitt nú frá nøkrum optikara fyritøkum sum mann ja helst fara at taka inn í nevndina og arbeiða við hvussu mann kann um mann kann kanska gera broytingar so ger mann tað og um alt annars er sum tað skal vera í hesum uppskotinum men í heila tikið so haldi eg at sjálvandi skulu vit hava eina eina lóg sum regulerar at tann medisinska útgerðin sum vit brúka í føroyum bæði heilsuverkinum og uttan fyri heilsuverkinum at hon er trygg bæði fyri starvsfólkini sum arbeiða økinum og fyri
okkara borgara takk fyri halta frma so er tað næstu røð
edvajacobsen gersuvælfyri harra formaður ja hendan her løgtingslógin fevnir um medisinska útgerð og hvørji sløg av medisinskal útgerð kunnu innflytast og nýtast í føroyum umframt hetta fevnir løgslógin um at góðskutryggja ta medisinsku útgerðina nógv hevur má verið inniá longu nú men eitt sum eru at leggja merki til at í føroyum er ikki nøkur skipan á økinum viðvíkjandi góðsku end góðkenning og eftirlit av mesilsinskari útgerð tað er ikki galdandi í føroyum ð er galdandi í londri um okkum men men tað er ikki eini ein lóg sum komi til okkum enn endamál i lógarupskotinum er yvirskipað at tryggja sliella at styrkja sjúklingartrygdina og verja sjúklingar og brúkarar av midilsinskari útgerð sum er hevur mann ikki nakað at halda fast í vist ta er atta at tað gongur galið við onkrum og tað er hsu samandráttur hendan lógin fevnir um mesisinsku útgerð og hvørji sløg av mesisinsku útgerð kunnu innflytast og nýtast í føroyum umframt fevnir lógin um at góðskutryggja messinsku útgerð við lógaruppskotinum kann landsstýrismaðurin áseta ymiskar reglar reglar um krøv til trygd góðsku og virkisføri millum annað krøv til góðkenning forboð fyri ella skerjingar í atgongd til marknaðarførslu sølu útbjóðing um nýtslu hann hevur ein ábyrgdarmyndugleika og eftirlit undir hesum atgongd til viðkomandi uttan rættarúrkurð so liggur eisini í tí at mann hevur ein fráboðandi landsapotekaran av tilburðum boðum afturtøku afturkeyp umframt at minka um váða og lítið og messinskari útgerð og so liggur enn nøkur gjøld fyri skráseting og viðgerð av undantagsloyvum kæruviðgerðarmálum framt góðkenning og eftirlit hetta er øgiliga nógv sum liggur í hesum sjálvt um hetta kann virka eitt sindur tekniskt og eitt sindur bara sum ein broyting so er tað líka alvorligt at vit ikki hava nakað onga góðkenning í føroyum einki eftirlit í føroyum altso einki lógarverk rundan um tað tí tað er umleið fimm túsund fimm hundrað túsund g ymisk sløg av meilsinskari útgerð í øllum heimsmarknaðinum so tað er ein ein ein veldig marknaður við midilsinskari útgerð runt allan heimin í nøkrum førum r torført at skilja ímillum hugtakið heilivág og metilsinsk útgerð har liggur ofta kanska øgiliga tætt at hvørjum øðrum soleiðis at at og tað er øgiliga øgiliga broytt tá taðeru fimm hundrað túsund ymisk sløg sum mann sigur runt alla verðina øll norðurlondum hava lógur innan økið og landsapotekarin hevur spurt seg fyri eitt nú hjá íslendska heilivagsstovnunum og danska legumillum stýrilsen hvussu eftirlitið verður framt líka fyri at vita hvussu tað er aðrastaðni etta er sjálvandi nakað av umsiting við sær og tá ið mann e spurt eitt sindur inn til hetta her so er tað tá ið tað kemur til góðkenning eftirlit av mesilsinskari útgerð so er tað nokk so víðin perspektivi tað eru fleiri sum kanska hava ymiskar smærri viðgerðarstovur sum eru virkuligani væl altso tað tað var væl og virðiliga tað er undir góðum umstøðum tað verður alt væl royngjørt tað verður alt tað ganga øgiliga høgt upp í sítt arbeiði og alt rundan um sítt arbeiði men men møguvís blívur mann so nógv steðgar av hesum her at mann má mann kanska tekur audressatiónina ella tekur hanna burtur tí at tað blívur kanska so so føldigt eftirlit og krøv og høliskrøv og kann blíva ein sovorðnum slag at at mann megnar ikki at vera auterseraður haldi at nevndin skal eisini hyggja nokk so væl eftir eftir hesum her uppskotinum hvat kann tað viðføra úti eftir føroyska marknaðini tí ofta so sita vit kanska her og gera broytingar tæð kunnu følast ikki tlat vera so stórar broytingar vit næstan fara yvir at kalla ta tekniskar broytingar viðhvørt men tað kanska hevur e eina eina avleiðing úti í samfelagnu sum er nógv størri enn vit geraokum fara um uttan fyri føroyar hevur hevur eisini avleiðingur verið av einum slíkum uppskoti tað at tað blíva bra færri og færri sum eg var atoseraði tí ta tí at tey virka undir reglunum allíkavæl men men tey komu ikki undir eftirlitsreglan upp á sama máta tí at mann megnar tað ikki at mann megnar ikki at at fíggjarliga heldur halda tey krøvini sum skulu so at so eg haldi tað er jú tað man hevur nevndar arbeiðið til tað er at taka suman siga hoyringar inn og síggja hvat tí at vit skulu absolutt hava tað er ikki í ordan heldur at í føroyum er í løtuni ikki nøkur skipan á økjunum viðvíkjandi góðskukenning og óðugóðkenning og eftirlit av mellsinskari um tað so kann fara í kunngerðum ella lógarverki ella hvussu bindandi tað dugir eg ikki at vita tað tí vit skulu viðgera ð nevnd tí at vit hava ikki vit kenna ikki hvussu sistemið koyrir men tá ið mann skal vera vera framsøgu fólk so spyr mann inn til nøkur ting og har vísir tað seg at at tað kanska gevur eitt sidr ristingar út í samfelagnum tey sum hava smáar innan fyri ymiskt tað kann vera terabei av eins einum øðrum slag sum í dag virka væl og og men tey hava kanska ikki húsið sum tey eru í sær ikki út uupp á tann mátan sum mann kanska heldur tað skal gera í eini slíkari lóg so at eg vóni eisini at vit kunnu hyggja eftir tí um hetta her ger tað at tað vera rættiliga nógv sum mugu steðga sumi hava eina eina viðgerðarstovu kanska inni í sínum húsi nógva øgiliga stór hús í føroyum illa kanska í ein kjallara og og og gera tað undir bæði góðum og virðiligum forroldum men hvat kemur tað at ávirka við at vit gera hesa lógarbroytingina tað haldi eg eisini áhugavert at fáa vent í nevndini annars haldi eg nógv annað sum eg staðið í her og stendur í her eg komi fram av framsøgufólk sum hava verið frammanundan meg so eg fari lat hetta vera tað viðvíkjandi hesim málunum

við hann tá ið jørgen niclasen eina viðmerk sín ja har var mær eg fekk nýt um at jødda jakobsen kemur inn á tað her við við tær av pótum og kanska optikarnevndi eisini at tey vónandi kunnu vera undantikin til hvussu sær nakað við møgipoynevndini men so kemur hin spurningurin altso bjøvist hetta at koma í lóg skulu vit hava eina veldiga fyrisiting eina kostnarmikla fyrisiting sum tað sær út her um at siðliverandøruni skulu betala nei tað er kundin sum kemur at betala tað hevur ikki alt blivið dýrari altso hví ikki hella okkum afturat tí sum onnur lomb gera og brúka tær góðkenningar har altso vit hava ongar sørra lóg havt hendan spild nýggj altso hetta verður skítfarligt at verið viðgjørdur neyvan tí eg eri ivistur um at tey fólkini sum standa fyri innkeypinum tað hava verið álitisfólk og hava tryggjað seg so gott sum tey kunna og skuldu ikki fáa loyvi til tað víðari heldur enn at at vit lógu
góða fyrisiting
eg tværkomsøga takk fyri harra formaður tað sum er týdningarmikið tað er tað vit ikki uppfinna for nógv av djúpadalerkum tí tað er ofta tað kann ofta vera rættiliga kostnaðarmikið og ikki uppfinna eyka umsitingar sum møguligt finnast frammanundan og tað haldi eg at at landsstýrismaðurin fer eisini at at verðin yvir tí at hann hevur absolutt saman við øllum sjúkrahúsverkinum so ómyndiliga nógv at brúka sín síni fígging til og og serliga brúka tað har sum tað er nærri menniskjanum so at umsiting fyri at vera ein umsiting fyri sær sjálvum tað tænir ongum endamáli men eg haldi akkurát um tað skal lógu til kunngerð er ikki før fyri at svara tað í akkurát hesum førinum men eg haldi at tað komu vit rættiliga væl at venda í í nevndini hvønn veg tað vendir um tað var ein kunngerð er tað møguleiki fyri tí skapa tað líka stóðan tryggleika og so aftur hinvegin er tað ein lóg kubbarnir høvdu at vit stóðu nógvum av teimum sum hava eina virksemi tað er so ein ting sum sum vit mugu venda í okkara
henda arbeiði takk fyri hari formaður
so er tað rósa samuelsen takk fyri formaður tað er ongantíð ivast í at mann skal kanna eftir í hvønn mun tá tað rakar men vit skulu eisini minnast til at ein orsøk til at mann eisini setar ein sovorðin lóg í gildi er at tryggja kundan ella brúkarin ella tann sum veitir tænastuni tí at tað er øgiliga nógv sum kann floyma í landi sum ikki hevur nakað góðkenning sum kann vera lívsfarligt og tað er tað sum er tað allar viktigasta í øllum og so má finna út av hvussu raka tað so segði smáu fyritøkurnar vissu vissu tað sum mann
unum og tað er ein hoyring sum skal til tað so at tað sum er tað viktigasta í øllum sinni er tað at fáa lóg at regulera soleiðis tað at allir partar eru tryggir
dvajacobsentakk fyri harra formaður so púra samd við rósasamuelsen tað sum eg segði við endamáli í uppskotinum er yvirskipað at tryat styrkja sjúklingatrygdina og verja sjúklingar og brúkar av messinskari útgerð tað liggur alt í hesum setninginum hvat ið tað eru við hvat vit viðgera her men kemur tað møguligt at gangutivur onkurt sum sum er trygt í forvegin men sum ikki megnar at lúka tey krøvini sum blíva so strang og yvirskipaði at mann klárar ikki at vera við tí handan valandssansin vit líka skulu finna ta í nevndini tí sjálvandi skal er endan við uppskotinum at at styrkja sjúklingartrygdina og verja sjúklingin og brúkara av melsinska útgerð tað er tað sum tað gongur út uppá og har kann hann kann mans tekki við iv at at s so langt so gott men viðhvørt skapa lógarverk eru tung og skapa avbjóðingar sum mann ikki ordiliga sá koma so tað haldi eg at at vit muga eisini torur at taka upp í nevnd takk fyri harra
ja takk so er tað hervørð
gersuvætakk fyri harra formaður nú hava framsøgufólkini framundan meg verið øgiliga nógv í detaljunum um hetta uppskotið so eg fari ikki at gera tað líka detaliera sum tey men men visti mann skal taka tað stutt so er talan um eina heimildarlóg sum gevur landsstýrismannin heimild at seta áseta reglur um medisinsku útgerð í dag hava vit onga lóg sum regulerað hetta øki hvørji sløg av medisinskari útgerð kunnu innflytast og nýtast í føroyum og vit hava heldur ikki amboð sum kunnu forða fyri at medisinmedisinsk útgerð sum ikki er es góðkend verður innflutt og brúkt í føroyum og tí er ætlanin við esum uppskotinum at mann ger at mann ger hesa heimildarlógina sum ásettir reglur og so verða góðsku og trygdarkrøv ásett í kunngerðum í tveimum kunngerðum sum sasum eru um fjølbroytt sløg av medisinskari útgerð ið verða nýtt til viðgerð fyribyrging og diagnostisk endamál við hesum uppskotinum so eður tað landsapotekaran sum verður myndugleiki á økinum og skulu framleiðar ella løggild umboð hjá virkisaðaa innflytara útbjóðara og seljara milisinskar útgerð og serhandlar sum eru staðsett føroyum skráseta seg hjá landsapotekaranum framleiðarar innflytarar útbjóðaar og seljara melilsinskar útgerð ábyrgdarhavandi á sjúkrahúsi løggild starvsheilsustarvsfólk skulu eisini boða landsapotekaran frá um útgerðin ikki riggar ella aðrir trupulleikar eru har til so skal landsapotekarin eisini taka gjald fyri sínar uppgávur har millum skrásetingargjald og árligt gjald tað verður mett atlandsapotekarin skal hava eitt til tvey ársverk afturat fyri ati umsita hesa lógina og tí mugu vit eisini nevndini finna út av hvussu mann ætlar at tryggja sær fíggingina til tað tað verður sagt í viðmerking til uppskotið at ætlan at ætlanið fer at verða fíggjað við gjøldum frá framleiðara innflytara og útbjóðara av medisinskari útgerð men tað verður eisini víst í hoyringsskrivi frá landsapotekaranum at tað er umráðandi at fígging verður sett til uppgávurnar og at teyat hóskandi gjald til tey i innflyta og selja medisinska útgerð nokk ikki dekkar allar útreiðslurnar so tað er nakað sum vit í nevndini mugu taka upp hartil so ert eisini eitt hoyringsskriv frá einum advokatfirima sum umboðar fleiri opnikarar sum har er eitt rýtt hoyringsskriv og tey vísa á at tey meta ikki atað er tørvur á so umfatandi lógarverki í føroyum og tey vísa millum annað á viðurskifti um gjøldini sum verður løgd á tey við hesari lógini og leiklutin hjá landsapotekaranum eg haldi hetta er nakað sum vit mugu viðgera í nevndini men tað er heilt sikkurt fatan hjá tjóðveldi at vit hava tørv á at lógarreggulera hetta økið soleis at vit altíð tryggja okkum at tann medisinsku útgerðin sum kemur til landið er trygg og góðkend soleiðis at hon bæði er trygv fyri brúkaran at fáa men eisini fyri starvsfólkini so vit fara at geva hesum uppskotnum eina góða viðgerð í trivnaðarnevndini ú fara at taka tey mál sum eru stingin upp her í tnei í dag við í nevndarviðgerðina soleis at vit fáa lýst hetta málið væl men vit eru øgiliga positiv um eitta uppskot
takk fyrija takk næsti røðara er steffan klein poulsen
harra formaður hetta er ein nýggj lóg sum vit viðgera tí at vit hava onga regulering lógarreggulering tá ið tað kemur til midisinska útgerð sølu og altso innflutning og og sølu og og

og jørgun nicklasen nevndi at at danir havt tað í tretivu ár so spurningurin er tá vit ikki hava havt hesa lógina í tretivu ár hevur tað so ikki verið regulerað onkursvegna eri ikki onkrar fyriskipanir galdandi hóast vit ikku a eina lóg

trivnaðarnevndin fær greiði á hvat hvat praksis er á teimum ymisku økjunum og

heimildirnar verða givnar landsstýrismanninum men men tað eru øgiliga nógv sum eisini verða givið landsapotekaranum ella lagt á landsapotekaran at vara av tí í lógini stendur a landsstýrismaðurin hann skal seta nærri reglur um krøv til trygd góðsku og yrkisføru og han kann gera forboð og boð um afturtøku og og ov nógv annað

meðan landsapotekarin hann hann skal skráseta sølu og innflutning og tilburður og og sløg av medisinskari útgerð landsapotekarin skal hava eftirlit við øllum fyritøkum og og innflytarum also sum bæði út inna á etr og og selja tað ma eisini innflyta tað og tað stendur at fyri ávís sløg kann apotekið ella her stendur í grein fimm at ávís medisinsk útgerð kann einans útflýggjast av apotekinum so tað gevur teimmmpol ella control á ymiskum sløgum et tað stendur ikki hvat tað er kanska tað stendur í viðmerkingunum ikki ikki ikki har í greinini

rúgva av greinum sum sum setir alt system tá ið tað kemur til medisinskar útgerð hvussu skulu fyrihalda okkum til tað tey sum selja tað og soleis at tað verður væl regulerað og og tað sigur at ella tað mann væntar at tað skal eitt til tvey fólk umsita tar

og hvat er so medisinsk útgerð tað

klassi klassi eitt og klassi tvey a klassi tvey b og og klassi trý alt frá rullistólum og ofepurstokkum til til tann til høgi risikoin ella høga vágan viðhvat

og endamálið við øllum hesim her endamálið við øllum hesun her tað er at verja borgaran verja sjúklingin sum skal hava medisinska

og spurningurin er longu roystur um tað er neyðugt við hesari lógini er tað neyðugt at fara so langt og landsapotekarin hann sigur ja tað er neyðugt og vísir á at tað eru eini fimm hundrað túsund sløg av medisinskari útgerð og at í dag er tað soleiðis at øll kunnu innflyta øll kunnu innflyta og og otað er einki eftirlit einki eftirlit á økinum men tað eru eisini ein onnur kritisk reaktión upp á hetta uppskotið og tað eru optikararnir nýggju í tali sum hava sent eitt hoyringsskrivin ella har leksadvokatfirma hevur umboðar hesi nýggju optikararnir

og teir skriva soleiðis at í høvuðsheitum tey eru av høvuðsheitum av teirri fatan at neyðugt als ikki er við einum umfatin umfatandi lógarverki sum hesum í føroyum av tí á teir longu sum er fráboðan møguligar tilburðir til veitarar sínar í danmark og tí skeg longu eru partur av hagtølunum í danmark teir meta tí at endamálið við lógaruppskotunum longu sum nú er verður rokkið í praksis og tað er akkurát hett her vit mugu fáa greiði á

visu hetta verður gjørt úr praksis hví hví skuluvi sú hava hesa lógina og og blívur hon kanska teir víðfevnd etta tað kemur ti at regulera hetta her men men tað er ásanna hinvegin at at tað er tørv møguliga er tørvur á reglum sum sum kann fanga sum sambært teimum óseriøst vinnurekandi og onnur sum sum keypa á netinum

tað sum an lesu víðari so byggir tað á á á trý kritikkpunkt og tað er útreiðslurnar tað verður jú tað sum tað verður jú lagt eitt gjald á øll tey sum sum selja esar vørurnar og og tað skal so fíggja útreiðslurnar av hesum lógaruppskotunum men har hevur heilsumálaráðið svarað tað verðu ikki meira enn í danmark tað er tað er tað er sjálvandi positivt at hoyra men men men landsapotekarin vísir samstundis á at at tey gjøldini visti um tey skulu vera lægri enn enn í danmark ella líkasum danmark koma ikki at dekka allar útreiðslurnar og og tí mugu vit grópa nður fara niður í landskassan eftir meir pengum vissi eg lesi tar rætt ømen tað sum er kanska mest áhugavert tað eru kritipp punkt tvey og tað er at apotekararnir orsaka optikararnir kritisera loysnin í uppskotinum tí at landsapotekarin hann skal bæði hava eftirlit og samstundis eru teir í kapping við optikararnir og har haldi eg at svarið hjá heilsumarraðnum er nokk so gott í mun til akkurát tað kritikpunktin tí teir vísa á at at ja apotekið selur lesibrillur og annað men vit hava eisn ein rúgvu av kioskum sum selja lesibrillur og annað og tað er tað er tað einasta vøran sum sum gongur aftur optikararnir gera við og veita jú einum rúgvu av øðrum tænastum teir veita kvalitetsbrillur og og linsur og kanna eygu og annað so akkurát tað punktið haldi ikki altso tann tann tann kritikkurin er møttur og og og o væl aftursvarað heimsmanraðnum øog og so er tað okkurt við es og og tann datapasan og og har skuldi ikki verið nakað problem at at at sloppa framat har uttan at vera partur av es sum er teirra triðja kritikkpunkt og og tað undrar meg at at teir koma inn á hetta her við kapping og eftirlit og og og tað eru tær einastu sum sum sum nevna hetta her og tað er eint eingin annar bólkur av vinnurekandi sum altso aðrir enn optikarar sum sum reogera upp á heta her ella sum eru komini á ein hoyringsskrivi og tað kann møguliga vera at tey bara ikki komu við tí hoyringsskrivinum og tí tí hev er gott at at trivnaðarnevndin kannaði tað men men eg haldi ikki ikki ikki ikki at tað argumentið heldur

eg haldi at vit mugu halda fast í hesun er spurningin um um tað er neyðugt við lóg tí at hetta kostar og og hetta er her eru sum sagt fimm hundrað túsund sløg sum skulu regulerast eg also er tað yvirhøvur í alistiskt at ein persónur ella kanska tveir persónar hjá landsapotekaranum klárar at regulera tað og hongur heta her sama fíggjarliga tí at óðansæð hvønn mann leggur gjøld á so fara tey gjøldini víðari til brúkaran og tað ger tað alt annáð líka dýrari fyri brúkaran og og tí haldi eg tað er tað sum mann skal brúka mest orku upp á at at finna útav í nevndini
ak fyri harra formaður ja takk síðani er tað ruttvang sum
yri harra formaður vanliga gongdin við lógarsmíði er soleiðis at aftaná mann hevur staðfest ein trupulleika so skal mann stríðast um at fáa semju og stríðast um at fáa lógina gjørda her er tað umvøvnt nú hava vit fingið eina lóg sum skal loysa ein trupulleika sum flestu okkara ikki ordiliga kenna til men tað at vit her inni ikki kenna trupulleikan er ikki tað sama sum at trupulleikin ikki eksisterar hendan lógin snýr seg um sjúklingartrygd endamálið er at tryggja at tað sum verður brúkt av útgerð medisinskari útgerð í sambandi við viðgerð og fyribyrging og deagnostisering av sjúklingum at tað livir upp til ein ávísan standard at tað er at tað er eitt góðkent produkt so endamálið við lógini er avgjørt gott og tað er eisini stuttligt at fáa staðfest frá einum sambandslandsstýrismanni at hetta er yvirtikið økið longu frá nítjan hundrað og níggjuogfjøruti hava vit havt ábyrgdina av hesum so sjálvandi mugu vit eisini taka ábyrgd av at tann medisinska útgerðin sum verður brúkt í føroyum at hon livir upp til altjóða krøv tað skal ikki vera soleiðis at tú kann fara út á landssjúkrahúsið og verða oppereraður við við amboðum sum er bíløgd frá alebaba ella ella okkurt líknandi meni hetta er kanska eitt sindur torført hjá okkum t til fulnar at yvirskoða hvønn ið hetta kemur at umfata vit hava eitti hoyringsskriv frá optikarum optikarar eru so ítøkiligi forhandlarar sum verða raktir av hesum her eg gangi út frá at eitt nú horvnin sum sum sælur hoyritól at tað er eisini eitt dømi upp á ein forhandlara ella ein seljara sum kemur undir hesa lógina og og kanska tannlæknar eisini tær flestu tannlæknar selja tannbostar eg veit ikki um tann post er eitt midisinsk útgerð tað er ein ein eitt ein mynd í hesum uppskotinum sum vísir okkum at tað eru fýra ymiskerð klassar av medisinskari útgerð og tað er alt frá sovorðnum vanligum fepurmátarum tilpeycmeikarar og harav er sikkurt útgerð medisinsk útgerð sum ongantíð verður brúkt í føroyum tí at tað er nakað vit vanliga fáa viðgerð fyri í danmark es hevur lóggávu fyri hetta her og á sama máta hevurið ísland lóggávu á hesum økinum og og høvuðstættirnar í uppskotinum er at tú skalt skráseta teg hjá landsapotekaranum tað verður landsapotekarin sum kemur at umsita hetta her vissi tú ert ein forhanlari av medisinskari útgerð ella innflytari ella framleiðari eg veit ikki um vit hava nakran framleiðara í føroyum av medisinskari so skalt tú skráseta teg hjá landsapotekaranum og tú ert forpliktaður til at goyma fakturaðir av tí sum tú innflytur og selur víðari og at so tú eina eftirlitsviðgerð av og á altso tað er landsapotekarin sum kemur at hondheva hesa her lógina og at hava eftirlitið við forhandlarum til innflytarum og seljarum øhtað skulu setast tvey fólk til at umseta hesa lógina umsitanna og tað verður lagt upp til at tey bæði fólkini skulu fíggjast við gjøldum sum tey sum verða rakt av lógini koma at gjalda og tað verður snakkað um eitt skrásetingargjald altso tú ert pliktigur til at tú erplikt til at lata teg skráseta og tá rindar tú eitt gjald síðani verður eitt árligt gjald og síðani verða eisini onnur smærri gjald og sjálvandi tað sum eitt nú optikararnir vísa á at teir eru bangnir fyri at teir koma at bera lutfalsliga høgan kosna av einari lóg sum teir ikki eru serliga fegnir um so sjálvandi skulu vit tryggja okkum tað dugi eg slett ikki at meta um men vit mugu tryggja okkum at vit ikki leggja eina óforháldsmessliga tunga umsitingarliga byrði á

harafturat verður eitt sindurella optikararnir seta spurnartekin við at tað er landsapotekarin sum kemur at umsita hesa lógina landsapotekaran er jú sjálvr ella apoteksverkið eru jú innflytari og seljari av medisinskari útgerð og tí kann tað tykjast eitt sindur undarligt at teir eisini fáa eina eftirlitsuppgávu í sær sjálvum er tað ein sera relevantur spurningur um tað er rímiligt hinvegin dugi eg ikki ordiliga at síggja at vit skulu stovna ein nýggjan stovn til at taka sar av hesari uppgávuni tað virkar eisini eitt sindur overkell men avgjørt er tað eitn viðkomandi spurningur so er tað grein fimm sum sigur at ávísi medisinsk útgerð kann einans útfylgjast av apoteki undir hesum bert eftir bílegging frá lækna ella tannlækna og har verður nevnt dømi um at tað tað skal ikki vera soleiðis at tú kanst fara í býin til dømis og keypa tær ein hivtest at tú fært skrásett ella staðfest eina ein so álvarsiga álvarsliga sjúku heima hjá tær sjálvum har sum tú ert einsamallur og tað ljóðar nokk so rímiligt hinvegin hava vit í massavís seinastu tíðina sjálvir deagnostiserað okkum við við kovid nú seinastu mánaðirnar við útgerð sum mann hevur kunnað keypt á bensinstøðum og í í matvøruhandlum og alla møguligastaðni tætæir tær royndirnar hava verið av ymsum slagi og tað er eisini mín fatan at góðskan av teimum hevur verið nokk so tilvildarlig uttan at eg skal koma til nakað niðurstøðu viðvíkjandi tíð men hinvegin nú veit eg slekki hvat er galdandi á økinum eg kundi eisini hugsað mær at vita um hetta er hetta ein uppstanning av av lógini altso er tað mdiútgerð sum tú í dag kanst keypa sum tú framegir skal á apotekið at keypa

sjálvandi tað er kanska ikki so nógv politiskt í hesum her annað enn tað at at vit kanska øll eru samd um at vit vit ynskja ikki óneyðuga umsiting hin vegin so ynskja vit øll at at føla seg tryggan við ta útgerð sum verður nýtt bæði heilsuverki og uttanfyri heilsuverkið so tað er onkursvegna ein vegan ímillum tey bæði vit hava ikki umboð í trivnaðarnevndini so vit koma bara at fylgja við og set mítt álit á at tit fara til verka við tí endamálið at

rósa samelsen eina viðmerkingtakk fyri harra formaður sum rutt vang sigður so einki ivast í at tað er nevndararbeiðið kun gera okkum klókari tað er líka ein málbólkur sum eg hugsi um tað eru tey sum geva akopuktur hvar koma tær nálirnar frá eru tað góðkendar ella altso tað er nakað tað var eitt rák tað var øgiliga nógv sumsum summarknaðarførir seg serliga at leggja av at roykja og alt møguligt strongd og alt møguligt altso also tað er ikki nakað sum er tilvildarligt men tað er nakað sum tú skalt stinga inni í í massigur inn í fólk altso og gert tú ein feil og hvat so og ikki minstso tað e bæði útgerðin og persónurin
sjálvur
tað var ein sluttletari hvussu samanhangsan skuldi nevna akkurát akkupunkturnálir tað havi eg slett ikki hugsað um sjálv í sambandi við hetta uppskotið men eg havi sjálv lagt akkupunktur og brúkt akkupunkturnálir tá eg svarðvegis sum ljósmóður á landssjúkrahúsinum og tað var nevniliga ein stór stór avbjóðing at fáa fatur í hesum her akkupunkturnálinum og onkuntíð mátti mann vera nokk so alternativur nemliga fyri at finna forhandlarar og ja og nú síggi eg tað í ljósinum av hesum lógaruppskotinum so hugsi eg at hann sindur at gud viti hvat tað er og vit hava stingið undir fólk men eg veit ikki um at nakar hevur fingið mein av tí skal sigast og vónandi er tað komið í eina meira fasta legði í dag enn tað gjørdi tá takk fyri

ja so er tað landsstýrismaðurin ja takk fyri harra formaður og sum við øllum hinum málunum so vil eg takka øllum framsøgufólkunum fyri ava gottinnlit í hetta her og hava lisið tað væl og virðiliga ígjøgnum øh tá eg fyrst fekk sjálvur hetta her uppskotið inn á borðið so so hugsaði tað fyrsti hugsaði tað var hvat hava vit ikki nakar góðkendar listar fyri altso medisin ella hjálaltso hjálpar tól til medisina altso men tað stendur á næstusu í uppskotinum hvat ið hetta her er fyri nakað og nálið hevur verið nevnt og tað er so graderað eftir eg haldi tað er fýra klassar ha hvussu niður eftir og eg haldi at tað er púra neyðugt og tað haldi eg eisini at eg havi hoyrt á øllum framsøgufólkum at vit hava skil á tí medisinsku útgerðini tað er tað rætta orðið sum vil fekk ikki fekk eg áðni medisinsku útgerði sum vit innflyta at vit p á ein ellannan máta hava hondi hanka við hvat tað er sum vit innflyta og har hava vit fingið at vita frá landsapotetaranum at vit vit hava ikki ein sovorðin góðkendan lista í løtuni tí at tað er oftani fólk spyrja hvat mann kann innflyta hvat er loyv hvat er eitt góðkent produkt og hvat er ikki og eg trúgvi at handilir soeitt generelt tey seinastu tretivu árini kann ikki samanlíknast tað er øgiliga nógv trafikkur nú við alebaba tú más helst ikki doyggja av alebaba og avleiðingarnar av at tú bestillir eitte annað gjøgnum alebaba at tú endar úti á sjúkrahúsinum hjá okkum upp á grund av alebaba produkti og tað er nú geri et eitt sindur inn eitt sindur v einkult ta heila ha men eg haldi at tð hevur stóran týdning um vit gera tað um vit skjóta spurvor við kanón ella ikki so haldi tað er sjálvandi viktigt at vit taka viðkomandi partar inn í nevndina sum tit hava nevnt fleiri ferðirnar hvat fyri optikkarum til dømis tær vætu ær veskurnar sum optikkar eisini hava eg sum teir selja ella keypa og selja í borðdikkin øh hvussu nógv skalt hvussu hvussu hatt skal mann fara í gongd við eftir oeg haldi ikki a eg havi ikki ætlað at mann skal ein veldiga umsiting ein nýggjan stovn tað havi eg slett soleiðis havi eg slett yvirhøvur ikki hugsa t eg hugsi bara at vit hava hondi hankað við hvat vit innflita av midisinskari útgerð altso er tað nakað sum er viktigt haldi eg tá tað kemur til produkt ella vørur so má tað vera sovorðna vørur at tað er skil á so ati eg havi faktiskt lekkik sæð hatta málið sum serliga politiskt eitt sindur tekniskt hvat fyri slag av av vørum hetta er og hvat er tú skal innflyta meni eg haldi vit skulu hava vit mugu hava eitn sovorðnan góðkendan lista hvat er vit innflyta tað er eingin ivi um tað so atum tað skal gerast í lóg altso tí meiningin er at landsstýrismaður fær heimi til at gera altso kunngerð á økinum sum regulera hetta her og sum eisini sagt atdanmarkmet seg hava tørv á tí fyri tretivu árum síðani í ísland hevur eisini mest seg hava tørv á tí og vit hava also eisini eittsjúkrahúsverk eitt heilsuverk og tí er tað mett frá teimum sum hava við tað at gera at vit skulu hava eina sovorðna lóg ereguleraðar í í kunger men landsapotekaran kemur væl saktans inn í nevndina optikararnir so koma so far man at síggja hvussu hvussu mang koyrir tað koyr ta víðari men at vit skulu hava ein ein góðkendan lista og hava eina lóg tað tað eri eg ikki iva um at tað eiga vit at hava men eg haldi ikki at nakar var ímóti at vit hava tað at regulera
takk fyri harra formaður ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið endað hetta málið verður beint í trivnaðarnevndina til víðari viðgerð og vit fara so víðari í skránni í dag fara nú at viðgera til fyrstu viðgerð uppskot til løgslóg um fólkaheilsustýrið tað er løgsmál nummar hálvfems skulu biðja um framsøgufólk fyri javnaðarflokkin av eyðgunum samuelsen fyri sambandsflokkin rósa samuelsen og fyri tjóðveldið siriið steinberg og stefan klein poulsen fyri miðflokkin og bjarni kárasun petursen fyri framsókn fyrst fær jacob
landsstýrismaðurin í heilsumálunum hevur lagt uppskot fyri føroya løgting um eitt fólkaheilsustýri haldi ati tað hevur leingi verið brúk fyri einum fólkaheilsustýri brúk fyri at styrkja ta funktiónina kringu landsstýrismannum tá ið tað kemur til ráðgeving av ymiskum slag innan fyri heilsu verki og tísum er nevnd her haldi eg hetta er eitt hetta er eitt gott gott mál tað at mann savnar ymiski

leggur førleikarnar sum eru saman tað er tað er bara tað er bara gott

tað eru ymiskar umsitingar sum sagt sum eru undir landsstýrismanninum í hesum førinum tosar mann um deildina fyri arbeiðsu almennaheilsu kommunulæknaskipanina heilsutrygd gygni barnaog ungdómstannrøkna apoteksverki ílegursavni fólkaheilsuráðið og heilsutilbúgving og tí er tað skilagott at skipa eitt ráð har mann hevur allan tann fakliga kunnleikan í einum ráði eg haldi mann

nú var eg partur av landsstýrinum tá ið koronafarsóttin herjaði og byrjaði og mann skuldi onkursvegna finna út av hvussu mann skipaði seg í mun til koronafarsóttina og tá legði øgiliga skjótt merki til at landsstýrismaðurin kanska at byrja við at byrja við varð eitt sindur berur í mun til ráðgeving hvørja ráðgevingarnr skulda hava men tað va øgiliga skjótt mann fann út av tí at tað var rætt at hava fakliga ráðgeving hjá landsstýrismannunum og tað bleiv so skipað øgiliga skjótt og eg haldi at mann legði øilija gott merki til hvussu gott tað var eg trúgvi at landsstýrismaðurin eg samdur við mær við mær í tí at tað var øgiliga gott at hava ta ráðgevingina tætt at landsýrismanninum

farsóttarlóggávu og farsóttannevnd og og og landslækna embatinum so eri eg persónliga tí sannføring at tað sjálvandi átti at verið undir føroyskum málsræði men tað er tað tað er tað ikki og taðt heldur ikki við hesum uppskotinum men kenni eg landsstýrismannin rætt hendan so trúgvi g ikki tað okur so øgilia ósamd báðir um tað tað nokk verið ligið best undir einum føroyskum málsræði men tað s vísa seg hvussu leikurferð tí viðvíkjandi men eg síggi onkursvegna fyri mær at hendan skipanin av einum fólkaheilsustýri og annað kann vera ein byrjan til at mann leggur allar teir førleikar sum skulu til hjá einum føroyskum heilsuverki einsamalt at skipa heilsuverk í føroyum og tí haldi eg hetta í í so máta eisini kann eisini kann verða gottsætt sett við teimum brillunum eg veit gott at landslæknin embæti at a landslæknin embætislæknin ikki skal vevjast brúk ti orðið vevjast kanska skeivt orð men ikki skal blandast upp í øgiliga nógv í kann mann siga heilsuverkin tí tí landslæknin er ersjálvandi eisini eitt eftirlit sum skal syrgja fyrri a tingini koyra og tað skal vera onkursvegna skottið skottið ímillum eg ivaðist onkuntí í um um skottrið var í lagi undir koronaundir koronafarsóttini tá hesir ymiski partarnir samstarvaði men í øllum førum so kunnu okur so eftirfylgjandi staðfesta at tað gekk tað gekk gott hjá okum í føroyum at fáa at fáa tað kan mann siga skipað soleiðis at okur føroyingar komu væl gjøgnum tað men sum sagt eg legði øgiliga væl merki til ati tað var munandi bati hjá landsstýrismanninum tá ið hann fekk meira fakligan førleika á heilsukinum á fakligan førleika á læknaøkinum inn í ráðið sum hann sum hann so kundi lena seg at dagliga í tí ráðgevin í tí í tí sum sum hannhevði við at gera og tey málini sum vóru vóru upp at venda so eg eri púra sannførdur um at hetta er eitt fínt stig hetta er neyðugt mann tosar altíg um at savna teir førleikarnir mann hevur á ymiskum økjum soleiðis at mann pær synagi av teimum ymisku fakbólkunum á teir eri tætt saman arbeiða tætt saman og og harvið styrkja styrkja hvønn annan og við ta at mann styrkir hvønn annan í einum fakligum umhvørvi jamen so styrkir mann eisini ta ráðgevingina sum er á á ymiskum ymiskum økjum innan fyri heilsuverki so

jatak siristeberg eina viðmerkintakk fyri harra formaður ja eg eri samd við jakovestegaard í at tá ð tað kemur til heilsuliga ráðgeving tá eru teir fakligu førleikarnar tað sum hevur alt at siga og at ein landslækni er ein altso myndugleika persónur og púra neyðugur í einum sovorðnum stovni so kann tað gott ver hann ikki vera har at byrja við men okur noyðast at at hyggja upp á hvussu mann fær fær fær gjørt tað soleiðis at at landslæknin kemur á føroyskar hendur tað haldi er neyðugt eg haldi tað bleiv sagt her ein dagin at mann arbeiddi við at fáa farsóttarlóggávuna yvirtikna eg haldi tað stóð í álitinum um landslæknan veit jakom vestegaard nakað um tað altso hvussu gongur tað við tí og riggar tað at taka ta lóggávuna burturúr hvtí hvør skal so umsitanin av ves landslæknin
ikki við
covestigaardtakk fyri harra formaður landslæknin sum embætislækni hevur eina ávísa funktión kemur framhaldandi hava eina ávísa funktión sum ikki altíð kann vera samanfallandi við hina ráðgevandi funktiónna í tí sum lands ella embætislækna embæti sum so inniheldur eg havi skilt á lagnum ati ólavsøku kemur uppskot um yvirtaka farsóttarnevndina eg veit gott at mann skal vera varin við at blanda tingini fornógv saman og sum eg nevndi so helst eg at landslæknin var í so nógv íblandaður og nøkur viðurskiftir undir koronafarsóttini har mann fór um marst í mun til eftirlit meni sum sagt tað okur eru von við at gera okur eru von við at finna finna pragmatiskar loysnir eg trúgvi eisini ati yvirtekur mann farsótta lóggávuna so finnur mann eisini ein ein loyst at skipa tað eftir soleiðis at teir myndugleikarnur sum eru neyðugur at manna eina farsótta nevnd til dømis fara mannana óðansett takk fyri

eygunshonvorsen ja takk fyri harformaður ja eg havi eisini hug at viðmerkja tær við landslækna ennbatinum og tí partinum at vistman skal hava eitt sterkt heilsustýri í føroyum sum sum líka sum dekkar alt økið um tað so ikki er neyðugt við tíðini í hvussu er umman so ikki ger tað beinanvegin at fáa tann partin við tí sum tað eisini verður nevnt í hoyringsskrivin hjá landslæknan millum annað so er tað yvirlapp ímillum uppgávur ella ábyrgdar økir og hvør skal gera hvør hvør hvør hevur hvørja ábyrgd sovist mann skal veruliga hava eitt sterkt heilsustýri so vildi eg hildið at tað var viktigt at tann parturin kom við og tað var faktiskt tað sum mann fekk ynndrykkað av tá ið tað bleiv byrjað at tosa um hatta her heilsustýrið at tað fór at vera ein partur av

jakovestegoard takk fyri hara formaður eg eri i orliga sikkur í hvussu landslæknembatið akkrasum passar eftirlitsuppgávan og alt tað passar inn í tað eg haldi sjálvur at okur eiga sjálvur sum føroyingar at hava alt tað økið undir føroyskari lóggávur eg veit gott at vit diskuterað nógv um optevisatiónirnar góðkenningarnar av ymiskum og heilsuøkinum eg dugi ikki at síggja nakað orsøk til at halda at okur í føroyum ikki kunnu klára tað líka væl sum øll onnur eg trúgvi t tað er við ein fyrimunur eisini høvdu okur kunnað gjørt tað tí nú veit kki orliga hvussu tað er nú menfyri tí áðrenn síðan strandaði t ovstani í at at danir skuldu góðkenna ymiskar læknar og annað sum komu til føroyar eg haldi sjálvur at tað er nakað sum okur sjálvu hvørja tíð eisini áttu at kunnað gjørt men hetta er ikki bara hetta er ikkieitt einfalt øki at yvirtaka t alt øki um um heilsuverk men eg síggi avgjørt hetta er ein byrjan til eina tilgongd har okur fáa alt føroyska heilsuverkið og regla kring tað føroyskar hendir og tað kann vera áhugavert at tað er ein ein landsstýrismaður hjá sambandsflos
sum setur hol á tað takk fyri harra formaður ja takk næstu røðar
ja vit viðgera eitt eitt uppskot eitt spennandi uppskot til fólkaheilsustýrin frá landsstýrismanninum í heilsumálum hetta uppskotið tað snýr seg um at skipa eitt mansiga eitt sjálvstøgu fólkaheilsustýri og har tað er ein rúgva avhar mann faktiskt leggur nakrir stovnar saman og mann so ger mann so ger ella setir ein rúgva av nýggjum uppgávum upp sum sum hetta her stýrið skal taka sær av og mann hevur líkasum eina ætlan fram til tvey túsund og áttaogtjúgu men her eru nógvar uppgávur sum hetta her stýrið skal taka sær av millum annað at gera tilmæli til landsstýrismannin og at ráðgeva myndugleikum og stovnum og so fólkaheilsuarbeiði sum í dag er og so er tað uppgávurnar hjá ílegursavninum og tað er kunning og tað er vegleiðing um leiðbeiningar og og so víðari og ser tað eisini at umsita tilbúgvingina so her eru nokk so nógvar uppgávur lagdar til fólkaheilsustýrið sum mann kanska ikki hevur teir stovnarnir sum sum mann leggur saman at teir koma ikki at dekka tað nokk til dømis við at umsita tilbúgvingina hvørt skal gera tað øhog so er tað eisini ó hagtølum ug skráum og mann nevnir at tað skal verða ein granskingargrundan myndugleikatænasta sum hasin her stovnurin skal byggja á tað skal gott nokk ikki koma í gildiferðina í fyrsta januar men men men sum sagt her eru nýggjar funktiónir afturat teimum verandi og mann kann siga hvør skal hvør skal hvør skal røkja tær uppgávurnar tí at mann mnn má ganga út frá at her skulu bæði fleiri ymiskir førleikar inn sum mann ikki hevur og fleiri starvsfólk og tað kanska krevur aðrar fakligheit enn mann hevur í dag afturat landslæknin er so ikki við sum eg haldi er ein nokk so sentralur partur tað komi eg so at venda aftur til og tæir fíggjarligu avleiðingarnar í fyrstu umgangi tað er nakrar stovningar og útreiðslur sum mann nevnir sjey hundrað túsund haldi íð tað var so at mann mann mann leggur ta játtanina sum er í dag tað er eingir nýggir pengar men nógvar nýggjar uppgávur sum verða lagdur til stovnin og visti mann hyggur eftir hoyringsskrivinum so er tað verður tað nevnt øgiliga nógv hetta her við at at mann hevur tørv á fleiri fakfólkum og fleiri førleikum visti mann tekur sjúkrarøktarfrøðingarnar so siga tær at tað er viktigt at sjúkrarøktin verður hugsað inn og og so og visti mann tekur kommunufelagið sum tekur ein øgiliga relevantan spurningur haldi eg um hetta her við hvat skal hetta her stýrið umfata skal tað vera bara tey økini sum málsøki hjá heilsumálaráðnum ella skal tað vera ein sovorðn breið tvørgeirarlig ábyrgd ta hugsan okk um tað sosiala økið og eldraøkið og har sigur mann so at sum fráliður kanska kemur tann partin inn og tað orðið frálíður gongur aftur í øllum øllum hoyringsvorðunum íløgusavnið til dømis heldur at tey drukna í hesum herat at tað er eitt sindur ógreitt hvat fyri lutmandi skal hava om mann druknar í tí og har er so viðmerkingin ja men mann skal styrkja hetta her arbeiðið við heilsuskráum tað skal raðfestast tey komandi árini men tvey tvey túsund og áttaogtjúgu liggur nokk so nógv langt frammi haldi eg og so er tað hetta her við tí framhaldandi granskingini á heilsuøkinum har er tað hetta her við at mann ætlar at savna heilsugranskingin á einum stað ug mann tosar um ein bygning sum ikki verður klárur fyrr enn tvey túsund og trýogtjúgu men har haldi eg tað er øgiliga relevant sum granskingarráðið nevnir hettir her við at at tann framhaldandi granskingin á hasum økjnum hon eri treytað av tøkari játtan og vit vita at tað millum annað sjúkrakassagrunnurin er uppi og har sær ikki út til at vera nøkur ætlan at at útvega meira pengar tann í staðin fyri tað sum sjúkrakassagrunnurin hevði ø granskingarráðið sigur eisini at vissi heilsustýrið skal fáa tað tingd og breidd sum tað eigur so skal mann hava heilsufakliga løgfrøðiliga samfelagsvísindarliga og málsligar førleikar og tað svarar mann so aftur eisini at mann ætlar at styrkja tað sum frá líður hso tað er líkasum vísindasiðrsemisnevndin hon nevnir tað eisini at hetta her við við hvat tð er fyri hvat er fyri førleikar og hvat tað er fyri fígging fólkaheilsuráðið tey siga eisini hetta her við at at tey sakna at at at manni at tað er heilt avgerandi at at tað verður styrkt fólkaheilsutað tað arbeiði við sjúkrafyribyrging og heilsufremjan og sovíðari at tað verður styrt í mun til verandi støðu taðvil sig at mann eftirlýsir eisini at fáa kanska ein fíggjarliga styrki og fleiri starvsfólk og har stendur eisini at atí periotini frá tjúgu til áttaogtjúgu tá ætlar mann at at seta meira starvsfólk á orku til tað arbeiðið gnverkætlanir leiðarin har mælir frá at íløgusavnið verður lagt til fólkafólkaheilsustýrið og har eru so so tað er altso øgiliga gjøgnumgangandi haldi eg í teimum hoyringsskrivunum sum eru so sig at mann at mann eftirlýsir hvør tað er sum skal røkja tær nýggju uppgávurnar og at mann fær tað styrkt fakliga umframt hetta her sum eg vil nevna við granskingini at veg son skal halda fram so so máta meira fígging til so at eg eri klár yvir at tað er ein sum tað verður sagt her at tað er ein ætlan fram til tvey túsund og áttaogtjúgu men eg havi prøvað at hugt eftir tí fíggjarliga partinum har eg veit ikki um eg kanska ikki havi dugað nóg væl men eg haldi at tað er nokk so at tað er eitt sindur ógreitt í tí tað sær ikki út til at vera so øgiliga nógvir pengar sum skulu setast av tey komandi árini men altso man más siga tað at at tað er viktigt at vit fáa samlað í tað er gott at vit fáa samlað mann kann siga at mann fær fær eitt heilsustýri nú nevnir mann tað fólkaheilsustýrið men eg haldi at hetta her við at at kanska kalla tað heilsustýrið er meira meira eg veit ikki tað tað ljóðar betur haldi heftar onkur sum nevnir at tað burdi broytta til hog og at mann fær samla alla hesar her uppgávurnar og man siga orðingin í hesum her trimum paragraffunum ljóðar øgiliga gott ella fýra men tað er líka sum tað sum stansurin aftanfyri sum sum tað sær út til at vera har nokk so nógvur kritikkur ella spurningar sum sum eru við men hetta sær út sum at mann hevur lagt upp til nakað sum er ein byrjan av trimum stovnum sum mann hevur mann leggur teir saman í játtanina saman men men mann definera tað sum nakað sum er nógv størri og við fleiri uppgávum og tað kanska hevði verið gott at fingið tað meira ítøkiligt hvat hvussu hesa uppgávurnar skulu hvør skal taka sær av teimum og hvussu mann fær styrsktstovnin við teimum røttu førleikunum og og te røttu fíggjarligu orkuni so hann kann vera ein stovnur við hesum endamálinum at hann fær tað tingd og tað breidd sum verður nevnt í onkrum hoyrisskrivi øh og politiskt hevur mann so avgjørt sjálvandi at landslæknaembatið ikki veruð partur av av hesum her fólkaheilsustýrinum tað haldi eg at eg ikki farið skeiv at eg at mann fekk ta fatan í byrjani tá ið mann tosaði um hatta at tað kanska skuldi vera tað men eg haldi at mann kann siga at at at tað er viktigt at eg haldi at øll gjørdu ella tá ið koronafarsetin kom so komu øll at kenna tann stovnin og hann hann hevur jú eina rúgvu av uppgávum sum eru rættiliga sentralur til forhold til eitt heilsustýri og tí haldi at tað er øgiliga viktigt at ella halda vit at tað er øgiliga viktigt at tað embatið eisini er ein partur av stýrinum vist tað skal virka optimalt tí at tað verður eitt sindur ja vit koma at mangla nøkur ting ella tað kanska kemur at halta eitt sindur tá ið mann hevur ein part av heilsuøkinum ernakað sum vit sjálvur ráða yvir á ein annar partur at tað er býtt upp í tvey nú nevndi eg ikki hetta her við deildina fyri arbeiðsu almannaheilsu hon verður eisini sum tað sær út her so koyrir mann granskingarpartuin í í í heilsustýri ella fólkaheilsustýrið meðan hin parturin verður lagdur til sjúkrahúsverkið og eg veit ikki hvussu tað er tað nakað sum mann arbeiðir við tí tað verður eisini eftirlýst er eisini ógreitt við tí øhso at ja so at eg má siga at vit taka undir við at skipa eitt sovorðt heilsustýrið í føroyum og javnaðarflokkurin vit halda her eru nokk so nógvir manglar í her ætlanin er hvørfall seks ár fram so tað er tað blívur luftaðar luftaðar longur út mann fer mann leggur stovnar saman og mann hevur nýggjar uppgávur og mann sær ikki ordiliga at teir fakligu fíggjarligu resursurnar fylgja við og sum eg nevndi so haldi eisini at tað er viktigt at landslæknin er við men vit fara sjálvandi at geva hesum uppskotinum eina positiva viðgerð og royna at ávirka tað tann ávirkar tað tann vegin at stovnurin kann virka optimalt sambært

ja tjohannes joensen fær eina viðmerking gersu væl takk fyri harrar formaður ja øhetta heilsustýrið illa man kann siga tá mann samskipar alt so so ætlar mann væl at gera tað betri so tænastan blívur betri og fakligheitin blívur beturi nú síggi eg at mann skal skipa hagtøl og granskað í í í heilsuverkinum men eg hugsi um tann fyribyrgingarparturin hann verður eisini viktigur at at at taka fattí í framtíðini tí tað er vit verða fleiri o fleiri og tað verður ein ein ein størri trýst á sjúkrahúsverkið so vit mugu duga at at taka tann táttin upp betur soleiðis at vit at tar trýsti sum er á sjúkrahúsverkinum ikki blívur so stórt at vit ikki klára og makt at í føroyum so at eg trúgvi at fyribyrgingarparturin haln verður ótrúliga viktigur og eisini við hagtølum og gransking á tí økinum so fakligheitin má vera øgiliga góð økinum og tí kemur tað at kosta pengar og tað er mann noyddur til at brúka tí teir pengarnir brúkar í fyribyrginginia
hann sparir tú jú í viðgerðini seinni takk fyri
eygun samuelsen ja takk fyri harra formaður ja tað verður nemiliga víst á í í hoyringsskrivnum eg haldi tað var frá fólkaheilsuráðnum sjálvum hvussu viktigt tað er at mann fer at arbeiða miðvíst og fer at styrkja tað hevur mann sjálvan mann hevur arbeitt miðvíst við fyribyrging í nógvár og heilsufremja men atat demografiin kemur at gera tað at tað trýstið verður enn ov størri á okkum at vit verða fleiri eldri og vit vita tað við framskrivingum og at tann parturin av heilsufremjan og fyribyrging at hann má styrkjast munandi í framtíðini tí at tað sama longu nú hvat trýst kemur at vera á tær skipanirnar so at tað er eisini ein partur av av hoyringsskrivinum her at tann parturin má
styrkjast og tað haldi eg eisini rætt takk fyri at
syristenbergfyrihara formaður og takktil eygus samunsen ja tað er nokk so ein ein nokk so drúgv ætlangongur líka fram til áttaogtjúgu og tað er púra rætt at bæði fakligar og fíggjarligar resursur mu fylgja við og tað hongur nokk so nógk saman tí at visti mann lesur tað sum e skrivar tað tilfar so er nokk so ambitiøst tað nógv ting mann vild hava inn í men vissi játtanin ikki fylgji við so kann tað blíva eitt sindur trupult serliga vist tað dragur alt fór leingi út so so so tað haldi eg hvussur man mann kundi hugt eftir soleis at tað blívur ein ein stovnur við fakligari menning og ikki bari bygdnabroyting har mann koyrir nakrar stovnar saman men
men nakað sum kann lyfta okkum heldur
eyðgunn samanvælsøgnin ja takk fyri harra formaður ja eg haldi at at orðingarnir í paragraffunum og tað viðmerkingarnir endamálið við sum her tað er ein stovnur sum skal sum skal hevur visjónir og skal lyfta upp og so víðari men men hin parturin tann praktiski ella síggja til dømis av fíggjarligum avleiðingum fyri í ári nei fyri fyri tey fyrstu árini eru altso tað tað fylgist ikki at tá virkar tað meira sum ein samanlegging av tí sum er men mann hevur øgiliga stórar ambitiónir so at tey tingi mugu knýtast nærri saman og gerast meira sjónlip á onkran máta hvussu mann ætlar at
takkla tað takk fyri harra formaður ja takk fyri so er tað næsti røðari sum fær orðið núver tað rósa samuelsen
tað sum vit skulu viðgera nú ella tað sum verður viðgjørt nú tað er at fáa sett á stovn eitt heilsustýri og eg fóri ikki at niður í smálutir at endurgeva tað sum onnur hava sagt men eg fari at siga við landsstýrismannin at tá ið hann legði tað fram fyri okkum í at stovna eitt heilsustýri tá haldi eg tað var fá av okkum sum fingu armarnar niður aftur hetta var nakað sum var ómetaliga tiltrongt og tað kan man eisini siga sumfyrrverandi landsstýrisfólk nú eg havi ikki verð á heilø menni ááøðrum øki har sum tað er ómetaligani umráðandi at fáa eina væl faltiseraða fakliga tað sumlandstýrismaðurin arbeiðir við herbeint tað er at samla alla ta fakligeitina sum er fyri at styrkja heilsuverki og atfáa dygnarbygdar mennina eisini heilsuøki og ikki minst at fáa fatur í nøkrum hagtøl í dag hava vit ikki hagtøl vit hava eina rúgvu av eg vet ikki eini fjøruti kanska meira skipanir sum mann arbeiðir við innanfyr heilsuverki tað sum er øgiliga umráðandi tað e at fáa samlað alt í eina skipan soleiðis ar tú fært nøkur hagtøl at arbeiða við sum eisini so útloyst tað at tú kanst granska

at taka fara niður í hvørj einklald detalju men tað er kanska eitt øki sum hevur veri øgiliga sjónligt tað er

og eg haldi tað at tað er fólka tikið øgiliga nógvtað tilsýn sum bleivur sagt sum hygur eftir abc sálarheilsu tað er nakað sumja hvørt barn í dag í føroyum kennir øll ítróttafeløg barnskúlarøll altso óansakhar tey vita hvat er og gera nakað við tey tingini og og mann hevur hesar heilsuvikurnar sumgongu vikurnar og fólk bleiva kannaði bæði so so so tað er einki ivast í at tað gevur úrslit vit vit síggja eisini hvat iðtær pengarnar hjá sjúkrakassagrunninum vórðu brúktar til tað eru ótrúliga nógvar góðar granskingar ohevði høvdu tær pengarnar ikki verið so hev að verið trupult tí at tað er ikki altíð tað sum verður hægsti raðfest í fíggjarlógini tá tað kemur til gransking og so kann man síggja í teimum støðum har sum har sum tað mann hevur granskað tað sum sum er gjørt at kanska nøkur onnur ting sum mann skal rætta inn uppá tað sum eg síggi fyri mær eisini tað at eitt nýtt heilsustýrið kann gera tað er tá ið landsstýrismaðurin ella samgongan settsur fyri at gera samgonguskjal vit kunnu nevna til dømis reabiliteringina við ta stórari avbjóðing innanfyri sálarheilsu hjá børnum ungum vit seta forskeligar fyriskipanr í verk og eg síggi fyri mær soleiðis t eitt eitt sovorðt heilsustýri kann vera ráðgevandi hjá landsstýrismanninum at finna út av hvat gera vit hvussu lofta vit hesum her uppgávunum sum nú samgongan sessa fyri at

eg má nevna eitt øki sumvit tosa nógv um altso tað er heilsuráðið skal so eisini hava hava ella helt stýrið skal eisini hava eftirlit við viðgerðastovninum innanfyri sum gera veita rúsevni la drekka rúsevnisviðgerð men vit hava ongar kanningar í føroyum sum siga hvat er orsøkin til at fólk drekka sølu ella ungdómur tekur soffur vit kunnu ímynda okkum í at er nakað galið í samfelagnum og millum annað hjá ungdómim hví er tað so nógv ungdómur sum hevur ilt í sálini onkur sigur man skal iki brúka orð og sál tí sáli er nakað heilt annað men tey hava so hvussu øll førarin ilt í lívinum

tá iðfyriskipanintil tey sum kunna fara til sálarfrøðing ókeypis sálarfrøiliviðgerði frá fimtan fimmogtretivu bleiv sett á stovn so helt mann tað ja men altso hetta var kanska nakað sum var øgiliga gott og tað var tað eisini men eg haldi vit vóru øgiliga ivirraskaður yvir at hava so stór eftirspurningur at nú er bíilistin at nú er tað familju foreldur sum renna runt og vanka upá dyrnina ringja upp á telefonina hjá sálarfrøðingunum um at fáa hjálp eg trúgvi eisini attað kann vera eitt ótrúligani gott amboð hjá landssýrisfólkunum ella ráðnum til dømis eitt dømi um at vit hava tvey hunrað og ellivu børn o standa di á bíðilista hjá til triggatriuna til børnung er øll tey børn øll tey sum standa á bílista skulu tey standa á einum bílista nei vilji hildu tað at tær fyriskipanir sum eru rundanum frá barnagarði skúla frítíðarskúlatilboð ella ítróttavirksemi sernám ja mannkann nevna eina rúgvu altso tað er hopliyst at siga hvussu nógvar skipanir eru men eg trúgvi eisini tað at eitt sovorðutt heilsuráð ella heilsu stýrið kann vera viðvirkandi til at set títt kort í hvat vit veruliga skuldu gera so tað ikki bara hatta nú oghtta ú hatta tá og eina skipan fyri aðra skipan eg vóni eisini tað sjálvt um tað eru fleiri funktiónir varð settar saman í eini einum stýri sum hetta her at taðevði eisini fáa orku til at siga hvat ið vit skulu gera øðrvísi enn tað sum it gera í tað tí atsamfelagi hjá okkum hangur ikki saman sum nú er eitt sum eg haldi rættilig áhugavert í hesum her tað er eisini tann granskingarparturin sum kann brúkast til tey sum verðu lesandi á setrinum vit hoyrdu í gjár at nú setur mann løgfrøðilia útbúgvingin á stovn og at hon byrjaði kundu hjálp mær í

øh eg trúgvi eisini tað atgranskingin kann vísa á hvat er ta fyri útbúgvingar sum setir skal raðfesta vit hava til dømis ongar sosialmessigur granskingar innan fyri tað sosialøki it ha eingi hagtøl men vit hava heldur ikki eina útbúgving til sálarfrøðingar føroyir nei til hvørki sálarfrøðingar ella sosialargevar tað sum er ein masigur ein grundfunktión ísosial fakligari bæði málsviðgerð og vitan hana mangla vit vit tosa tosað fyrr í dag øgiliga nógv um reabilitering vit hava ikki útbúgving tileygurtjarpóutar ella fúsagøtar fysitagøtar men vit hava vit hava vit hava vit hava vitugu hava kunna hava eftirútbúgvingar men ikki grundútbúgvingar so at vissu vit longu á setrinum taka og seta eina eina eina útbúgving saman sum er tvørfaklig fatdaga eitt av so ivist í onga løtu í at tað kemur at smitta aftur yvir til heilsuøkið sum kemur at hava tann fyribyrgjandi partin sum er primerað uppgávan tyr at fyribyrgja fólk ásjúku at vist vit taka allar teirar málbólkarnar saman og vit sig a fara sum johannes joensen nevndi hvar er tann fyribyrgjandi partuin so at asmasft fer inn yvir og øog ger fyribyrgjandi arbeiði

mest glað fyri tað er tað at landsstýrismaðurin hevur sett upp í stigum hvat skal gerast tað er soleðst mann svalgir ikki eitt mes sig alt ov eingang eg eri øgiliga bráð av lyndi gott funnið upá hjá ta sjálv menmen mann mann gott duga at síggja tað at tað er neyðugt at gera tað øðrvísi og simpilten implimentera tað sum skal gerast og tað sum eg vóni tað er tað at tá ið tá nú bleivur sagt stig eitt stig tvey stig trý stig fýra at tað er nakað sum kann gjøgnumførast yvir tí soleiðis at tá eitt nýtt landsstýri kemur at ikki alt fer í gloymskuna og so gera tað alt av nýggjum og tað er tað allar ringasta so kann henda og eisini hetta er við at vit tora alla tíðina at eftirmeta tey tingini gera tí enda málið má til ein og hvørtíð vera ikki tann skipanin ella ta skipanir nær vit hava men tað má vera at tað er okkara borgari sum til ein oghvøra tíð færa gleði at av tí sum vit gera tað vavr oftani sagt ja men hvønn hvønnso hvør fær ágóðan av hesum her ella skipanin er teir starvsfólkini ella umhvørvi til einog hvørða tíð vil fakligu stokkleikin hjá einum hvørjum málbólki verða tað at tað er borgari í hvønn einkultu føri sum fær ágáðan av tí arbeiðin sum verður gjørt so eg hevði ynskt at hetta stýrið kanska var eitt sindur breiðari men tað kann vera tað hendir mann tosar tað um innan fyri tað sosiala økið eisini kemur inn yvir uppá eitlanna tíðspunkt tí at tað er enki ivaðust í at tá ið fólk fara av heilsuøkinum so skulu tey loftast onkra aðrastaðni og tað er tað sum er ein avbjóðing tað tað sum g tosa ið m egfyri í dag ta er ein avbjóðing at vit hava so nógvar ymiskar skipanir við so nógvum skottum ímillum sum vit hava u eg siga í sjálvum skipanmog eg trúgvi eisini ett her kann vera ein uppgáva hjá einum heilsustýri eisini tá tað kemur til til dømis nú hava vit koronastøðuna altso hvat gera vit nú tað er her og nú vit hava eina tilbúgving sum tekur sær av hesum her tað onkur er koma inn á hetta her við landslæknan hvar landslæknin í hesum her sum eg skilji so hvur landslæknin vri verið í hesum her men hann er aats tikið seg burturúr men tann parturin sum eg haldi við skula hugsa eitt sindur nærri inná innan fyri landslækna økið tað erhvussu i hvønn mun borgarankanakæra er ótrúligani trupult at kæra tað eru nógvar farmuleratskaskjót tú skalt fylla út men tað tekur fleiri ár áðrenn tað kemur ta so attað eru øgiliga nógv ting sum sum sum vit kundu gjørt øðrvísi og betur og eg hopi eisini tað at vit kunna fáa eina eina meira og nágreina ella framløgu í trivnaðarnevndini frá ráðnum
so vit kunnu arbeiða víðari við takk fyri ja takk her
ha eri viðmerkingar edvar jacobsen ger so væl takk fyri frú forkvinna tað er nógv mann kann taka fatt upp á tá mann snakkar um eitt fólk heilst stúra eitt øgiliga stórt mál og tað var nógv viðgerð av tí í nevndini eitt sum eg legði merki til takka rósu fyri enna eina greiða framsøgurøðu tað var hetta her við at samla fakligheit og tað ati vit mangla hagtøl tí tá ið mann fer at arbeiða t hugsar rósa samensen melsen kundi brúkt fólkaheilsustýrið til tí tað er øgiliga ofta tað at mann hevur hug at tosa um onkur evnir innan fyri innan fyri sjúkraceeschi men eingin hevur hagtøl upp á nakað tað er øgiliga manglandi og og ta gransking á økinum og tað mølist at savna nøkur ting undir sama hætti sum er øgiliga uppdeilt í dag iveit ikkihvat rósa samulsen hugsar akkurát
innan fyri teir banarnir takk fyri
ja takk rósa samelsen ger sovæltakk frú forkvinna vit hava alt øgiliga uppdeilt ja men eg vil siga tað sum eg haldi er tann størsta avbjóðingin hjá einum politikari dag og ikki minst hjá landsstýrisfólki tað er tað at hann skal næstan vera ekspertur í øllum økjum sjálvur og tað er øgiliga nevnt at verða ekspertir við følisum og ikki við vitan tí má vit ganga reina runt og spyrja fakfólk í missig allan allan áhugsandi hátt hvat skulu gera hvussu skulu hvussu skulu gera hvussu fásyngini arbeiða øðrvísi hvussu kulssu hava ta fáa tey samansett men far út og spyr fakfólkini tey vita tað tey vita nógv betri enn enn vit og vit tosa um tað men tað hendra einki allíkavæl vit tosa út í bláa luft og men hetta kann vera viðmirkandi
mel at vit fáa kjólt tingini øðvísija
takk siri steinbergarnar við mær syngja so væl takk fyri frá fólkum og takk til rósa samuelsen rósa samuelsen vendljóðist her at tað er trupult hjá borgarum at kæra og tað er ein øgiliga long prosess eitt annað sum eg haldi eisini er eitt sindur trupult her er tað eftirlitið sjálvandi hópar mann og at at í allarføroystum førum er átti út at verið óneyðugt men tað er neyðugt eisini at hava eftirlit sum at til dømis veit at í løtuni er tað øgiliga nógv ófagliga úr sum arbeiðir innan fyri eldrarøktina til trupult at fáa fólk og tað má gera nakað við kvalitetum og í løtuni er mær vitandi verður tað ikki gjørt nakað serligt við hvussu verður eftirlitsuppgávuna og eg veit ikki um rossesanin sum kennir nakað av tað frá sínum kommunala arbeiði og hvat verður gjørt innan fyri eftirlit til dømis við tað tað er so ein
eina uppgáva
ja takk rósa samuelsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvina jú tað er kanska keðiligt at fáa ein svorn spurning tá mann veit atmann hevur brúk fyri eftirliti og eftirlitið ikki verður gjørt men í veruleikanum hvat skalman hava eftirlit við til dømis summann tosar inná við við við eldraøki út frá hvørjum kriteriu verður arbeitt altso tá ið eldraøki varð lagt út tá tosa emm um tvr feilegsbukkt tvey sum er ein vestatiónsháttur har sum mann í danmark er langt síðan farin burtur frá honum og lógin bleiv skrúvað saman í í forhold til mann eg skuldi tey siga viðarbeiða eftir far tegssbukt trý g eg havi sjálv havta tann frammígjarætt a verið vitjan hjá landslæknanum og spurtum ymisk viðurskiftir teir hava eftirlit við heilsu starvsfólkum tað sumu vety hava adrstratión mentað er øgiliga trupult at fara inn eftir og hava eftirlit við nøkrum sum ikki veitst hvat skal hav eftirlit við tí at hvussu arbeiða vit eftir hvørjum modelli arbeiða vit so at vit flóta øgiliga nógvastaðni so at
eftirlitð við hvørjum er eisini ein øgiligan týðandi spurningur hjá einum heilsstýrum takk fyri ja takk so vóru ikki fleiri viðmerkingar næsta røða er siður stenberg
eg haldi tað er gott at okur í føroyum fara at fáa eitt fólkaheilsustýri og vil síggja onkur í koyringunum heldur at tað skal eita eitt heilsustýri tað skal ikki skilja partarnir at øeghaldi eit gott mál ø okur arbeiddi eisini við hesum her í seinastu samgongu og kunna gleðast um at tað arbeiði heldur fram tá varð tað sett upp sum partur av eisini at yvirtaka landslæknan og eg síggi fyri mær ati tann uppgávan má eisini koma uppá týsepunkt nú eri g so ikki við her men eg ivist ikki í hon fer at koma hetta ger so gussur tað atitað verður eitt stað gjørt klárt til landslæknan at vera í og tað er positivt tá tað kemur til alt lógarverkið um kring heilsuøki so er tað sera flukt tí at nakað av tí er ivirtikið g og nakað av tí er ikki og okur betala faktiskt næstan alt sjálvi uttan landslækna betala restina sjálvu men okur hava ikki lógarheimildirnar eg haldi eisini at hetta málið er eitt úttrúgv fyri at okur hava fingið eitt sameint sjúkrahúsverk og okur hava fingið frið á heilsuøkinum og okur hava flutt okum frá hesum her evi á krígginum ímillum sjúkrahúsini til at arbeiða við kvaliteti og menning og eg haldi at okur skula vera ambitiøs og eisini hugsað stórt tí heilsuverkið er ein bulur í okkara samfelag og eisini allar tær uppgávur sum mann hugsar inn í hendan her í hetta her heilsustýrið tað liggur ein øiliga stóri framtíðar menning í tí tað er vitanartungt og tað krevur nógvar førleikar og tað er við til at byggja land eingin ivi um tað og eg haldi eisini at koronastøðan hevur víst okkum hvussu neyðugt tað er til dømis við hollari ráðgeving og eg haldi eisini at tað hevur víst at heilsupolitikkur og lógur innan fyri heilsuøki muga verða innanríkispolitikkur tí tú mást kunna handla frá degi til dags tá ið støður stinga seg upp so at yvirskipað er nógv gott í hesumi her og tað er eisini tað fylgir eisini eina øgiliga góð bók við tað er gjørt eitt gott arbeiði í heilsumálaráðnum sat beskriva allar uppgávurnar í hesum her bólkinum og mann hevur so greinað hvørjar uppgávur mann vil hava mann vil hava hagtøl og tað er sjálvandi neyðugt at mann veit hvat mann ger og oráðið skal eisini arbeiða ella stýrið skal eisini arbeiða við heilsufrágreiðingum og eisini at gera ymiskar frágreiðingar og tað haldi eg er gott at tað verður flutt eitt sindur burtur frá politisku skipanini soleiðis at tað verður grundað í nøkrum meira fakligum hvørji ting mann tekur fatur í tí eg skal siga akkurát sum er mín uppliving so var tað tað at teir sjúklingarbólkarnar ella tey sjúklingarfeløgini sum kláraðu at rópa nokk so hart tey fingu eg gjørt eina ætlan fyri hvussu mann skuldi fara fram á teirra øki men tetey sjúklingarfeløgini sum kanska ikki kunna tað og eru eitt sindur veikari tey komu kanska eitt sindur aftur um at royna so tað hevr verið eitt lítið sindur til feldigt hvørjar ætlanir mann hevur arbeitt við r hevi ikki sagt t allar ikki góðar tí tað er fínt arbeiði sum er gjørtu ikki tað men tað er meira prioriteringin av hvørjir arbeiði eru neyðug tað hevur ikki altíð verið grundað so nógv í hagtølum og og evidensi og øðrum men meira eitt sindur kvapolitikararnum nú halda skal tað vera ein ambod kætlan skal tað vera sálarheilsuætlan krabpameisætland er mensætlan og hvørt á sínum ø og og eisini tá ið tað kemur til at kunna raðfesta tey átøkini sum verða sett upp í hesum her ætlaninum haldi eg ati eitt sovort stýrið eigur at kunna hjálpa okkum h og so er tað at umsita og menna heilsuskráir eg haldi tað kann vera við til eisini ati fyribyrgja at nógv av heilsupolitikkinum blívur partapolitikkur at tað verður meira fakliga grundað tað skal hvussu vera mín vón tað skal hjálpa til at ráðleggja og ráðgeva og tað skal ráðgeva myndugleikunum eghadi ok havr havt eina øiliga góða ráðgeving um fólkaheilsuráðnum til almenningin tá ið tað kemur til at ráðgeva landsstýrið og uppeftir tá havihaldi okur havt eittveiktpunkt og har síggi eg hendan her stovnin sum eina dygd og so skulu gerast vegleiðingar og leiðbeiningar og mann skal arbeiða við tilbúgving øll hesi her ni helta bara nøkur ting burtur úr her tey krevja ótrúliga nógvar fakligar førleikar h nú hevur mann so hugsað mann so fólkaheilsuráði o íløgusavni og deildin fyri arbeiðsheilsu og landsapotekara og tannríkt og gigni og kommunulækna og alt náligt í ein stovn tey skula sjálvandi arbeiða við hagtølum men men har er eisini nakað við at tú má hava granskingar førleikar tú má hava løgfrøðisligar førleikar og annað inni vissu at her skal koma at fungera og vis e kansn siga akkursum ein ein sovornir yvirskipaðan setning um tað sum eg síggi sum vandan í hesum her so er tað tað sjálvtum eg eisin fr taka undir men tað er tað at mann skal passa upp á at tað ikki verður bara ein bygnaðarbroyting at mann sigur bara at nú skuldi okur øll verið sama húsi og øll gera allíkavæl tað sama steð gjørdi áðrenn visti mann vil hava tað fakliga burturúr at mann lyftir seg upp sum samfelag so má mann seta tær resursurnar inn sum eru neyðugar fyri at styrkja hesi einstøku økini so fyri okum í tjóðveldinum hevur tað alt at siga at hetta ikki verður bara ein bygnaðarbroyting men ein ein faklig menning av faktisk av føroyska samfelagnum og tað haldi eg er akkursum tað sum øll okkara hoyring skal ganga út uppá at finna útav og tað krevur virkuliga mat seta pengar av og nú er sjeyhundrað túsund settar av man lyftir ikki uppgávuna við tí og hetta er so ein ein ætlan sum gongur yvir fleiri ár og tað má sjálvandi arbeiðast víðari við okur vilja eisini í tjóðveldinum hava landslæknan sum partur av hesum her uppskotunum men okur fara ikki at seta okkum ímóti tí uppskotinum tí at hann ikki við nú men fara sjálvandi at arbeiða víðari fyri at landslæknin verður ein natúrligur partur tí tað er okra myndugleika persónur geg duga ikki at síggja hvussu mann kann røkja nakrar av teimum uppgávunum suman evur sett upp her visi mann ikki hevur tann persónim við tað tað trúgvi eg vera øgiliga trupult og eg trúgvi at mann fr øla skjótt at síggja hvussu neyðugt tað verður at fáa gjørt tað arbeiði so tað gleði meg til eg haldi at tað er eitt øgiliga ambitiøst arbeiði eftir et flott arbeiði men mann skal vera øgiliga forsikti eg við tí at mann at mann eisini klárar at seta tær resursurnar inn sum eru neyðugar fyri at kunna fáa tað út í lívi tí visi ikki visti ikki eitt sovorðstýrið eydnast og kemur at rigga nok so tíðliga vistú tú skalt taka seks sjey ár at byggja upp bara til tú hevur nøkur lunda førleikar so kann tað eisini blíva ein báði so tað má mann sjálvandi hyggja eftir hoyringarnir eru øgiliga ymiskar haldi tað eri alneyðugt at nevndin hyggur eftir hoyringunum til dømis í sambandi við hett her sum íløgusavnið sigur og fahrgen har hevur mann jú gjørt íløgusavnið í síni tíð tí kint hava okra egnu íløgu lóg tí føroyar eru serstakar at granska í og tað má mann passa upp á at mann ikki missir burtur at tann uppgávan ikki bara flytur inn í eitt eitt eitt sovorðt stýri og kanska skal liva sítt egna lív har men at mann mann framhaldandi styrkir ta ætlanina tað haldi eg ótrúliga týdningarmikið eg haldi eisini at hoyringarnar hjá hett her við at landslæknan hevur verið partur av arbeiðinum og so pluss tað er annbara slekki við tað virkar øgiliga undarligt so tað mugur sjálvandi hyggja eftir eg haldi eisini t kommunurnar hava áhuga áhugaverda hoyring taðr taðer seta spurnartekin við hetta her at at hvussu kann mann hava ein ein myndugleika sum ikki umfatar kommunurnar altso tá ið kommunurnar hava so stóran part at hava alt eldraøki hvussu kann mann so hava hasa uppgendan her hetta her heilsustýri sum pá einlannan máta bara skal taka sær av tí hjá landinum hvussu ger mann við tað men men har kann mann so siga at at landið hevur vant at leggja eldrarøktina út til kommunurnar við við onkrum krøvum og tað var ei so ein fadesa tað kannmann so royna at loysa men tað haldi er viktigt tí tað er vísaa nemiliga á at her kann blíva bara einbygdaarbroyting og ikki eitt eitt fakligt litt og so tað sum fólkaheilsuráðið sigur eisini um at arbeiða meira við at fyribyrgja teimum stóru fólkasjúkunum og allarhelst taku eisini brúk fyrieina nýggjari fólkaheilsuætlan hvussu mann ger tað tað er eisini viktigt og so landssjúkrahúsið sum eisini vísir á ati at mann má hugsa akkurátsum hvar er uppgávan hjá sjúkrahúsleiðslunum ella leiðsluni í mun til uppgávuna inn inni í hesum her stýrinum at mann akkursum fær tað at sampakka men tðtaðting sum altíð eru upp á spæl tá i man ikker broytingar tað e líkamikið hvørja broyting tú vilt gera so vilt tað vera trupult hjá nøkrum pørtum at byrja við men men tað krevur nakað altso av av arbeiði og diologi so eg havi hug til at siga at okur nokk fara at taka undirvið hesum her men at okur mugu arbeiða miðvíst við at fylla tað út altso okur mugu hava landslæknan við og okur mugu arbeiða á granskingargrunda og serliga efther við at stryrkja granskingarpartin sum eisini ger tað at okur kunna blíva eitt universitetssjúkrahús til dømis at okur noyðast at hava tær ambittiónirnar sum okur lyfta okra heilsuverk fram hava fingið eitt limaskap vo til dømis altso okur hava gjørt nøkur ting sum flyta okkum tann rætta vegin nú og hesin her stovnurin skal vera sterkur og skal vera við til at litt okkum víðari og tí skal hann hava tvey beinastanda tá hann byrjar og ikki ikki koma haltandi inn í verðina so eghaldi okur skula royna at fáa hann so fullfíggjaða sum taðyvirhøvur til ber soleiðis at hann kemur at gagna okkum øllum
eg haldi tí hon er farin takk fyri ja takk her
viðmerkingar gjóni nólsoy joensen ger sovælja takk fyri frú forkvina ja øsyristembert kemur inn á nøkur áhugaverd ting í í sínari framløgu her og og eg tað sum eg hugsi um er at fakliheit og gransking eru jú vegurin fram ogog tað tí er hetta eitt uppskot á sera gott og byggi sjálvandi á tað arbeiði sum eið blivur gjørt eisini í undanfarnu samgongu og í mun til at at fáa hetta her fólkastýrið upp at standa tað sum eg hugsi um tað er tað er ð í summum hoyringsskrivum og tað var siru stenberg eisin inni á so verður tað hetta her við mmann kanska til dømis kommunufelagið vísir á at mann kanska kundi útbygt tað men tað sigur landsstýrismaðurin eisini atað er kanska við tíðini fer at víðka so tað eisini kemur inn á tað sosiala tey sosialu økini og og eldra økið ha so kann sir stemer siga nøkur ting um tað hvat tað so hevði undirborið vistu tað teir partarnir eisini øv
komið inn í inn í tað arbeiðið takk fyri fýrslu
ja takk sirirstenberg ger sovæl takk fyri frú forkvina ja fakligheit og gransking r verðurin fram og tí má mmann eisini lurta eftir teimum viðmerkingunum sum snúgva seg serliga um tað serliga alt tað sum ílegusavnið hevur og fargen og tann parturin soleiðis at mann ikki missi nakrar gulvoyar tað tað kundi verið stadesa men sjálvandi eittstað skal mann byrja og eg haldi sjálv tað at fáa hendan her kommunala partin uppí tað haldi eg er alneyðugt altso okur kunnu ikki hava eitt so so fragmentera samfelag at tú skalt bara fáa heilsuráðgeving innan fyri tað sum landið var har av og ikki innan fyri tað sum kommunurnar vara av visti mann visti mann vil altso tað ber sel ekki til so má mann siga ókey lat okum taka altðkommunulækna øki og alt taðintil landið tað eru fult við uppá at fáa fáa tað í ordan so tað kemur til dømis altð at vera undir hesin her og øll eldrarøktum altso ein einiheilt altso túsundavís at fólki fáa tænastur hvønn einasta dag frá frá parti av okkara heilsuverki sum koyrir fullstendi undir av teimum tað haldi eg er eitt sindur soeis vági
ikki kann siga tað so takk fyri ja takk so var ein viðmerking
frá rósu samelsen ger so væl takk fyri frú forkvinna eg eri púra samd við sigur stenberg at tað eru tíverri fleiri ting sum ganga undir raddaranum og eg síggi fyri mær soleiðis tað at hettaher eisini kann brúkast til at soleiðis at sjúkrahúsiðhjáokkum kunn vera universitetssjúkrahús soleiðis tað at tann granskingar parturin og tann granskingin sum kann liggja innan fyri millum setrið og stýrið og og og størvini kunnu vera øgiliga áhgaverd og tiltrekkjað læknalesandi ella óansæð hvønn fakbólt tað skal vera og eg eri ikki bangin fyri tað at hetta blívur bara nakað sum mann flytur saman og so nakað annað tí at tað r enki ivast í at tú skalt hava eina øgiliga øgiliga sterka góða leiðslu við einari góðari og fastari sterkari
uppi í ráðnum
ja takk fyri steinberg ger so væl takk fyri takk fyri fólkuna og takk til ross samussen ja tað er tað besta sum okur yvirhøva yvirhøvur hava í føroyum tað er tilfeingi av fólki og tann vitan sum øll tey fólkini hava tað er heilt altíð heilt ófatil sum hugsar um hvussu fáa okur í veruleikanum er hvat ið mann ikki kann so tann partin er slakkibankin fyri men sjálvandi má mann seta pengar til so at mann fer tær fakligu førleikarnar inn og serliga tær við at strikka granskingina við sum mann vil vil vera um verta tey sjúkrahús so tað er ein treyt at styrka okkum gott vilja nøkur ting men seta okkum ikki pengarnar til og arbeiða okkum ikki miðvíst ímóti tí so blívur tað ikki so tað má vera tað má ganga hond í hond góð heilsa kostar men
meni ring heilsa kostar meir takk ja takk so er tað steffan klein poulsen
vit viðgera so eitt uppskot til løgtinslóg um fólkaheilsustýrið og fólkaheilsustýrið snýr seg um at leggja fleiri stovnar undir ein stovn vit hava nógvar áhugaverdar stovnar sum sum kanna ymiskt og upplýsa ómymiskt ø men koyra ja koyra soleðis hvør sær og og endamálið við hesari lógini er so at at at samla fleiri hesum stovninum undir eitt tak og og og leggja nakrar uppgávur á hesar stovnarnir afturat og og nøkur sum verða nevnd her íløgusavni og deildin fyri arbeiðs og almannaheilsu og fólkaheilsuráðið og játtanir hjá hesi stovnum skulu so leggja saman og og sum eg skilji lanum so skuldu ikki so ræðliga nógvir pengar til afturat fyri at loysa aðrar uppgávur sum varða lagdar til hendan stovnin

faktiskt bara tvær milliónir heilt fram til tvey túsund og áttaogtjúgu og og tað ljóðar øgiliga skilagott og og hetta verður so gjørt stiðvíst ø at vit samla stovnarnir og fleiri fleiri uppgávur undir fólkaheilsustýrið í ætlanini sum er gjørd er tað deilt upp ífýra stig ø har mann implimentera nøkur ting soleiðis fyri ja ella eitt stig av gangin fyri fyri hvørji tvey ár sum ganga og og eg haldi at tá man tá man samlar fleiri stovnar undir eitt tak so er tað øgiliga umráðandi at tað verður skipað væl og onkur hoyringspartur vísir á at at luturin hjá teimum í hesin her nýggja samanhangunum virkar ógreiður og og og tað verður samskift aftur og fram millum heilsumálaráðið og stovnarnir um tað sjálvandi og eg trúgvi at nógvar hesum ynskjinum er gingin á møti men men tá ið stovnar skulu gjøgnum eina broyting so mann veit bara hvat mann hevur umann veit ikki altíð hvat mann kemur til um mann skal tillaga seg til ein nýggjan form og tí haldað øgiliga umráðandi at at at hetta verður skipað væl so vit fáa kanska end enda størri gagn av hesum stovninim sum koyra hvør sær nú sum frameftir skulu koyrast saman og eg haldi tað er nógvar spennandi uppgávur sum sum fólkaheilsustýrið skal taka sær av og og og og røkja

millum annað grein trý sum snýr seg um hagtøl og skráir eg haldi altíð hildið at hagtøl eru øgiliga áhugaverd og kunnu gera okkum klókari upp á nógv ting og í hesum sambandi nú vit vit tosa um heilsu so kom eg í tankar um ela eg mátti fara leita hana upp tað var eitt eitt kvinnubrot sum livdi tá ið nítjandu øld

hon varella hon vaks upp í einari ríkari familju men hon vildi vera sjúkrasystir og m og í hennara arbeiði sum sjúkrasystir so endaði hon í kreml tað komst av atbretar fóru í kríggj í kreml í átjan hundrað og seksoghálvtrýss og ein natúrlig avleiðing av einum kríggi er ein ein sjúkra lega og tað vísti seg at tað var øgiliga høgur deyðstíttleiki á hesari sjúkraleguni hon bleiv so kallað tí leytiwít og lagt hon gekk frá frá manni til manni og og tosaði við teir og og samlaði sær hagtøl og hon skrásetti eina rúgvu úti frá hesum her og og vit øll vita tað at viðhvørt fær mann so nógv hagtøl inn at tað blívur øgiliga óruddiligt og hon dugdi at seta tít system hon var ja sum ein annar hagfrørrðingur og sett tað í system deildi upp mánað ferð mánað nærhesmenni doyði hvítardoyði og g teknaði ja vit vit kenna tað sum tertina men sum eiein líknandi graf sum sum tertina sum vit kenna tað vit síggja hagtøl og annað og við hesum tølunum og við tað at hon við sealiseraði tað so ræddaði hon nógvum nógvum soldátum frá at doyggja og oman fann tav at btrhúkyeinas skuldi til og annað út frá hesum hagtølunum sum sum vísti hvør orsøkin var til at sum nógvir menn doyðu tað doyðu minst líka nógv menn av sjúkum annað á í sjúkralegini í í mun til ustóðvur doyða frontunum og og tað haldið er øgiliga áhugavert ta er heta er bara ein søga sum lýsir hvussu eitt sterkt og gott amboð góð hagtøl sum verða skipaðir væl kunnu vera fyri eisini okkum føroyingar í í dagsins samfelag tí at

at veruleikin upp á nakrar máta er minni kompleks í dag og og tí skulu vit sjálvandi áhaldandi samla hagtøl og vit mangla hagtøl upp á so ræðliga nógv á nógvum økjum eg haldi er sera umráðandi at tað vera innsamlaði og eg haldi eisini at at mann ger tað skilligt at mann arbeiðir hagtølini ígjøgnum

gjørdi og analiseraði teð væl og og fekk eina mynd av hvat hvør er støðan hvør er støðan í hesari sjúkralegini og vit mugu so greina nøkur heilt onnur øki í dag vit hava flutt okkum nógv hesi nógvu árini síðani florensi gjørdi síni hagtøl men er sannførdur um at góð hagtøl sum er væl skipaði ekunnu rætta lívum og sanniga eisini betra okkara heilsu sum er endamálið hjá fólkaheilsustýrinum er ikki altso endamálið hjá fólkaheilsustjúrunum er ikki bara at at at at fólk kumganga sjúku men tað er eisini sum sum to hevur til endamálsorðing tað er eisini at forbetra heilsuna altso fysiskt mentalt og og og so framvegis og og tann partin eri øgiliga spentur uppá og eg trúgvi at tað eisini krevur resursur og tað síggja vit eisi frá hægstovuni at vissu vit ynskja meir hagtøl og betri hagtøl jamen so krevur tað eina ávísa upphædd til at útføra tað arbeiðið og og tað tað verður so okkara uppgáva her inni at at raðfesta tað vissu vit ynskja góð hagtøl her eru sjálvandi nógvar aðrar uppgávur í og er kanska sjálvur eitt sindur spentuppá hagtøl og og vit vísa á hvussu hvussu væl vit kunnu brúka hagtøl frú forkvina og ynskja ja stovnir ikki hetta stovn enn men ta vit koma har til so it ynskja táumblýan byr við øllum
nú er snukkan sum tey fáa takk fyri fólkuna ja takk har ein viðurlagdur
merking ingilein didirisen strøm ger sovæl takk fyri frú forkvina eg veit um eg hoyrdi steffan klein poulsen rætt men eg helt meg hoyra at hann segði at tað var skilagott at mann at mann bara skal játta tvær milliónir afturat eyka fram til tjúgu áttaogtjúgu altso fyri ta uppskotið sum fyriliggur í mun til ta tann fakmyndugleikan sum skal vera til staðar og allar tær ætlanirnar sum eru í hesum her uppskotinum so er tað væl saktans nógv meira enn tær tvær milliónirnar sum svara til eini eini tvey størv ø hvat eru hetta her bara tær tvær milliónirnar sum skulu setast að fram til tjúgu áttaogtjúgu tað má vera
dal mær ein tað takk fyri frú forkvina
stefan klein polsen gersæja frú forkvina eg møgiliga ege miskkiveti landsstýrismannin men eg eg skilti tað sum at tvær milliónir faktiskt vóru nokk til at dekka allar tær uppgávurnar sum lagdar afturat men kanska tað er tvær milliónir fyri fyri hvørt stig tað tað gevur so átta milliónir eyka afturat teimum játtanum sum sum stovnarnir hava so ja tað eru kanska tvær milliónir perstig og og møguliga tíðin fer at vísa at at tað skal meiri til tað tað veit so ikki men visu vit ynskja kvalitet vissu vit ynskja at fáa góð hagtølvist vit ynskja at at allar hesar uppgávurnar sum sum fólkaheilsustýrið verður álagd skal røkjast væl ja men so so krevur tað at tey fáa teir pengarar sum skal til og og og tá ið mann leggur so nógvar stovnar saman so trúgvi eisini at mann kann efekeefektivisera nakað og og og fáa størri gagn av
av tí samlaðu upphæddini ja takk so vóru ikki fleiri viðmerkingar næstur at røða er bjarni kárason petersen
fyri frú forkvinna vit viðgera eitt uppskot til eitt fólkaheilsustýri sum í stuttum kann sigast at vera ein ein samanlegging av nógvum verandi stovnum undir undir heilsuøkunum ella heilsufakliga myndugleikanum og skal onkursvegna hava nakrar kjarnuuppgávur innan fyri innan fyri tað heilsufakliga økið og tað verður grundgivin við at mann vil leggja saman fyri at fáa alt savnað undir einum stovni og at gera líkasum mann hevur í øðrum norðalondum til dømis har man hevur ein sentralan heilsufakligan myndugleika undir aðalráðnum í hesum førnum heilsumálaráðnum tað er summi útgangsstøði eitt eitt gott hugskot halda vit í framsókn tað er jú vit eru jú eitt land við lutfalsliga fáum íbúgvum og tí er tað eisini lutfalsliga færri fólk á hvørjum øki í samfelagnum eitt nú í heilsuverkinum og tí snýr tað seg um at fáa so effektivan rakstur og so góða ginformatión millumfakfólk sum til ber og tað krevur at mann roynir at hava alla vitanina savna á einum øki og at mann sum sum best ber til sleppur sær undan sokallaðar dupultfungtiónir mann tosar nógv í í í vinnuligum høpi um um synergi effekt og eg haldi eisini at tað er kanska tað man gjarna vil uppnáa við at gera eitt savnað fólkaheilsustýri øh hetta her kemur jú at at er stattað nakrir verandi stovnar tó fara tó at virka sum sovnar undir fólkaheilsustýrinum men men tað verða nakrar samanleggingar øh og so fær mann eisini at so nágreina mann eisini í uppskotinum hvørjar kjarnufungktiónir fólkaheilsustýrið hevur øh í mun til sjúkrahúsverki til dømis og heilsumálaráðið og so framvegis eg haldi sum eg nevndi í áðni at hetta er eitt eitt gott uppskot eg loyvi mær tí at líka býta merki í hesum her við at tað stendur í viðmerkingunum at mann politiskt er blívin samdur um at halda landslækna embatið uttanfyri og bara tað at tað stendur at mann politiskti blívun samdur um tað tað fær meg ati hugleiga eitt sindur um ókey men hví skrivar mann ikki at at at tað er ein fakligvurdering ella ein organisatoroysk vurdering at tað kanska ikki er hendsingsmessi beint her nú at yvirtaka landslæknaimbatið tað stendur at að er ein politisk avgerð og so hevði eg kunnað hugsað mær at vita hvat liggur til grund fyri ta avgerðina sum hann hevur tikið politiskt er tað bara ein politisk raðfesting mann vil gera okkurt annað framum ella heldur mann at landslæknainbati hoyrir best heima undir donskum málsræði til dømis oraka av akrititerings ella autorisatiónsskipanum og so framvegis tað kundi eg gott hugsað mær at kanska lansýrismaðurin í heilsumálnum kundi fari eit sindur inná øh so er tað jú sjálvandi ein ein rúgva av punktum um hvat fyri uppgávur hetta her nýggja fólkaheilsutíðir fer at hava og eg haldi tað er nógv av tíð virkar øgiliga skilagott til dømis hetta her við at savna inn hagtøl innan fyri fólkaheilsu og innan fyri heilsufrøðina tað haldi eg vit hava sum eisini stendur í viðmerkingunum at vit hava alt ov lítið av eg veit ikki um fólk kenna til søguna um kolur á útbrotið í london í átjan hundrað og áttaoghálvtrýss tá var tað eitt eitt kempistórt koleraútbrot tað vóru nógv fólk sum doyðu og mann skilti ikki ordiliga hvar hetta kom frá tað var eitt brádligt útbrot og mann visti ikki hvør orsøkin var tað sum mann so fann útav við at granska tað var mann sá at hetta hesi útbrotini raktu nakrir ávísir býlingar í london og teir býlingarnir vóru typiskt tætt við industriøkir tá ir býlingarnir vóru typiskt tætt við kloaakeringsskipanirnar og vatnveitingarskipanirnar og tá var tað soleiðis at øll avføring og altíð industrielt avfall frá hesigar industriellu økini tað bleiv koyrt beint út í temsonna men mann sá har var ein korilatión í millum vatnleiðingarnar í london og hvør ið bleiv raktur á kolera tá gjørdi so ein sevilverkfrøðingur sum eitur joxcf kalasett hann gjørdi hann kom við einum hugskoti um at vit flytau hesa her vatnleiðingarnar út úr london í eitt annað í eina aðra vatnleiðing sum fór uttanum har sum íbúgvarnir búðu og tað vísti seg til at hava eina fantastiska vir ávirkan á útbrotið og megnaði at niðurbasa útbrotið og nógv vilja vera við at hann hevur nokk verið ein av teimum sum eg vil bjargað mest mannalív í onglandi yvirhøvur av hesi orsøk so mann skal ikki undirmeta tað við at hava góð hagtøl at greina til at gera niðurstøður um hvørji átøk mann vil gera á tí heilsupolitiska økinum ø nú bleiv nú var hetta dømi øgiliga konkret og dramatiskti dømi men tað hevur stóran týdning at síggja kausalitet og at síggja at tað eina elvi til hitt og tað er samanhangur í genetikki at tað er samanhangur í livirførslu ella lívshátt og og hvørja sjúkur man berjist við annars so tað at mann fær bæði meira data hevur stóran týdning og at mann eisini fær tær neyðugu orkuna til at viðgera tað dataði og at koma við nøkrum niðurstøðum sum kunnu verða til gagns fyri fólkaheilsuna í føroyum øh fólkaheilsustýrið fer eisini at standa fyri heilsufakliga ráðgeving og vegleiðing tað haldi eg eisini kanska mann kundi strimleina eitt sindur betur nú eri eg ikki nú havi eg sjálvur ikki ekstremt nógv innlit í heilsuverkinum hog so framvegis men onkuntíð føli at hesar vegleiðingarnar eru eitt sindur tær góðar men tær eru eitt sindur fragmenteraðar og tað er ikki altíð konsestensur í og tað er sjálvandi kanska tí at eg eru ymiskt hvør ger tað so framvegis so tað man færa onkursvegna strimleiðna tað gjørt tað eitt sindur meira einstáttað og samanhangandi tað haldi eg við mínum avmarkað inniliti í hesum her er ljóðar skilagott øh sjálvandi er tað eins og hoyringsella umvælisskrivini vísa á so er tað jú kanska eisini ein diskussión um hvar markið liggur tá tað kemur til heimildir og annað millum annað verður víst á hetthr við íløgusavnunum øh men yvirskipa sað haldi eg at tað er øgiliga týdningarmikið at mann fær allir hesaher stovnarnir til at arbeiða saman undir einum taki og at mann onkursvegna gagnýti hvønn annan í tann mum tað ber til øh tað sum eg onkursvegna kanska ikki stúri fyri men haldi eg vert at leggja í geyma tað er tað at nógva hesiher nógva hesaeri vitanini á informatiónini tað snýr seg um heilsustøðuna og og og og støðuna generelt hjá okkum borgarum og tað er tað er ú viðkvæmir og upplýsingar og tí má man eisini syrgja fyri at mann fylgir alla lóggávu sum hevur við dátuvernd ar gera tað tað ivist sjó løtu í at mann ætlar h tað stendur eisini í viðmerkingunum at eg eri tráð við lógina um dátuvernd men eg haldi tað er øgiliga týdningarmikið tí at tað er so viðkvøvnt og tað er onkursvegna eisini ein partur av okkara kritiska infrastrukturu og nakað sum ikki má pp á nakran máta antin komprimerast sapoterast ella á annan hátt misbrúkast antin av persónum ella ella feløgum uttan fyri og heldur ikki perón ella stovnum innan fyri ta skipanina sum hetta dataið liggur í tað má onkursvegna vera rættiliga væl vart øh sum heild haldi eg at at tað at hava eitt fólkaheilsustýrið er ordiliga gott nú kom eg í tankar um heftahr við fólkaheilsuráðnum øh mann tosar um at mann vildi gera fyribyrgjandi og upplýsandi átøk tað er kanska itt sindur ymiskt hvat mann leggur í tí men til dømis var tað nú ein tilráðing og egentiliga eini lutfaslig politisk semja niðri um at mann vildi útfasa royking við at seta eitt aldursmark á nær mann kundi og ikki kundi keypa sigarettir ella tubbak og stjórin í fólkaheilsuráðnum hevur eisini verið úti og sagt at tað var it gott hugskot tað havi eg so verið øgiliga hart ímóti tí at taðtað tað er har tað gongur eitt mark ímillum hvat er heilsufakliga skilabest at gera og hvat mann politiskt ynski at gera tann deskursurin upplivdi teg sjálvandi eisini øgiliga nógv undir koronafarsóttini har sum hfarsóttarnevndin kanska var onkuntíð ov víttgangandi og har politiska skipanina kanska onkuntíð var ov lin ogtað er sjávandi tíma hevur ymisk atlit at taka h so har er tað intessant at kanska hugleigi eitt sindur um hvat fyri leiklut fólkaheilsustýrið skal hava í mun til at gera tilráðingar til politisku skipanina í øllum førum hava tað eg menti tí at mann veit at mann kann egentiliga fara ófatiliga langt til frama fyri heilsuna men har sum tað kanska fer uppá bekostning av øðrum tingum til dømis tað fría valið liviá øðrum frontum tað haldi eg eri nokk so áhugavert at at at diskutera og tí haldi eg at tað kundi veri áhugavert at at kanska fíngi nágreina eitt sinur hvat tað merkir tá mann tosar um upplýsandi og fyribyrgjandi tiltøk í mun til eg haldi tað eitur lívshættissjúkur ella lívsstívissjúkur øh men fyri at taka samanum øh frú forkvina so so eru vit í framsókn øgiliga positivur yvir fyri hesum her øhtað eru sjálvandi nøkur ting sum mann kann fara í diskutera tá ið eta her fer til vit fara sjálvandi at gera ta ta viðgerðina sum skal til og vóna at hetta fer at ber á
mál ið verða til gaks fyri fólk takk fyri ja takk her var ein viðmerking
frá siri stevnbergfest gjørt væl takk fyri tey frá fólkum ja eg haldi at har við altso data og persónsupplýsingar at mann tryggjar tað tað vernd sum skal til tað eru sjálvandi alneyðugt nú verða fleiri ymisku stovnar kann mann siga koyrdir í eitt men tað eru sjálvandi eru tey von við arbeiði við tí okur hava dadvørindarlógu og so víðari men tað er ótrúliga viktig at mann kann føla seg tryggan og tað er eisini reist sum ein kritikkur í er av at tað er eitt av teimum tingum mann skal kikka eftir men so var tað tað teg við at fáa um landslæknan eg veit ikki um bjarni kárasund kundi sagt nøkur orð um hvussu tað eisini kundi styrkt hendan her stovnum ella hetta stýrið at havt
landslækna uppgávuna uppií ja takk
eittin kára sum velstrandi ger so væl takk fyri tað frá forkvinna generelt sæð og tað rokni eg eisini við at systembøk veit av so so eri eg sterkur tilhengari av at vit taka ábyrgd av øllum málsøkjum sjálvi og at vit egnu klæða yvirtaka øllum málsøkjum sum í dag eru undir donskum málsráði tað inkluderar eisini landslæknan og landslæknaembæti og hvíí mann hevur valt at umlata at hava tað við nú tað veit eg ikki men eg haldi sjálvandi at vit skulu yvirtaka landslæknaembætið og vissu tað er eitt problem við autorisatión ella annað so ber tað til sum land at keypa sær konsultatión aðrastaðni frá skuldi tað verið neyðugt føroyar eru ikki eitt forlítið land til at hava eitt sjálvstøðugt heilsuverk tað er eitt hundrað prosent samførdurum tað er bara ein spurningur um hvørt tað er ein politiskur vilji til at gera tað sum skal til og um mann vil játta tað neyðugu fíggingina til at fáa tingini at virka tí at tað átti tað í øllum førum at gjørt og tí haldi eg eisini at mann skuldi kanska lagt eitt sindur meira áherslu á at roynt at
eg yvirtikið landslækna ennbat
ja takk krúst vangaði hana við mær sindur so væl takk fyri ja bjarni kárason var inni á hesum her hesin politiski spurningurin sum altíð kemur upp í sambandi við at mann politiskt so fegin vil geva fólki tað góða lívið herundir eisini tað heilsugóða lívið og nýliga var ein donsk kanning sum staðfesti at heilsustøðan hjá dønum er ikki góð hon versnar og serliga er tað lívshættisjúkur sum ger seg galdandi og har sum hann appelleraði enn eina ferð at fara víðari við lóggávu eisini viðvíkjandi matvanum hjá fólki og tað er at hetta er ein politisk slagmark h er hvar skal mann og hvussu langt sleppur mann egentliga ella hvussu nógv nær mann við lóggávu eg kundi hugsað mær at spurt um
karnan koyrasen hvat hann heldur um tað takk fyri
ja takk bjarni kára sum pæstur hann ger so væltakk fyri forkuna sjálvandi tað eru ræða nógv ting sum sum fólk vanligt fólk vita øgiliga væl er skaðiligt annað um stuttskygd ella uppá langskygd um tað er tubbak ella solarium ella sukur og slikk ella hvat tað skuldi verið rúsdrekkar rúsevnir so er tað nakað sum fólk vita er skaðiligt men tað sum mann gjarna vil prioritera politiskt tað er at tað er fría valið eisini fría valið til at taka avgerð sum kanska onnur ikki síggja til at vera so hensingsmessiar ella góðar fyri lívs kvaliteti men hvør skal gera av hvat lívs kvalitetur er og at tað er nýggjasta feskasta dømi við at banna sigarettir ella tubbak fyri eina ávísa aldursbólk aldrei hesa førinum var tað áðrenn tvey túsund og tíggju tað kanska ger seg eitt sindur for nógv inn á tað persónliga frælsið men sjálvandi tá ið tú sum heilsufakligur myndugleiki skal gera nakrar tilráðingar tá hevur tú sjálvandi bað tey heilsufakligu atlitini at taka og tí er tað púra raskinelt at mann tykkur undir við slíkum átøkum tað er bara tað at vit politikarar mugu sigla ímillum skerini ímillum at halda fólkaheilsuna á eitt ávíst støði samstundis sum vit virða tað at fólk mugu hava frælsi til at taka nakrar sjálvstøður avgerðir og at vit ikki skulu rassinerast við tubbak og bommu og hvat tað skulu
suldi verið tað er ein farlig leið at ganga takk fyri ja takk so er tað landsstýrismaðurin kalioholm johannesen
at landslæknin ikki við í øllum hesum her tað var ein politiskur slutningur sum eg sjálv er havi tikið tí at eg mintist afturá tað man hev verið ínøkur ár í politikki so emins eg aftur at vit skuldu yvirtaka sakføravirksemið eg vei ikki tat minnast tað tað gekk óalmindiliga gott øll klappaðu hvørjum ærindar ryggin hvussu gott er tað gangur inntil vit fór eg yvir til at tosa um auterisatiónir tá fór altíð spagat og einki hendi av nøkrum so við teimum royndunum hjá mær so hugsaði at tð brúktannanleiðis tilgongd her at vit fara út í fyrr hálvleik vit gera hetta her við einum heilsustýri sum øll sum eg havi tosað við eisini fakfólk meta er eitt gott hugskot at vit savna okkara vitan sum eitur lítið land og at vit gera tað so mikið skilagott at vit fáa allar politikarar við uppádu og ikki gera tað partapolitiskt hetta er bara vitan hetta er bara vitan vitan og vitan at vit samla na saman og brúka hana til naka skilagott attna óloysøkur ætlaður at yvirtaka farsóttarlóggávuna og so skjótt som møguligt eisini landslæknan tí at eg havi sjálvur iðhvussur sitið við partin av ábyrgdini v heilsuverkinum í hesum koronatíðum og tú kanst ikki altso tey umborða hitanikk kundi aldrin ringja inntil sandións um tey skuldu koyra rættnsbátarn út ella ikki altso tú má hava ein myndugleika sum hevur krisiskstýring tað er øgiliga øgiliga viktigt at eru á einum staði og tað trúgvi eg altso les bara viðmerkingarnar til hetta her uppskotið øll siga hetta er eitt gott hetta ereit gott uppskot og so koma tey við nøkrum viðmerkingum sum vit skulu taka við okkum fyri at kanska gera taðher enn og betur og tað er so viktigt at vit eisini seta ta neyðugu resursurnar peningarliga av til hetta her og eg hugsi gransking vkunnu vit ikki granska meira altso og eg hugsi tað í tveimum førum faktisktá vit hugsa um greinst heilsugransking og eg havi bønubiðið tá vit háva snakkað við noðunordigs til dømis tei koma upp her við ja hvussur yvir kanska yvir hundrað milliónir ela hvat tað bleivur til innan fyri heilsu eg havi biðið um eitt partur av tí kann vera til onkara grundstruktur innan fyri heilsugransking at vit fáa teir strukturarnir upp á pláss soleiðis at vit alla tíðina motiverað fólk sum tak útbúgving inna fyri heilsu hvussu kunnu vit gera tað betur eg vil eisini hava crpp k kortini ella hettar her sum hat prikar nýfrøðingarnir sum farða koyrt og tað bleiv altíð sendr ligðin í danmarkar hví skal tað sendast til danmarkar eg vil hava anska til føroyar og eg havi bivið at fáa tað til eg havi biviðað físk kortini til føroyar og tað vil skriva niður til og tað er eisini sovorðið sum skal hava samlað tað er vit sum eru sjúk tað eru ikki tier danskari tsjúkri tað eru føroyingar tað er okkara arvamassi ella hvat vit kalla tað og vit skulu brúka tað til okkara gransking sum soleiðis at vit fáa tað ljóðar kanska eitt sindur háflossovorðnir nei úti okkara sjúkra hús skulu eisini hava gransking sjálvandi skulu vit hava tað eitt universitetssjúkrahús hví skulu vit er tað tað skulu vit hava tí haldi eg hetta her málið her tað verða arbeitt við hesumher fleiri arralsorð og hví hevr havi eg lagt tað fram havi eg brent fyri tí ja aftan á hava tosað við fólk sum hava skil fyri tí og sum duga at síggja ta stóru heildina sum lyfta seg upp absolutt her er nakað far eftir og eina amerikansk marknaðarførongs gurð or segði eina ferð enar rættur plainsa nátting og planing es evruting og tað kemur eisini at vísa hesi her árini um vit planleggja tað so mikið væl so mikið rætt at vit fáa allar sektorarnir við og tað vrið nevnt kommunurnar til dømis tað liggur in høgra beiti øll gapa við koronakreppuni tá ið vit skuldu hava útgerð maskru hvat veit eg úti á ellisheimum sovorð nó áhvør skal keypa tað inn tí at har vóruting øll keypti inn undir seg har var kki áf fárt fatur í hví ikki hava eina innkeypsfruktión sum kekur keypir alt alla neyðútgerð í sambandi við korona ella aðrar pandemiir savnaði á einum stað øll hesi tingini haldi eg kunnu skipast í einum sovorðnum og sjálvandi tú kanst velja at gera alt í senn og so hendir einki ella tú kanst byggja tað upp leggi uman leggi oman á leggimanna á og tað haldi eg er ein góður máti at gera tað viðvíkjandi hesin her og eitt annað sum eg hugsi tað er at eg havi ongan møguleika sum einkol persónur ø til dømis høvdu vit havt ein heilsugranskingargrunn tað havi eg hugsað nógvur sjálvur ein heilsugranskingargrunn hvar ið fólk privat fólk fyritøkur kunnu donera pengar inn vist tey ynskja at granska innan fyri eitt ávíst øki vilsi eg hava eina deagnosi upp á eitt annað eg vil gjarna eg vil gjarna hava grans um sovorð nakað vis tað er men altso vissi eg kundi donera eitt størri belop til heilsugransking inna fyr dagar ein heilsugranskingargrunn sum eitt nú lág undir enttil sjúkrahúsverkinum ella ein heilsustýri soleiðis at tú hevði fleiri mátar at fáa fleiri millar inn til heilsugransing eitt nú tá tað kemur til hagtøl vit vita tð øll her at vit hava ein mangul upp á hagtøl registeringar og sovorðið og tað hava vit eisini fingið at vita fráfólki eisini teimum sum granska tá ið sjúklingar verða fluttir millum lond danmark føroyar og sovorð nakað í krabbamaini til dømis øll allar upplýsingarnar um hvat hvussu hevur forlopið verið og hvussu granskað vit í tí eisini liggur til høgra bein tað er tað er so hetta er hetta er breitt nógv ymisk ting sum eru eri í spæl men hatta er sovorð sum mann kann fáa fólk haldi eg inni í nevndina greiða frá men at vit mangla eitt eitt eitt eitt heilsustýri ja tað skal heldur ikki um tað eir fólk heilsustýr ela heilsustýrið eg eg dámdi bara væl navnið fólkaheilstur eg veit ikki oforsosial temperatiskt eg haldi tað liggur væl í bunnin aksel megð jo hannesen altso so so tað skal ikki vera nøkur balat um tð skal skriva fólk í heilsustýri ella heilsustýri men nú havi eg hvussur sett hetta í gongd um mann hevur tosað um tað nú í fleiri heirðrans ár men ein uppgávan hjá politikaruum okkurt politikarum tað er eisini ekskovera at ikki tosað meir

tað sum vit gera nú vil gera tað og tað vil altíð vera vilsi eg arbeiði við eiog eg skilji tað væl skipið er gott há tað ar gott skip men eg fari bara ikki við akkurá hasa skipinum eg vil gjarna verða her taðtað er eisini rímiligt men vit skulu samla okkara vitan á heilsuoygkinum saman og koyra víðari so at eg havi bara sæð positiv frú forkvinna positiv hoyringssvar upp á upp á uppskot so at vónandi

fáa vit hetta her at koyra eg hugsði eg hugsaði eisini eg fái eina krabbameissætlan um um eina stutta tíð ha tað burdu verið til høgra

havi fingið eina klabpamainsætlan hvussu meta tit at vit skulu ebetera annað í praksis altso hava tit nakað einkult hvussu sparka thetað her í gongd so vit hava a manglað tað og eg vóni at vit fáa tað og tað er simpulten fyri fyri okkum øll fyri allar føroyingar og hetta einki við partapolitikk at gera og og eg haldi at t t var nevnt í ætlanin fyri tvey túsno sekstan sigur stenberg so so at hetta er slett ikki vit eru farveblind tað fyri føroyingin at vit lyfta góðskuna upp og atað haldi er eitt gott hugskot so at eg haldi øll vóru positir

ta r nakrar viðmerkingar tann fyrsta frá rósi samuelsen ger so væl takk fyri harra formaður tað ereinkin ivaðist í at vit eru øll positiv og tað tað tað vísir eisini viðgerðina í løgtinginum í dag og tá ið vit tosa um at vit skulu hava heilskugransking so hevði øgiliga gott at hugsað mær tað vit fingu sosiala gransking eisini tí at tað hangur øgiliga tætt saman sum havi sagt fyrr altso tey sum byrja á heilsuøkinum og ikki fáa tað hjálp tað hava brúk fyri á sosiala økinum tað enda aftur inni á heilsuøkinum so tað er ein skrúva uttan enda visti mann ikki ikki vista iki vendu rætt tað e einki ivast í at hetta skal fáa eina ótrúligani góða viðgerð og landstýrismaðurin skal nokk verða øgiligani
tá ið tað kemur út aftur eftir æruviki
takk landsstýrismaðurin ger so væl tað ljóðar gott og tað takkir fyri tað er altíð stuttligt tá mann hevur tosað og tosað og tosað um eitt mál í nógv ár og so próvar mann at fáa tað ígjøgnum tað er altíð stuttligt og at øll eru viðbarn at øll bakka tað upp tað er stuttligt og blitskipað og takka fólkunum á aftasturekki eg veit at tey hava lagt eitt kempis stórt arbeiði í hetta her gjøgnum langa tíð og eg veit at tey hava gloymt nógv ting men takk fyri tað arbeiðið sum tú
gera
takk fyri eygun samuelsen ger so væl ja takk fyri frú forkvinna h nú tosar landsstýrismaðurin um hetta her við einum heilsugranskingargrunni og og tað tað verður nevnt í hesum her hoyringsskrivinum millum annað at frá granskingarráðnum at framhaldandi gransking á heilsuøkinum er treytað av tøkari játtan við vita sjúkrahúsgrunnirin ella ella teir pengarnir eru brúktir og eg havi spurt landsstýrismannin í í í granskingarmálum um arbeitt verður við at skaffa fígging til tað at t er stættað teir pengarnir ella og tað ljóðar ikki sum har var nøkur ætlan í gongd men tað sum eg hugsi tað er hvussu er tað veruliga ítøkiliga arbeitt við at tryggja tí fíggjarliga grundarlagnum undir heilsugranskingini víðari sum
tað verður nevnt her
eilihojohannesengesæja eg eg komi at tríggja nógvar pengar eg komi atryggja meiri pengar til heilsugransking innan fyri nakrar mánaðar alment komma at siga tað alment inntia nakrantíð hevu er gjørt í føroyum tá tað skulu øll fáa vita samtíðis eisini hvat tað verður og tað er eisini ein partur av tí til grundgransking tað er eisini nakað við nu norðdiskal gera soleiði sum eg ali siga atð har fyri mar tað er at havi eg at seta pengar av tvær fýra seks átta milliónir fyri at byggja tað upp og eg eri sikkur upp á tað javnaðarflokkurin liggur væl í løtuni til í veljarakanningunum óalmindiliga væl og teir tosa eisini nógv um hefta her altso heilsuverkið at styrkja tað so teir fara ikki at sleppa endanum tað eri eg sikkur p á teir ikki at gera tey koma at bakka eftir her hundrað prosent upp og tey skulu eisini fáa stuðul visti mann situr her tá altso hundrað prosent sikkurt í t haldi eg ikki skal vera litið hvønn litið vit hava hetta er fyri øll okkum øll

sit í stemberd ger so væl takk fyri fri forhvinna ja eg haldi ongantíð at heilsuverkið verður partur av politikkur eg haldi løgtingi ús sum reggu hvørfalk klárast tað saman um tey tingini sum er og hetta a verið ein fín viðgerð hetta her við hagtølum og at fáa tey til vega og eisini talgilding av av nøkrum av teimum sum á sosionalum til dømis há ta e verður nógv framet her við kommunulæknarsionalur og sjonalur hjá gygni og annað sum enn ikki eru komnar upp í hendan her í talgilda veruleikahal sum okur ellar siguj í tað ger tað eisini trupult at draga hagtøl út hvussu gongur við tí er tað er ta nakað í gongd við at fáa tað at fáa tæ ella
er tað partur av sneri
landstýrismaðurin ger sovælja hvussu gongur við tí kost sum ekkur er akkurát uppsagt allar sáttmálar soeg veit ikki hvusu gongur men mentað tað er kvussu gott at vit era loyddi til at at handla og vit era simpulten noydd til og vetda sett at gongd á eitt arbeiði at fáa eina simpuliana nýggja heilsuskipan soleiðis at vit kunnu digitalisera í nógv størri mun enn tað hevur verður gjørt eg havi tosað um viðgerðartrygd upp í leypar eg brenni fyri tí eisini og tit hava sæð nú at firsku eg farin heimasíðuna hjá landssjúgrahúsinum sor nakur f fyrstu ferð nakrantíð almennir bíðilistar og tað er so fantastiskt at teirrdu manuelt altso mann enn hava vit ikki nóg góð nóg góða dygda altso nóg góð tøl til at fáa tað út automatiskt og tað skulu vit absolutt arbeiða við men men tað er viktigt at vit fáa tølini út og steffan kansinaltso hagtøl er registeringar hagtøl í hevu sum nógv at siga tá ið tú stýrir einum so stórum skipi sum tað føroyska heilsuverkið er tað er fimtan hundrað milliónir tað er hvussu tú brúkar fimtan hundrað milliónir
eg haldi at vit mangla hagtøl enn so var hetta umfarið av og tann næsti at røða verður axza dillemson johannesen
ger sovæl ja takk fyri frú forkvina til viggerðar er eitt lógaruppskot frá landsstýrismanni í heilsumálum kailio holm johannesen og tað er ein løgtingslóg um fólkaheilsustýrið tað vil siga at mann setir á stovn ein nýggjan stovn sum verður róptur fólkaheilsustýrið sum ikki er í til í dag men tað eru tríggir undirliggjandi stovnar øh ílegursavnið fólkaheilsuráðið og deildir fyri arbeiðsu almannaheilsus verðu lagdar saman í eitt í ein stovn sum so fær nakrar uppgávur umframt tær uppgávur sum stovnurin stovnarnir hvør sær hava í dag og og tað er so alt gott um tað men og javnaðarflokkur er positivur um eitt uppskotið latið meg siga tað beinanvegin men hyggur mann so eftir hvørja uppgávur altso eitt it taka uppgávur mann hevur í dag tað er fínt tað skal tað framvegis røkja man tað koma eisini sambært uppskotið nakrar nýggjar uppgávur og har síggi eg nakrar avbjóðingar her og nú men sum kundu loysast p á sigd tað er ati atso kal skal endamálið vera hjá hasum fólkaheilsustýrinum tað er millum annað sum á lesi viðmerkingarnu til lógaruppskoti og hoyringsskrivini tað er at koma við einari til dømis kundi kundi fólkaheilsuráðið komið stýrið komið við einum framsóknari skipan um um viðgerðartrygdina altso hvussu mann hvat byrjar man hvat endamánni og hvørjum tempaði mann ger tað og hvussu man ger tað fyri at fáa eina viðgerðarygd í í heilsuverkinum og eisini atseta mál yvirskipað mál fyri heilsuverkið um dygdarmenning og so framvegis veita heilsufakliga grundarlagið undir avgerðum hjá landstýrismannunum í í í heilsumálum og hjá politiska myndugleikanum soleiðis at hesar eru væl og virðiliga grundaðar og kanska í tí samband eisini at fáa hagtøl øog vitan til vegan soleiðis at vit vitá vit taka eina avgerð so hava vit altso hon er faktað passerað og vit hava hagtøl um hvat gongur fyri seg og hvat tørvurir er á í okkara heilsuverki og eisini kska koma við tilmælum og ráðgeving um útbúgving av heilsstarvsfólkum hvussu nógv skulu tú útbúgva koyi koyrji starvsfólkabólkar koma ti mangla í tvey túsund ogtretivu o tvey túsndog fjøruti o tvey túsund og hálvtrýss og hvat er ráðiligt at útbúgva í føroyum og hvat mugu tú útbúgva aðrastaðnis og so framvegis og so er eitt sum ítokini stendur í her tað er at mann skal ger ein tilbúgvingarætlan fyrá heilsuverki hesin stovnurin og tað sum eg bara síggja te fólki sum eru har í dag tey hava sínar uppgávur eg koma nógvar nýggjar uppgávur sum eg kanska kompenseraðar og ikki so einfaldtar at gera og hava tey ter teir resursurnar og førleikarnir inni í verandi stovnum tað haldi eg ikki tey hava til dømis etrer tilbúgigarætlan tað skuldu hvussu er læknar og onnur til at gera tað nt til byngar ætlarfr heilsuverki tí tí tað sum gera akkurát nú haldi eg tiy leggja stovnarnir saman ger eina lóg men so má mann fylla resursur inn í hendan stovnin í tíðini sínum kemur har halda vit í javnaðarflokkin sm upplagt at at landslæknaembati verður yvirtikið og tey fólkini sum arbeiða í andslæknanum og landslæknin burdi verið og føddur stjóri í einum tídlíkum stovni og so havt nøkur fólk sum hava millum annað læknaliga vitan undir sær umframt tey fólkini sum eru har frammanundan og nokk eisini løgfrøðingar so tað er okkara tilmæli hjá javnaðarflokkinum at mann arbeiði víðari við hesum her gangi up frá hetta verður samtykt at snyrkja um stovnin og at yvirtaka landslæknaembati sjálvt um eg veit sum landstýrismaðuri inni á tað er narar nakrar kompuligatiónir við tí yvirtøkuni men fáa tað upp á pláss og so yvirtaka landslæknaembæti og tryggja sær ati at tey fólkini sum eru har eisini vera partur av hesum stovnunum annars navnið nú var landstýrismaður inni á at hann dámdi væl dámdi væl navnið fólkaheilsustýrið helt kanska ljóðaði sosialt demokratiskt tað gjør tð møguligat tað veit ikki heilt men mær támar faktiskt betri navnið heilsustýri tí eg haldi tað signalera nakað annað fólkaheilsuráðið er nakað vegleiðandi og raðgeva teg um hvussu vit liva sunt og so framvegis men eghaldi hesin stovnurin hevur nógv víðari uppgávur enn bara tað og tí haldi eg heilsustýrið hevði verið tað rætta navnið og sum an ygur til dømis danbærk at eita sunnuhets sirilssen g ikki fólkasunnuhet sdirilsen so men tað e skal g ikki skilja skilja partarnar um navnið á stovninum
takk fyri frú forkunnug
takk eina viðmerking frá jóhannesi joensen ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja nú tá ið mann er blivin samdur ella mann er alt løgtingið samt um at hetta fólkaheilsustýrið ella heilsustýrið skal virka frameftir so er tað týdningarmikið at mann nú raðfesti tað nógv ár fram í tíðina soleiðis at ikki blívur soleiðis at tað um fýra ár ella trý ár ella tvey ár verður broytt nakað heilt annað tað er oftani for ofta tað hendir eg haldi mann skal nú leggja seg eftir at stuðullistini her og fáa ttil at fungera
fult og heilt takk fyri
akseli johannesen ger sovælja ein partur r granskingin tíbeturi kanska tekur honum shon vindir upp á seg infyri hilsuøki at fáa betri gransking og meira gransking men hetta her við teimum tekra avgerðir innan fyri heilsuøki politiskar avgerðir so er tað øgiliga stóran týdning at man tekur royttu avgerðirnar tí atso tað snýr seg um mannalív og og ein huga fakliga eksperitisu og tí er tað týdning at mann hevur nøkur fakfólk sum kunnu ráðgeva teimum myndugleikunum ogpulitiskar mynduleikan om tekur avgerðirnar og tí eigursin stovnurin her eisini at fáa tey neyðugu fakunnleikan inn í stovnin við tíðini soleiðis at tey veruligani kunnu geva okkum eina kappesseraða ráðgeving soleiðsa vit taka tær so góðar avgerðir
um tað nú eina ferð í møuligt at takka k fyri so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum málinum og uppskot til løgtingslóg um fólkaheilsustýrið tað verður beint trivnaðarnevndini vit fara tí víðari í skránni nú og vit fara til mál nummar løgtingsmál nummar einoghálvfems sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um sjúkrahúsverkið og tað snýr seg um limatalið í sjúklingaráðnum um at tað verður lækkað úr níggjur niðri í fimm og ásett verður meira greitt hvørjar uppgávur og skyldir sjúklingaráðið hevur og eg skal biðja um framsøgufólk framsøgufólkini verða fyri fólkaflokkin jakobb vestergaard fyri javnaðarflokkin eykun samuelsen fyri sambandsflokkini etva jacobsen fyri tjóðveldi hervør polsdóttir fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri framsókn bjarni kárasom petersen og jakob vestergaard er fyrstur at røða
ger so væltakk fyri frú forkvinna hetta er eitti lógaruppskot frá heilsumálaráðnum sum skal lekka talið av limum í sjúklingaráðnum frá níggju niður í fimm og nágreina eitt sindur betur hvat ið uppgávan hjá sjúklingaráðnum skaln skal vera virkar eitt sindur eitt sindur undarligt at grundgevingarnir eru tí ringt at fáa fólk saman í dagsins samfelag ringt at hava fundur tá ið tøknin er so góð sum hon er í dag sum átti verið lagamanni at havt fundir men mann hevur so valt at koma við hesum uppskotinum og nágreinað eitt sindur betur hvat ið sjúklingarráðið skal skal verða til her ásettur mánnatá skal ráðgeva landsstýrismannin í samband við lógaruppskot um lógarískhav týdning fyri veitingar til til sjúklingar áðrenn hevur tað verið meira bindiligu millum tey ymisku sjúklingarfeløgini og og landsstýrismannin mann hevur tað landafrøðiliga við soleiðis at mann í ráðgevingini í hoyringunum hevur tann landafrøðiliga partrin við tann landafrøðiliga parturin sum oftani hevur verið til diskussión her í tinginum har mann onkursvegna hevur sett ella hevur viðgjørt tey einstøku sjúkrahúsini heldur enn taðn samlaða skrahúverkið eg haldi at hetta her rímiliga rímiliga einfalt uppskot og skal mann hava ráð so er tað oftani betur hava færru limir enn fleiri í eini eini nevnd í einum ráði í hesum førunum vil mann so minka tað til fimm eg haldi at tað er út frá út frá tí sum stendur her so havi eg ikki nógvar viðmerkingar til tað annað hoyringssvarini sum er komin inn taka í høvuðsheitin undir við tak høvuðsheitina undir við at gera hetta her timegd hevur eina viðmerking um at tey framhaldandi vilja sleppa at innstilla til til hettja her sjúklingaráðið og tað er so tikin til eftirtektar at tað kunnu tey spurningurin er bara hvussu nógv tá ið talið á limnum minka hvør hvør fer so atgongd til at verða í hesum her sjúklingaráðnum tá ið mann eisini skal taka landafrøðilig atlit sum eg haldi er framhaldandi er neyðugt tá mann tosar um heilsuverkið so stustatt langa so erður hetta eitt øgiliga lítið og eitt einfalt uppskot kanska nær var onkran men okur fara at geva teg eina góða góða viðgerð í
takk fyri takk fyri tann næsta røða verður eyðgunn samuels
ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja hetta er eitt mál um at um at lækka talið av limum í sjúklingaráðnum úr úr níggju limum niður í fimm og at mann líkasum sum undanfarni røðari nevndi eisini at mann nágreinar uppgávurnar hjá sjúklingaráðnum og tað er ma kansan siga tað er ringt ikki at endurtaka nakað av tí sum hevurið sagt frammanundan men eg haldi nokk so interessant at tað stendur her ati at tann upprunaliga ætlanin var at tað samskifti sum skuldi vera millum landsstýrismannin og sjúklingarfelagini skuldi vera líka sum ígjøgnum heta er sjúklingaráðið bæði so at sjúklingaráðið kundi viðgera málini og ráðgeva landsstýrismanninum og eisini kundi fylgja við á økinum og tað vísir seg tað ati at tað eri eg veitik um tíðin er farin frá tí men at tey einstøku sjúklingafeløgini eru kanska blivnar sterkar organisatiónir ella væl skipaði eftir hondini at tey tey fara altso tað hvussu er nógv størri mun enn ætlað venda sær beinleiðis til landsstýrismannin og og og so blívur hetta her sjúklingaráið eitt sindur sett til síðis og fari ikki fylgt við upp á sama máta kann mann siga tað er nokk so áhugavert at hatta er nokk so typiskt føroysskt at vit kanska ikki altíð leggja so nógv í teir umsitingarligu mannagongdirnar mann fer beint til kjarnuna ahnvendbeint til landsstýrismannin visti mann kann og mann kann tað kann mann oftani í føroyum tí vit hava kanska so meira smáforrold og opið samfelag so tað er nokk so áhugavert og tí skilji eg væl at mann vil broyta hetta tá ið og tað haldi eg eisini er øgiliga viktigt vit tosa ofta um at mann hevur ein rúgva av lógum sum ikki verða broyttar og tað bleiv við at verða galdandi og galdandi sjálvt um endamálið við teimum kanska eg farið so at í tí ljósunum er tað fínt at mann at mann tekur avgerð og sigur ja veiska hetta vísi seg ikki at rigga eftir endamálunum so vit dagføra að og vit minka talið av limum tí at tað sær út til at at tað er ikki tað er ikki relevant at vera so nógv fólk so eg kommi at hugsa um hetta er sikkurt eini søguligani hevur hetta útviklað seg sikkurt frá tí tíðini tá mann hevði sjúkustýrir og eg veit sjálv ur fyrsta stýrið e var í haldi tað var sjúkrustýrið í klaksvík tá í hálvfemsunum tað var nógvar uppgávur og tað var meira lívligt tá kann mann siga at tað var nógv ting sum tað var ein øgiligur aktivitetur og so at tað hevur útviklað seg nokk so nógv kann mann siga og tað sum mann so nú sigur her tað er so tað at mann broytir uppgávurnar eisini og ati at mann skal ráðgeva landsstýrismanninum í í samband við lógaruppskot og sovíðari og at mann skal varðveita tað geografiska ella landafrøðiliga atlitið og tað haldi eg er tað haldi eg gott at mann gott at mann heldur fast við tí tá ið mann nú hevur heilsuviðgerð ella sjúkus runt um í landinum ella tað er ymsastaðni mann hevur fleiri so er tað gott at tað er umboðað og og so megn sigur eisini at tey vilja gjarna framhaldandi vera ein partur av hesum og tað verður gingið teimum at møti so at eg haldi ikki at mann at tað er so nógv meira at siga um hetta uppskotið hetta skal fáa eina góða viðgerð frá okkum í javnaðarflokkinum vit fara at taka un
við hesum uppskotinum takk fyri frú forkvinna
takk fyri og tað er ein viðmerking frá edvi jakobsen ger so væltakk fyri frá forkarni tað var akkurát tað sum tað bleiv sagt nú akkurát av egnum samvitsi at tað er tað stóra í tí at sjúklingaráðið minkar frá frá nýggjum niðri fimm og tað er ikki so nógv og haldi so væl greitt framundan tað sum er komið tí sita vit bara um akkurát hesa viðgerðina tí at tað er ikki so nógv afturat í hesum akkurát hesum eru mánaðina sum sum vit hava viðgjørt nú
takk fyri frú farskýring
gera so væl ja takk eg haldi eisini at tað er tað er skilagott at stytta um viðgerðina tí at tað er ikki neyðugt at vit fara so oftani upp og siga tað sama tá ið málið er tað er ikki altíð neyðugt og tað er eisini gott at mann kann gera tað og eg trúgvi øll fara at taka undir við
uppskotinum takk fyri frá forkláranum takk fyri ja tingmál nummar einoghálvfems verður sostatt beint trivnaðarnevndini og vit fara beinleiðis víðari til seinasta ting løgtingsmál á skránni í dag sum er løgtingsmál nummar tveyoghálvfems uppskot til ríkilógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annordning um í krafttretin fyri um lóg um ioniserandi stróling og stróliðbyskýttilsuttilsislógin ið skal biðja um framsøgufólk framsøgufólkini verða fyri fólkaflokkin jacub vestergaard fyri javnaðarflokkin ingilín didriksen strøm fyri sambandsflokkin rósa samuelsen og fyri tjóðveldi hervør polstóttir tann fyrsti at fáa
hetta er ein donsk lós sum skal setast í gildi fyri føroyar umverja verjuk móti geislavirkni og tann gamla lóggávan er ja hon er atgomul og tí er rætt at seta tæ nýggju lóggávuna í gildi lóggávan

sum tær keldurnar sum kunna verða geislavirknar og har ið fólk annars kunnu verða útsett fyri geislavirkni og lógum forplyktar forpliktar tey sum eiga og leiga ella up á aðrar mátar hava geislaevnir tey sum brúka brúkarar av geislavirknum evnum og tað sjálvandi tey sum framleiða innflyta og annars fáast

er nakrar ásetingar um at mann bert skal nýta evnir um mann metir at nýtslan av tí er kann mann siga at nýtslan er ein fyrimunur í mun til tar vatnsanir sum annar standa av avgeisgeislavirkn

at tar geislavirkni keldurnar sum annars eru ikki eru skaðandi

og at tað er gjørt tað sum hevur við geislavirni at gera er útbúðnin er soleiðis at at teg so lítið lítið av geislavikni frá hesum her keldunum sum sum til ber

alt hetta eftirlitið sum tað framgongur er skal sunnarsstýri standa fyri og er tað soleiðis ati at mannvarur við at tað er for nógv geislavirkkni onkustaðni onkustaðni so so tað sunnastýrið sum sum skal sum skal finna ella kso

tað virkar fyri mæg eitt sindur sum um at tað eitt sindur av blandií hvat er føroyskt málsræði og hvat er danskt málsræði í hes viðvíkjandi

tá varð landsstýrismaðurin í fiskimál í fiskivinnumálunum frammi tí tað vóru ymiskir ymiskir

til radiaktiva geisling sum ikki vórðu settir upp um mann ikki hevði eftirlit við og tað pástand pástóðman var tilbúgving tað havi g ongantíð hildið at eftirlit við stráling kring hvørjyar er tilbúgving ttilbúgvinggin traðkar ikki til fyrr enn onkur er funnið útav tí eg fór nógv stráling tá er tað tey sum bara tilbúgvingini traðk inn spurningur in so hvør skal hava ábyrgdina av at máta tað ymiska geislavirknið sum so skuldi verið í føroyum av ymiskum slag alttað er av

í hesum førinum visæ visti mann skal fylgja tí so er tað væl heilsumálaráðið ella soleiðisstýri sum skal syrgja fyri at kanna hvat v er í føroyum og ikki fiskimálaráðið sum setir sum setir ymiskar mátar upp tí tað er ikki uppgávan hjá fiskimállaráðnum tað má vera tann sum tann sum svarar av økinum eisini skalvið sektorábyrgd finna út av hvussu hetta økið er skipað annars í mun til í mun til tilbúgving her stendur gott nokk her stendur í at mann skal boða sunnustýriginum danmark frávisimannin vis ta er for nógv stráling ymiskar keldur spurningurin er so vista er strálur annars í umhvørvinum hvussu hvussu tað er hettarkanska eitt uppskotið ikki eg havi lisið tað rætt er meira fokusera upp á ymiskar strálir keldur sum mann sum mann nýtir í tí dagliga sum skannarar rúmkur og annað av tann útbúnaðurin er tryggjaður soleiðis at minimal man bara brúkar tað geislavirkini sum ella testralur so sum er sum undir rínkur strálur og aðrar strálur sum eru neyðugar til at uppnoða akkurát tað sum mann skal hvuski hvørki e meira ella minni og at mann heldur at fyrimunirnir við at brúka hetta her er eru størri enn enn vansanur við tí tað er sjálvandi rætt at hava greiðar reglur fyri hesum og hava neyvt eftirlit við at slíkt og slíkur útbúnaður er sum hann skal vera men heta her sambandið ímillum hetta og tað yvirskipaða hvør kannar hvør kannar í umhvørvinum um for nógv geisling er e nokk ikki umfatað av hesum rokni við eg rokni heldur við í at tað er umhvørvismyndugleikin sum onkursvegna sum skal kanna umhvørvisdolking av ymiskum slag eisini vistaðr nú kla ær stráling at tann umhvørvismyndugleikin so varar av tí eftirlitinum yvirskipi í føroyum og á sunnusstýrið bara er meira hesar ymiski keldurnar hesin ymiski útbúnaðurin sum mann brúkar sum hava sum hava geislinggeilingvið sær hitt við tilbúgving og annað haldi eg at er eitt sindur skeivt skipað í somu máta tilbúgving er udir undir yvirskipaða tilbúgvingini er til fiskimálaráðnum men tað er tað ráðið sum varar av í ymiska sektorunum sum sum skulu hava sína egnu tilbúgving hvat ið tilbúgving er í hesum førunum tað veit eg ikki gangi út frá at mann har ið mann hevur stráligr keldur ymsastaðni at mann hevur tæ tikið tey fyrivarnini sum skulu til fyri at syrgja fyri at tey tingini eisini er í ordan skuldi okkurt gingið galið hetta vórðu tey fáðu orðini um hetta málið sum eg haldi er neyðugt at seta í gildi fyri føroyareiðini takk

ger so væltakk fyri frú forkvinna ja stráling í heila tikið tað er jú flutningur av orku og onkra stráling hana merkja vit væl gjøgnum okkara sansir eitt nú hitað og ljós men ta mestu strálingina og kanska serliga ta strálingina sum er skaðilig fyri okkum hana merkja vit ella føla vit slett ikki vit verað útsett fyr stráling hvønn dag og tað er púrasta ómøguligt hjá okkum at sleppa undan mann skilur ímillum eoniseraða og ikki jeouniseraða stráling eoniserað stráling kemur frá reinku og radiaktivum evnum og ikki joorniserandistráling kemur til dømis frá ljósunum í fartelefonum og í mikroovnum atstrálinginoserar tað merkir at elektronir tær verða slidnar úr atomum og kylum sum broytir teirra eginleikar og vissi hetta hendir í livandi verðum so kann tað skaða verðirnar grundleggjandi og tí so kann og er joniserandi stráling skaðilig fyri bæði menniskjur og alt annað sum er livandi samstundis sum vit vita hetta so er tað jú eisini soleiðisnar at stráling er týdningarmikil innanfyri til dømis heilsu og granskingarøki vit mugu sjálvandi hava eina lóggávu á økinum sum verjir ímóti skaða óansæð um talan er um sjúklingar ella arbeiðsfólk sum hava við stráling at gera hetta sum vit viðgera nú tað eru so eitt ríkislógartilmæli um at seta ta donsku strálingarverjulógina í verk í føroyum og økið er ikki yvirtikið og tí er tað tann danska lógin sum so væntandi kemur at virka fyri føroyar og við hesum so savnar mann tað lóggávu sum hevur verið galdandi á økinum í í einari lóg og geraatíðarhóskandi lógin hon varð sett í gildi ítvey túsund og átjan og niðri og tær lógir sum eru galdandi í føroyum tær eru væl og virðiliga ótíðarhóskandi frá nítjan hundraðogtretivu varð ein lóg um nýtslu av renkestráling og frá nítjan hundrað og trýoghálvtrýss um radiaktiv evnir og hetta er eitt eitt ella etta er eitt øki sum er í menning alla tíð og har er øgiliga nógv hent síðan nítjan hundrað og trýoghálvtrýss vit vita atat hesar avleiðingarnar kunnu vera um mann leggur í lógini nakrar grundleggjandi karmar fyri vernd móti stráling í sambandi við nýtslu av mannagjørdum ella natúrligum strálikeldum í ymsum strálitrálstøðum lógin staðfestir krøv til virki útgerð og upplýsing og eisini upplæring og vegleiðing av arbeiðstakarum sum arbeiðaeitsdag har sum stráling er ei partur av arbeiðinum hon ásetir eisini at brúka av stráðling skal verða heimilað og aptimerað og at nøgdinar ag stráðling skulu haldast undir eitt ásett mark og so eru eisini nakrar regluur um eftirlit við at lógin hon skal vera ella hon verður fylgd tann danska lógin hon er dagførd í mun til tær reglurnar sum eru galdandi í es eg haldi sjálvandi at vit eisini í føroyum skulu hava vernd í lóggávu fyri stráling av bæði fólki og náttúru so eg haldi at í heila tikið so taka vit væl ímótir hesum her uppskotinum í javnaðarflokkinum og umboðini í í trivnaðarnevndini frá flokkinum fara at gevast menna
jóða viðgerð nøvn takk fyri silvorkuna
takk fyri tann næsta røða verður rósa samuelsen gersovæl takk fyri frú forkvinna eg skal gera øgiliga skjótt av eg haldi tey undanfarnu hava sagt tað sum skal sigast ta r eingin grund at endurtaka tað sama uppaftur umaftur uttan tað eg vil gjarna vísa stuðul til landstýrismannin at hetta er eitt lógar uppskot sum at taka væl ímóti tað er øgiliga týdningarmikið at fáa dagført eina lóg sum hevur verið galdandi frá íjínítjan hudraðog tretivu ug kanska broyting gjørdi trýoghálvtrýss har sum vit nú er tvey túsund og tveyogtjúgu og har sum viðurskiftini innan fyri hetta økið er týðandi broytt so at eg vil bara boða frá at málið fekk fáa eina góða undirtøku og eg vóni tað kemur skjótt út aftur í nevndini soleiðis at tað kann setast í gildi eisini niðri í danmark takk fyri

ja ja sum sagt so vóru ikki fleiru mál til hendan fundin ella tað vil siga at tað er framløga eftir á skránni og eg skal boða frá at khristian andreasen helgi abramsen billjustinussen ruth vang og khristin mikkelsen vegna teirra flokkar hava lagt fram uppskot til samtyktar um mál føroya at minka útlátið av vakstrarhúsgassi komandi tíggju árini og uppskot til dagførdan orku og veðurlagspolitikk og so skal eg boða frá at rættarnevndin hevur lagt álit fram í løgtinsmál nummar tveyogtrýss uppskot til løgtslóg um broyting ír løgtslóg um oyðaraíbúðir og trivnaðarnevndin lagt álið fram í løgtinsmál nummar trýss tað er uppskot til samtyktar um at gera broytingar í dagpeningaskipanini so eru i tað er ikki fleiri mál til hendan fundin løgtingsfundur verður aftur týsdagin og hann byrjað klokkan trettan tá verður onnur viðgerð av løgtinsmál nummar áttaogfjøruti uppskot til løgtinslóg um broyting í løgslóg um talgilda samleika og onnur viðger av løgtinsmál nummar tveyogfýrs tað er uppskot til rítislóvartilmann um at seta í gildi fyri føroya forslagd lóg um endring av resplagalóg forferðurina o flóg forferðurna um ræts av giftir og onnur viðgerð av løgtsmál nummar tveyogtrýss uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtinslóg um oyðaraíbúðir broyting av reglu um sundubýti av eldri í bygningum í oyðaraíbúð or annað ja og so verður fyrsta viðgerð av løgsmál umar hundrað og tretivu tað er uppskot til samtyktar um mál føroya at minka útlátið av vaksnarúgasi komandi tíggju áruni og uppskot til dagførdar orku og veðurlagspolitikk og framløga er eisini á skránniso er hesin fundur lokineanei nei tað altso eg veit einki meir enn at tað kemur um eg veit ikki neeg at eg fari at spyrja magnus utan ilja